tingfundurn settur og vit fara til dagsskránna í dag tjúgunda novembur og fyrsta skránni er onnur viðgerð av tingmáli nummar áttaogtretivu tað er uppskot til samtyktar um at góðkenna marknasáttmála millum stjórn danmarkar kongsríkis saman við føroya lands í øðrumegin og stjórn noregskongsríkis hinumegin hvør biður um orðið billjustinussen fær orðið ger so væl
ja takk fyri okkara formaður hetta her er uppskot samtyktar um at góðkenna marknastáttmálan millum stjørn danmarkar kongsríkis saman við føroya landsstýri øðrumegin og stjørn noregs kongsríkis hinumegin og hetta her er jú eitt mál sum hevur verið í gongd í rættiliga langa rættiliga nógv ár gongur heilt aftur til tvey túsund og seks at farið varð undir hesa tilgongdina og fyri einum góðum ári síðani tá varð undirskrivað á norðurlandarhúsfundinum yvir í stokkholm hendan avtalan sum síðani er løgd fyri løgtingið og hevur verið til viðgerð av uttanlandsnevndini og uttanlandsnevndini hevur so skrivað álit í hesum málinum og har skriva vit at landsstýrismaðurin í uttanríki mentamálum jenni saðta oktobur í ár og eftir fyrstu viðgerð tjúgunda oktobur er tað tað beint uttanlandsnevndini nevndin hevndin hevndin hevíst gjørt málið á fundi fjórða og tólvta novembur í ár undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismanninum í uttanríki í mentamálum í eini særana ein samd nevnd tekur undir við uppskotinum og mælir løgtinginum til at samtykkja tað takk fyri formað
ja takk tað er ikki fleiri sum hava biða um orðiðso er orðaskiftið enda vit fara at atkvøða í málinum tað fara vit at gera núger so vælja ja so eru vit liðug at atkvøða málið samtykt er fimmogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk so er hetta málið samtykt og avgreitt frá løgtinginum og vit fara til tað næsta málið sum er onnur viðgerð á tingmáli nummar níggjuogtretivu og tað er uppskot til samtyktar um at góðkenna marknaðarsáttmálan millum stjórnudanmarkar kongsríkis saman við føroya lands við ørunvegin og stjórn íslands hinumegin hvør bir um orðið tað er billjustinussen sum fær orðið gerso
ja takk fyri teir formaður hetta her er fyri so vítt sama mál sum vit júst hava atkvøtt um og sum onkur nevndi í tingsalinum beint nú so tað sum vit samtykkja her og tað sum er undirskrivað eður tað at føroyar blíva størri vit blíva sjeyogtjúgu túsund ferkilometrar størri norðan fyri føroyar úti á djúpum vatni ægishavi sum tað eitur og hetta her er so tann linjan sum sum vit hava ímóti íslandi og hetta her er júst sami sáttmáli sum sum vit atkvøddu um fyri løtu síðani og í hesum álitinum sigur uttanlandsnevndin at landsstýrismaðurin í uttanríki og mentamálii hinsara hann hevur lagt málið fram sætta oktobur tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerðir tjúgunda oktobur er tað beint uttanlandsnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundið fjórða og telta novembur í ár undirviðgerðini hevur nevndin á fund við landsstýrismanninum í uttanríki mentamálum jensa og rana ein sand nevnd tekur undir við uppskotinum og vit mæla løgtinginum til at samtykkja tað takk fyri at fara
íverking hendrik gold gerstøðu
eg hoyrdi eitt navn um eitt nýtt hav norðanfyri hvat er tað hvat segði formaðurin í uttanlandsnevndi ægishavið eta nakað tær uppfunnið í uttanlandsnevndini hevur tað verið hjá málráðnum ella hvat hvar hevur tað komið frá at hann navnið hatt er spildurnýtt
so er tað beljusin sengershil
takk fyri harra formaður ne eg haldi hatta varð upplýst í samband við málið tá ið tað var tá ið tað var til viðgerðar ja og onkur skipari í tingsalinum sigar at tað stendur eisini í sjókortinum men hetta er nokk ikki eitt hav har sum henrik old hevur fiskað so nógv tí eg haldi at tað tað er ta er so mikið djúpt at tað sigst at tað er ikki vegna fiskatilfeingi at vit hava verður so altur oyar eftir at fáa fatur í hesun men tað er meiri vegna tær møguligu framtíðar finningar sum fundir sum kunnu vera í sjálvum á sjálvum havbotnum og undir har einaferðnar í framtíðini so tað er hetta snýr seg ikki um rættindi í í tí livandi tilfeinginum sum eru í havinum men men rættindi á havbotninum og tað er kanska tann stóri munurin men undir øllum umstøðum so er hetta nú vorðið ein partur av føroyum og av tí føroyska landgrunninum og tað haldi vit øll kunnu fegnast almikið um og sum eisini hevur verið nevnt so er hetta eitt øki sum strekkir seg langt inn í arktis og tað ger okkum enn meiri partar av arktis og og lættari hjá okkum at vísa á at vit eru ein eitt eitt land í arktis tað kann hava týdning takk fyri
so fær hagni heitaða orðið gjørt væl
jaharra formaður eg haldi at tað er ein ein øgiliga søguligur dagur í í føroyska flikskarasøgu at vit nú samtykkja hesar báðar sáttmálarnar sum eru semja millum norra og føroyar og ísland um hvussu ið landgrunnurin norðanfyri verður býttur og føroyar verða a so sjeyogtjúgu túsund ferðskilometrar størri við hesari samtyktuni altso á landgrunninum og hennrikold spurdi um hata her við hesum nøvnunum eg eg kendi heldr iki øl hesum nøvnini eg síggi mann hevur sett nøvnin á ella æðis hava verið tað rópt eg haldi eisini ægis ryggur liggur har og baldursriggur og onnur djúp og tílíkt hso eg veit ikki husu nógv føroyskur tjóðmenn hava kenna tey nøvnini ella hava brúkt tey nøvnni ella um tey kanska serliga eru í íslendsi tað veit eg ikki tað tað veit eg ikki heilt øhog eg haldi tað er eisini a ein søgulig dagur í tann á tann hátt vistuvut hugsa um hvussu leingi vit stríyddust fyri at fáa ræði á okkara undirgrund hetta er jú landgrunnurin sum víðkast nú øh og tað varikkifyri nígjan hundrað og og og tveyoghálvfems at vit fingu ræði okkara egnu undirgrund og tað gevur so úrslit nú eg ætlaði bara t legga afura afturat harra formaður at at undir hesi viðgerðini sofingu vit eisini kas mann siga dagdagført støðuna viðvíkjandi øðrum krøvum vit hava til landgrunnin og ta stóra kravið vit eiga tað er jú kravið sunnanfyri vestan fyri bretland og írland tað sum vit rópa rókóli føroya háslættin og tað er jú eitt øki sum er sum er størri enn alt frakland tilsamans og har hava bæði írland og stóra bretland eisini krøv og ísland hevur eisini krøv men ísland hev rki sensini krøv inn landstýrsmaðuin kannrætta megu fara skeivur men ísland heur ikki sett krøvini inn meðan okkara krøv eru send inn til landgrunnsnevndina hjá st hso tað sær út til at taka nøkur ár áðrenn tað verður áðrenn tað verður gjørt men men eg havi stórt álit á at tey fólkini hjá okkum sum arbeiða við hesum her hava gjør tarð so mikið gott arbeiði at vit nokk fáa váttað okkara krøv har spurningur tá hvussu tað skal býtast altso vbæði stórabretland og íland og møguliga ísland eisini fáa viðurkent síni krøv so verður tað ein sera stór avbjóðing fyri okkara samráðingarfólk hvussu býtur tú so lokkaol føroyaháslættan ímillum hesim londuni viltu fleiri lond fáa viðurkent síni jarðfrøðiligu krøv og eg ætlaði bara enda við harra formaður eg haldi at vit hava eisini í hesum máli havt eina standandi dugnaligu fólk sum hava gjørt alt tað vísindaliga arbeiðið ella rannsøktinar og gjørt krøvini klár at senda inn til eystini og vit fingu tey jú væl og viriliga váttaði við við hesum økinum norðanfyri og eg eri sannførdur um vit eisn fara at fáa tað fyri fyrirokkaól føroyahasaftan sunnanfyri men taðer ringtat ímendast hvussu tórt hett er men hta er altso øgiliga øgiliga víddig hog sum biljusinussen segði so er ferna tey ikki um fiskiskap men tað fevni jú hóast alt um um botnset ogdjór tað hendi ú tað fyri fáum árum síðani at norra og russland fingu trumfa tað ígjøgnum at krabbi flestuflestu stø av skeljum eru mett sum botnsetudjór so til dømis í í altjóða økinum aaltjóðaøkinum upp móti svalbard tann vegin har kunnu føroyingar ikki bara fiska krabba nú sjálvt um vit eru á í veruleikan í altjóða øki tí russland og norra hava býtt í landgrunninm millum sín og siga tað at tit fáa ikki loyvi at fiska har uttan loyvi frá okkum og tað er longu blivið viðurkent av allarflestu londom so so ikki tí eg trúgvi at nógv av nógv av tí er í hesum økjnum her norðanfyri men í øðrum økjum kann tð hava stóran týdning at at botnsetudjór altso er partur av landgrunnunum og eisini verða reguleraði á tí landinum sum hevur rættin til landgrunninin hartakk fyriha formaður
ja so er onkur viðmerking fyrst er tað jákop mikkelsen gerso væl
harra formaður eg eri púra samdur í at hetta er ógvuliga stórt fyri okkara land at vit blíva sjeyogtjúgu túsund fær kilometrar størri í havbotninum bara framtíðin fer at vísa hvønn týdning tað kann hava vit vita kanska ikki í dag hvussu stóran týdning tað møguliga fer at fáa fyri okkara samfelag tað sumfekk meg taka viðmerkingina er tað sum høgni hoydal endaði veð og tað er júst tað at vit eisini kunnu fegnast um at vit hava havt nøkur framúr dugnalig fólk sum hava gjørt allar fyrireikingarnar til hetta her hava havt týðandi álitsstørv undir í nevndum undir st og so víðari sum hava verið við til at drivað hetta fram spurningur er um um vit høvdu staðið so væl í hesum samráðingunim vissu vit iki júst høvdu havt so góð og væl kvalifiseraði fólk sum hava gjørt eitt fantastiskt arbeiði fyri okkara áhugamál kann man siga hóast tey hava skula verið objektiv ví sínum vurderingum men teirra dugnasemihøgn
hava tað
jarðformarið er sára samdur við jaco mikkelsen og vit kunnu nevna martin heinesen sum jú hevur verið við frá byrjanum av tá ið oljfyristikkið var sum so bleiv eisini partur av langrunsessari serligt langrunsnevndin hjá st sum skal meta um krøvini og tað er tað er heilt ótrúligt at vit hava at vit hava megnað at fingið fólk so dugnalig fólk inngjøgnum tann vegin bjóðan kunoy og nógv onnur hava hava verið hava verið undangongufólk fyri teimum krøvum sum nú er gjørd og hava eisini hjálpt til við øðrum krøvum hjá tí so nevnda danska kongsríkinum grønlandi hevur eitt stórt krav norðanfyri til norðpólin og alt tað og eg skal ikki koma í náta nú men men har hava so verið onkrir trupulleikar tí at tí at danmark stendur jú formelt sum avsendari og norða í grønlandi brúka tær ella brúka miðlendingarprinsippið um mann skal býta hana men tað hóskar ikki væl hjá okkum um vit skulu fríast sum ráðkóli tað skulu vit ikki brúka miðlendingarprinsippið so tað kunnu koma mótsigandi argumentir frá sama stati her men tað er so nakað vit fara at viðgera seinni tað kann vera óheppin men okkara fólk hava hvussu gjørt so gott arbeiði at tað er við fult áldrita vit fara at vit fara at vinna vinnuokkurtinsrættin
so er tað billjusinussen
dakk fyria formaður tað var júst tað sama sum jak mikkasavegnu á eg haldi at tað eru undrurnarsamt at vit vit tí fámenta fólkatalið sum vit eru at vit hava fólk sum sita á ovastu rók tá ið tað snýr seg um slík viðurskiftir sum landgrundskrøv høgni hoydalnevnd í martna inesen sum hevur verið í eysturlandgrundsnevndini í mong ár og og ikki minstbjørnkunoy summi sum eisini hevur luttikið í altjóða ósemjum og við sínari løgfrøðisligu servitan á økinum og sum gagnar føroyum ómetaliga nógv tá ið vit sjálvi skulu leggja okkara krøv fyri okkara mótpartar so tað er eingin ivi um at vit eru vit eru sera væl fyri sæð í mun til støddina á okkara fólkatali at kunna luttaka í slíkum og
al
og nú fáa vit helst nevnt á øll at sum menn vit kunnu eisini taka frá frá átna olavsson hellum sigvarsson tey sum vórðu byrjaðar at arbeiða við at fáa sítt krøvini gjørd tað hevur eisini verið eitt stórt tig og tey landsstýrini sum hava sitið upp ígjøgnum hava verið púra samd um hetta enn at dømi um at mál har føroyingar hava staðið sum sum eitt fólk aftanfyri og øll allir politiskir flokkar øll landsstýrir og tað er jú alneyðugt tí at tað eru øll langar og trúgvar tilgongdir so so tað er bara tað er bara fegnast um eitt tær og so bara at halda fram við arbeiðinum og sum tað síðsta kann eg bara nevna at eg haldi tað at okkara fagra nýggja havrastaðarskipihuga í sverri er eisini útgjørt til at gera jarðfrøðiligar kanningar tað kunnu sjálvandi eisini vera vita sjálvsveitsmykt men tað hava eisini útgerð sum í ávísan mun við trýdimensjonellum ekiloddum kunnu kanna ein part av jarðfrøðini so eg vóni at tit sjálvt fáa jakob sverri at sigla og at tit senda hann eisini niður á ronkulháslættan at gera tær fyrstu kanningarnar har vit hava ikki sovorðnir gjørt aðrar kanningar men tað verður stuttligt at fingið skipið niður har til eina rannsóknartúra eisini takk fyri mær

gera skjótta aveka ikki leggi nei eg haldi eittntað er fínt at fólk sum hava verið ágreidnir í nógv ár heilt ómetaliga nógv ár hava fólk verið ágrýtur í føroyum til at royna og víktað eitt sindur um men tað sum ofta tað sum mann hevur eitt sindur ringt við at hvøra tað kemur eitt pettu afturat okkuntíð petti er komi suðureftir okkunt er komi norðureftir mann her einki loyvi at gera har av økjinum altso tað alt tað livandi sum er har taðhev mann ikki ikki loyvi at røra eg skilti at lanin mann ja tað var nokk seinast su vt við gjørdi eta men heldur ikki krabbarnir sum kláraru eftir nklárar eftir botni hevur mann loyvi at røra veit nakar um mann hevur loyvi at fiska at tær rækjurnar sum liggja á botni har eg eila takið eg haldi ikki mann hevu loyvi at fiska nakað sum eg skili at lanim afso hvørkuerneit annað o tað virkar eitt sindur løgi men ókey hvat hvat mann ger niður undir botninum niðuri á en trý føroya fimm hundrað og hanlinum tað veit eg ikki ordiliga men tað tað er altíð hugaligt at at tað veksur eitt sindur um so so kunningur hvørfall gleðast um tað h at jóa serliga ikki kemur at sigla tað er ein størri enn størri søga okur hava jú tvey skipi eftr hondurin sum fólkaflokkurin umsitur í bilio geva kaiy tí landsstýrismennini ikki vilja hava tað úti at sigla soleiðis kanntað eisini ganga og og eg søki hesir nýggi nøvnini eri komin hetta virkar øgiliga løgið tí eg var longu eg havi norðøgir tá ið eg var ein fimtan sekstan ár ella k sovor nakar eg hoyrdi aldrin nakar menniskja havi eg aldrn hort nakar menniskja at rópa eftar fyri æðir sævi eg haldi e fyrstimeð e var í norðri tað var endað við havgásuni hon er lagið havsesbotni í gudi er hinmalt viti hvussu nógv ár hon var so vánaliga tá at hokur mátti ikki rulla tunnurnar ímóti halddekkingini sum fór hon at leka bara umm at rullaði tunlrnar ímóti halddekkini men ho kundu klhúsaaftur útla góðin merkin nokk øh so at at hetta eitur æðgin savir tað er íslands sjálvandi etar tað og tað tað mundi eg sjálvandi rætt okkum eftir tað er tað vili eg verja ein kalastrofa vi strikað eitt íslands navn vistað tá ið taið fyrsta hevur fundir uppá tin men øll gleðast so so tað má vera tað viktigasta avtí heii
øja so er tað viðmerkingar høgna hoydal
ja harra formaður nei eg haldi at nú liggur itt kort við at hesi nøvnini sum eru eru á hesum økinum øeg haldi tað eru áhugaverd og eg veit ikki eg rokni lig at standa á okkara kortinum eisini men hava neyvan verið brúkt av av av fiskimonnum men har er nógv áhugaverd nøvn so tað kan at ygja othygja upp á seinni men men gjerna viðmerkin tí hendrik old spurdi um hvat mann kundi jú altso tað sum er hent millum londini g á tít vitjan av flestu tað er eittsin botnset og djórini tað er tað er dømis skeljar tað ertrælsrassur og tað er krappin men tað er ikki rækja rækjarnir ikki definerað sum eitt botnset og djór av fleiri orsøkum men vittað vil siga skuldi tað verið í krabbu ella ella ella skel ella tralsrassur so s so hava vit møguleikar fyri at siga tað tað kunnu vit gagnnýtta í hesum her og vit hava ræði av tí í okkara parti avhesum økinum hetta var eitt milm annað orsøkin til at at at tor ætlaðiat fiska a tralsrassu í altjóða økinum móti svalbard og

í ja ja eg eri sum so samdur við høgni hoydal við við tað er altíð gott at fáa afturat men minnist tað var eitt sindur av diskusi ónum tí at tað hava hava føroyskt skip tá ið illa havir staðið telið og rakin øh nú nú standi eg at ræchur eg ikki fevnd ar av hesum her sog tað er væl tí at mann fær eitt sindur av pengum fyri tær ta tað eg giti meg til tað mann eivtí hitt skramblir sum er á botni tað fer mann væl einki fyri uttan bara fortre tá iðmann fiskar so ati tað er væl tað at at mann fekr pengar frá rækurnar og tí eru tit ikki ymbifattaðar í hetta her men lat tað bara fara okur kunnu gleðast allíkavæl líka nógv fyri dansking ja
so er tað billjustinussen
ja takkfyrihar formaður ja hennikold tosaði um heta her hvat mann kann fiska og annað í hesum økinum og soleiðisnar sum eg havi fingið at forklára so eru hesi botnset í djórini altso tey mugu bara ikki altso lyfta seg upp frá botninum tí so so so eru tay ikki upií øtað vil siga vist er onkur krabbi sum hoppar eitt sindur for høgt so kanska hann kemur ikki undir definitiónina men hinvegin altso tað kunnu vera so nógv onnur virðir sum sum finnast burtursær frá sovorðnum sum kann etast nú veit eg væl tað at henik old kanska er mest hugsavnaður um tað men tað kunnu vera onnur virðir mineralur og hvat hvat veit eg einaferð inn í framtíðina tá ið mann kemur har til og tí haldi eg tað hevur týdning og tað hevur eisini týdning bara tað at eitt eitt eitt landaøki blívur størri so hevur tað týdning upp á p á so nógvar mátar tað haldi eg sjálvandi vit kunu fegnast um og hendan her avtalan snýr seg sjálvandi mest um tað
gold
takk harra formaður j ja eg haldi at tað er skikkur fínasta slag og og handa diskussiónum um hvat ið mann fiskar honnu hon verður nokk ring at koma málið við og um tað sum er akkurát leysa botn niður lat tað sum grumlar niður í botn tað er so enn onnur síða sakin er men men hetta er eitt stórt øki og eg var har noruri tá ið i áðrenn sigldi kvarv og fingið endan á áltí gomlu sigldini og so gingu eg tey manshaldil út ímóti áðrennum sásta aftur og tað var nokk sindur sant tað var tað var serliga í hasum økinum hon var tá ið ið hon var upp á tað besta so tað heri lív uppií sjónin har sjálvt hon kanska hitt verður minni minni indressa tað sum er á botni og úr undir botni lat tað fara okkum nógv gleðast tað líkavæl jóan
elin poulsen ger so væl
ja takkfyrhara formaður hennrikold er eitt sindur harmur um at okur kki sata fiskanir ikki soyggjunum tað renni et vera samdur í men tað størsta vegisum tað er tað at hetta økið hetta markið hjá okum tað liggur nú soleiðisnar at okur eru komnir inn í puularsirkulin tað er tað størsta av øllum tí tá okur ein dag hava loyst frá dammar hava okur statvek rætt til arktis so tað er tað sum er nokk størsta í hesum uppskotinum at mann so setir seg ímóti nøkrum nøvnum úr norrøniugudalæru æishav og æðisrúggur o tórsryggur og turrsriggur eg minniskt tær hitja alturmer limmaligur óðisriggur tað leggi eg hondi meg ikki nógv í eg hevur hendrikold kanska betri navn fyri aðishat e skuldi tar kanska hitið havgása hav ell okkurt annar kanska takk fyri
ja eg verði eitt heilivík
gjítt navn at at vist tað verða kallað upp eftir havgásuni hon var jú tað fyrsta skipið í føroyum sum fór yvir til grønlands fyri hundrað og nakar nógvum árum síðani so tað hevði verið frálíkt navn viðse ið johan eli poulsen fekk tað inn í systemið at tað blei kallað upp eftir havgásinum eg minnist ttá ið i lanabbi til rósu samelsen fortaldi okum tá ið hann fór yvir har fyrstu ferðina í nítjan hundrað og seks við einum skipi við ongum motori og ongum telefon og ongum útgerða nøkrum slagi so tað var nokk so uppstuttligt at liva at hava liuga tá ið ein sovnur maður hevur livað tá sum sum fór handa ver yvireftir men nú leyt ha sa meira í søguligt men lat tað fa fara men men hetta her altso tveyhundraðfjórðingarmarkið er tað sama tað ver ikki flutt tartað eru bottarnin sum verðu fluttin tey sum hava hug a grundan eftir botnuni tað er tey sum sleppa at fáa eitt sindur víðari ræs takk fyri
ja tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað tá ið tað kemur til hett her við æðir so kann eg líka nevna tað at eg kenni hetta orðið frá einari yrking hjá ismar joensen í fuglafirði brúkar tað hann sigur um tjaldrið hann yrkir um grækarismessa tjaldrið kemur til landið tá brúkar hann eitta útrikki er tað til landað kom í dag um mitt langa víða ægis hav æi merkirsjógvur í veruleikanum so tað er kanska verið brúkt meira yvirorðni í føroyskum men tava bara ein viðmerking til etta her vit fara at atkvøða nú um hetta máliðger so vælja so eru vit liðug at atkvøða tað er ein mælt samtykt seksogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti og eingin er blonk so er hetta málið avgreitt til samtykt og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til aðru viðgerð av tingmáli nummar tjúgu tað er uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðurráðnum í tvey túsund og nítjan hvør biður um orðið tað er billiusinussen sum fær orðið
ger so vælja takk fyri harra formaður hetta her er uppskot um tær árligu tilráðingarnar frá útnorðráðnum í tvey túsun og nítjan tað er edvar jacobsen ejinsaghariasen høgni hoydal rutt vang og steffan klein poulsen løgtingsmenn og limir í útnorðráðnum eg veit ikki hví hendrikold ikki stendur í her eisini hann er formaður men sjálvandi hevur hann eisini lagt málið fram níggjunda septembur í tvey túsunogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð fimtanda septembur er tað beint uttanlands nevndini og nevndin hevur viðgjørt málið á fund í fjórða og tólvta novembur í ár undir viðgerðini hava vit havt fund við landsstýrismanninm í uttanríkismentamálum jensarana og við landsstýrismannum í heilsumálum kaili johannesen sum eisini umsitur norðurlandamál ann hann er norðurlendskur samstarvsráðharri nevndin vil vísa á at viðvíkjandi tilráðing nummar tvey um havtsmilliøpris so er tað týdningarmikið at ein ávís játtan fylgir við soleiðis at tað verður varpað ljós á gransking á økinum uttanlandsnevnin heldur at ein hóskandi upphædd kundi verið trýhundraðog hálvtrýss túsund krónur sum eru sama upphædd sum bókmentavirðisløn norðurlandarássins ein samd nevnd tekur undir við uppskotinum og mælir løgtinginum til at samtykkja tað og vit kunnu kanska leggja tað afturat atorsøkin til at kaili oholm johannesen varð innkallaður er eisini tað at aftur í tvey túsund og tvey varð ein avtala undirskrivað um atsamstarvsráðharrin eisini skuldi vera tann sum samskipaði ø málini ímillum landsstýrisfólkini sum hava við tilráðingar frá útnorðuráðnum at gera tað er kanska ikki nakað sum hevur verið praktiserað so øgiliga nógv men vit høvdu ít hvussu ver eitt áhugavert og konstruktivt prát um tað í nevndini saman við lansstýrismanninum soleisnar at hann er tann sum samlar træðrirnar um vit so kunnu siga í sambandi við allar hesar ymisku tilráðingarnar frá útnorðráðnum og viðvíkjandi hesi hesum havcmiliøpris so hildu vit tað at skal skal endamálið røkka við at varpa ljós á hesi viðurskiftini so nyttar ikki at hava eina lítla upphædd sum eingin hevur áhuga í og legg merki til so er tað týdning at tað er ein ávís tingd í tí og vistu vit hugsa um norðurlandaráðsinsbókmentarvirðislønir so er tað í hvussuverður ein virðisløn sum sum mann leggur merki til og sum hoyrist aftur og tað er tað sum er hugsanin aftan fyri at vit hava víst á hetta takk fyri harra formaðurj
tað eru tveir viðmerkingar kristina háfosfist
gersu væl ja tíð gott at síggja at nevndin stendur saman um hesi tilmæluni frá útnorðurráðnum og fegin um eisini at tit eru so ítøkilig í tilmælinum um at seta eina fíggjarliga játtan av til jústtendarnir hav umhvørvisprísin tí hetta var jú eitt av teimum uppskotunum ella viðurslønirnar hetta verða jú eitt avteimum uppskotunum sum føroyska kann mann siga liðið mælti útnorðurráðnum til at samtykkja av seinastaársfundi og tað gevust líttan meining um pengar ikki fylgja við ein annar møguleiki hevði sjálvandi eisini verið at útnorðuráði at mann valdi at gera tað soeiðis sum vit hava við hesum her barnaungdómsbókmentavirðislønini hjá útnorðráðnum har útnorðráði sjálvt avgerð að innanhýsis men í uppskotinum legði tað so upp til at landsstýrið setti pengar av til og eg vóni og vænti at vit í fíggjarnevndini fáa settta neyðugu orkuna av til
ja so er tað billjusinussen
ja takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er týdningarmikið viðvíkjandi barnaogungdómsvirðisløni sum júst varð latin í vikuni so so er tað jú ein ein bólkur av fólki av av fólki sum hava skil fyri bókmentum úr hesum trimum londunum sum saman gera eina tilráðing til útnorðuráðið sum letur prísin og tað er kanska kundi kanska verið eitt líknandi ein líknandi modell sum bleiv brúkt upp á hettar og ja tá ið vit tosa um fígging so er tað so við útnorðráðnum at ísland rindar helvtina grønland fimmogtjúgu prosent og føroya fimmogtjúgu prosent so tað eru ikki allir pengarnir sum skulu játtast úr føroyska landskassanum men fimmogtjúgu prosent av hesum um hini londini eisini blíva samd um hettar takk fyri
ja so er tað hendrik gold hjá fáum
ja takkharra formaður tað var útmerka ú nevndi billjustinussen at at eg var ikki við tað er ikki tí eg ikki vildi leggja tað fram men onkrir dagar eru soleiðisar í verðini at tú fer ikki flutt upp á nøkur ting so eg helt ikki at tað var nk nakar problem at restirn av nevndini eg havi stórt álit á tey sum eg siti í nevndini so taðvar eingin trupulleiki eg skal takka uttanlandsnevndin fyri at tey eru komin í meini boði eisini hetta er so tað fyrsta boðið upp á hvat mann kundi tosa um tá ið tað kemur til handar mljøpris hav hesi milljøprisi so tann síðan er fín og tað eigur nevndin takk fyri
bilju sinussen
ja takk fyri harra formaður ja eg haldi tað altso eg haldi at ofta so so so leggur mann kanska for lítla orku í hesar her tilráðingarnar sum sum átjan tinglimir í sínum trimum londunum koma ásamt um og ofta so hvørva tær kanska bara aftur í í hugaheiminum meððan við sum mann veruliga setir verk aftan fyri hesa ætlanina so er hetta nakað sum kann blíva standandi og sum kann hava týdning og so hugsa vit eisini tá vit tosa um gransking vist at skal gera mun hjá onkrum granskara til dømis at fáa eina viðurkenning so er hetta ein upphædd sum kann hjálpa eitt sindur til sum kanska kann leys keypa ein granskara í eitt hálvt ella eitt ár at halda fram við sínari gransking so tað haldi eg eisini kann hava týdning
ja so færi jens at ræna orðið ger so væl
í sambandi við hetta málið og eg haldi hetta ljóðar gott við hesum her prísinum men eg havi hug at spyrja hvat nú hvussu koma okum víðari tað er væl ein ein ein spurningur fyri útnorðurráði ella uttanantsnevndina ella landsstýrismenninar ella hvussu hantso snýr seg um trý hundrað og hálvtrýss túsund sum er uppskot og fjórðingurin av tíð til føroyar tað er ikki nógvir pengar tað eru fimmoghálvfjerðs túsund fyri at gera vart við at at okur ynskja at verja havið eg legði nættupp dent upp á hetta her at tann hesin prísurin skuldi vera á einum støði sum mann kundi leggja merki til úti í heimi og ikki sum teir prísirnir sum ofta geva sum sum eru so smáir av unsilakameskil teir men altso tað avgerðandi er hvussu kom okur víðari kanska onkur hevur boð upp á tað kanska formaðurin í í nevndini fyri fyri norðurlandanei fyri útnorðráði ella ella formaðuriní uttanansnevndini eg haldi bara at tað er týdningarmikið at at at hetta ikki støðgar upp
og so eru tað viðmerkingar tilir jens kristina háfoss eigur tað fyrstu gjár tvøðurin ja tað er gott at hoyra
landsstýrismálin í uttanlandsmálinum er jaligur um hetta uppskotið og tað sum tað snýr seg um nú er sjálvandi at fáa sett tað neyðugt fíggjarligu orkuna av so ið mann kann gera tað til veruleika nú hevur útnorðuráðið tikið seg yvirskipaðu prinsippavgerðina so snýr tað seg um peningin og fyri tað tryða so at gera meiri ítøkiliga ætlan fyri hvussu mann ger tað og har er tað so ið samstarvsráðararnir útnorðursráðarnir í útnorðri hittð úr javnan og hittast eisini við formannskapinum í útnýuráðnum sum tað er upplagt at mann á teimum fundunum tosar saman hvussu mann hvør tekur bóltin víðari tað kundi til dømisvirð skrivarnir hjá útnýuráðnum sum arbeiddu víðari við tí men eg haldi tíðandi tað verður gjørt í samstarvi og har allir tríggir samstarvsráðharrarnir taka undir við málinum og eisini vilja arbeiða við tí
jenus aranagav
hjá mínari síðu skal tað ikki vera nakrar trupulleiki hetta er jú ikki tað taðn stóra hetta eru fimmoghálvfjerðs túsund tað snýr seg um men tað er meira enn reint praktisktfíggjarlógin komandi hon er jú komin sett undir borðið so so tað verður kanska nakað knapt og dóð eg haldi at so vítt eg veit so so kemur kemur leiðslan í hvussur fyri útnorðuráði saman á eina fyrstu døgunum tí tað skal væl vera ein fundur við es øso har var eitt høvi til at at at spita eitt sindur upp soleiðis at at hetta ikki verður útsett tilí eitt heilt ár til fíggjarlóg verður aftur so tað e tað er kanska ein møguleiki at at taka tað upp tá men frá okra síðu trúgvi eg ikki tað verður nakrar trupulleiki hvørki frá samstarvsráharranum kaili johannesen ella ella frá mær sum uttanfrers ár

fari ger so væl ja takk fyri harr formaður ja landstýrismaðurin spyr hvat nú tað sum er mest týdning tað er tað at ísland og grønland eru samd um hesa upphæddina tí tað er ikki vist at tey síggja t upp á sama máta av tí at tað er eingin upphædd nevnd í tilráðingini og tí má tað vera ein uppgáva hjá presidentunum í útnorðráðnum sum eitur hennirgold at fáa ísland og grønland til at hugsa tað sama sum vit føroyingar og tað plagar ofta at rigga so kanska liggur bólturin beint nú hjá hjá presidentunum í útnorðurráðnum at at fáa hini londini at at vera samd í tat vera samd í sjálvari upphæddini takk fyri

ja ja ein prestentur annar men eg haldi at tað er hjalt hin prestenturin hevur tann sum er mest aktuellur í dag hann hevur føðingardag í dag siga tey báðir eru kamradar við jens og ja tað ljóðar gott men men eg eg dugi at síggja longu nú at hetta verður kanska nakað knappt at fáa á fíggjarlógarnar fyri ár tí tað skal eg hava fíggjarlógarnar bæði grannandi í íslandi eisini men bara ein áminning um okur gera ofta samtyktir og hvussu nógvar munniskir liggja í ymiskum skuffum serligan samtyktir frá útindurráðnum eg havi verið við til at gjørt gjørt øgiliga nógvar hann er goldur við við til at gjørt uppaftur fleiri sum ongantíð er blivið til nakað men hetta er ein góð samtykt og eg haldi at tað er uppgávum hjá uppsum føroyingar at føra hana á mál takk fyri
ja so er tað høgna hoydal sum fær orðið við fólum
eg haldi so langt frá at teimum sama dag sum trumm fall sum amerikanskur forsetur bleiv henni goldvald til forsetari útinøroyum og til lukku við tí og tað var júst tað sum eg bara vil gera eitt stuttan viðmerkin til tað var hvussu koma vit víðari eg haldi at hetta uppskotið um um eina havsins umhvørvisviðursløn er eitt sera gott uppskot serliga tí at uttan tær næstu sættir man vera eina øvrið upphædd sum kann skapa nakað eisini av altjóða uppmerksemi um hetta her eingin lond í heiminum er so tengd av havsins tilfeingi og umhvørvi sum føroyar í íslandi og grønlandi eingin í móti flokkatali og hvussu fáa vit tað so framt og vit hava eina virðislønina sum er barna og ungdóms bókmentarvirðisløninog hon er bara trýss túsund ella bara hon er trýss túsund krónur haldi eg og tað er so undir játtanini hjá útnorðri ráðnum sum tey fáa frá parlamentinum í íslandi og í brennandi og í føroyum og eg hugsi bara tað kanska er tað verið friðarstavarloysnin so at landsstýrismenn ikki skulu sita og berjast um at fáa tað sum ein part av sínari játtan á fíggjarlógini men at tað var ein játtan sum hann setti á undir løgtinginum sum fer til útnóráðið og um íslandur og øll hann gera tað sama so haldi eg tað er ein tryggari háttur at fáa tað framt skjótt og verður neyvan heldur ein partur av teirri av teirri vanligu tí vanliga stríðnum og kabaluni um tú høvdu gjørt eina fíggjarlóg hóast tær eru ikki stórar pengar so eg veit ikki um um forsetin í útnóráðnum samd við mær tí at nógv best at fáa tað um tað skipanina som barnadómsspokmentarviðurslønin og eg rokta helvt at vit hava trupulle at fáa pengarnar her ísland kann eisini gera tað skjótt og grønlands og tað eigur at tað eigur at bera til so eg hugsi at tað hevði verið tann mest praktiska loysnin tá ið landsstýrismaðurin nevndi tað og annars er eitt felur meðan landsstýrismaðurin tekur so væl undirvísing av uppskotinum eg helt at onkran dagin hann virkaði eitt sindur meira skeptiskur við teg vil eg siga takk fyri
hvust eina háfoss hevur biðið um eina viðmerking til høgna hoydal ger so væl eg havi bara ein lítil viðmerking til hvussu mann kann gera tað altso eg haldi okkara inntrykv var tá vit viðgjørdu júst eitta uppskotið á ársfundinum í fjør
var at tað skuldi skipað sum ein nýggj virðisløn júst soleiðis sum barnaogungdómsbókmentavirðislønin er men á tí seinasta orsfundir sum vit høvdu nú nýliga ogtók tað upp tá við tann íslendska sambsaráðharin tá segði hann seleða sum tað har orðað nú og eg haldi skrivarin útnorðráðnum segði eisini so bleiv tað skilt pá ein annan máta so eg haldi at tað ljóðar sum ein góð loysn sum høgni hoydal nevnir at partan bað seta saman og fáa uppskotið at venda tann vegin sum vit halda at tað varð ætlað upprunaliga atútnorðuroyið harvið ikki bara hevur eina sovorna virðisløn men eisini færa hesi her sum eina nýggja virðisløn á hvørjum ári
avindal
ja og fyri at tosa beint fram tí altso útnorðuráðið er jú sett saman av tingfólki úr teimum

eru í føroyum hava vit umboð fyri so at siga allar flokkar tað hava tey eisini í íslandi og í grønlandi so um forsetarnir fáa kansmann siga útnorður at taka undir við tí so eru sjey fólk í hvørjum parlamenti so kunnu vera við til at leggja upp framskumota uppskot í hvørjum flokki ella úr øllum flokkum so tað burdi borið væl til at gjørt tað tann vegin og eg haldi nógv tryggasta loysnin heldur enn at heldur enn t royna atlegja tað yvir á ráðharrarnar tí tað kann vera nógv truplari har at fáa tað

tekniskt sum ikki fungera akkurát sum tað skal t jenisarana hevur biðið um orðið so

hann fær orðið ger so væl tað verður grúvliga skjótt tað var bara ja tað passar tá ið eg veri í uttanantsnevndini høgni hoydal formann so speirek rakg eitt sindur við hesum at mann ætlaði at geva ein prís mann hevði ikki sett prís á tá ið so eg spurdi eftir prísi ja tá bleiv trýss túsund krónur nevndar og tá segði eg nei so haldi at mann skal einki gera við tað tí so verður tey teg teir renna skomm men so tað havi eg hvussur fingið burturúr at prísurin blívur ein virðiligur prísur so mann kann leggja merki til út í heimi trý hundrað og fimmoghálvfjerðs túsund so men nú er at koma víðari og gott hevði verið sum mann kundi koma víðari longu í ár

ja her er okkurt tekniskt ljóðið kemur út men nú sá eg ikki ein gong um nakar bað um eina viðmerking so á skerminum so fólk má gera vart við seg viðstað tað ikki so er orðaskiftið endað í hesum málinum og vit fara at atkvøða so bara vóna at tað fer at fungera tað tekniska hjá okkum til

tað er betur so riggar atkvøðugreiðslan skipanin vit atkvøða núá

vit verða sikkurt noydd at niðurlggja tingfundin arn lítla løtu

atvitniðurleggja tingfundir nú í eitt korter tað kann uppatu klokkan ellivu so vit fáa prøvað sløktskipanina og tendra aftur tíverri

navnið mær og eg sæt tað ótanámsur og um eg koyri nei eg nú koyri alla tekstir eins og eg kenni bara eina saman við degingshoyringini men nú bara góða vit seg í flotta at hølir so hólvari

tingfundurin er uppafturtikin og tað sær út til at atkvøðuskipanin riggar nú sotað

knappliga borið burtur vit atkvøða nú sum tit síggja um hetta málið tað er uppskot til samtyktar um tilráðing at frá útnorðuráðnum í tvey túsund og nítjan

vit eru liðug at atkvøða tað eru seksogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti og eingin er blonk og málið er samtykt og avgreitt frá

ja skuldi ikki verið fleiri atkvøðugreiðslur í dag vit fara nú til fyrstu viðgerð av tingmáli nummar áttaoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar um minsta útgjald úr almennum grunnum hvør biður um orðið ella eg skal vit skuldu hava framsøgufólk fyrst er tað ella fyri fólkaflokknm er tað beini johannesen javnaðarflokkin ingilín digrisens strøm fyri sambandsflokkin johadal fyri tjóðveldi bjørt samuelsen fyri miðflokkin billijustinussen og fyri framsókn er tað bjarni kárason petersen beinir johannesen fær orðið fyrst ger so væl takk fyri harra formaður h hefað ereit upskot til samtyktar frá javaðarflokkinum um minststøútsgjald úr almennum grunnum og uppskotið sigur er soljóðandi at løgtingið heitar á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot ið tryggja av fólki eitt minstuútgjald úr arbeiðsloysskipanini og arbarsilsskipani og sum av ymsum orsøkum dektað niður ímillum í hesum skipanum o tað er jú soeiðis sær at tú hvat ú fært í útgjaldi tað avhongur so av hvat ið tú fært útgoldið í løn tólv mánaðir framundan og tað sum hettaher uppskotið her so skalt tryggja tað er at tú fært eitt missagjald útgjald tí tað eru í ymisum førum at fólk kanska ikki hava finguð tryggjað sær nakað serligt útgjald og tað er millum annað tí at tað eru kanska fólk sum skulu hava útgjald úr grunnunum akkurat er e liðug við útbúgving og so at tey kanska beint eftir loknar lestir skulu fáa útgjald og eg dugi so væl at skilja tankarn við at mann til dømis s ynskir eitt misagjald í barsisskipanini tað kann til dømis vera at ein kvinna ið júst heurri lokið lestur mensíga man skal barðshil og tá er hon jú ikki tøk á á arbeiðsmarknaðinum men hin vegin so kanska ein støðan onnur tá talan er um als tí at tað eru sum oftast fólk sum alt kunnu vera til arbeiðis men eg haldi tá mann hyggur etir hesum her so haldi eg at mann eigur eisin a hyggja at einum hoyringsskrúvi sum tað er beint nú so viðgera vit eittbarsilsuppskot frá landsstýrinum sum liggur í vinnunevndini og har hevur føroa arbeiðsgerafelag milum annað gjørt vart við at tey eftirlýsa eina heildarviðgerð av allari barsskipanini sum hon er og tað er millum annað tí at síðan tvey túsund og eitt síðan henda hev barsisskipan koma í gildi so hevur mann broytt hanna fimtan ferð men tað er bara verið við har mann hevur longt víðarskeiði om mann hevur broytt uppá gjaldið bæði út út og inngjald og so framvegis a so at til líkasum an hevur søknas ettir at mann ger eina heildar viðgerð av allari barsiskipann sum er og tað saman við altso hvussu vit ynskja tildømis barsiskipanin frameftir nú hevur mann kanska nátt málinum sum mann hevður alla tíðina ætlað at at mann skal hava tveyoghálvtrýss viku í barshil og so er tað hvat er næsta stigi so eg haldi eg tað hev verið verið øgiliga gott um mann kanska at landsstýrið kallaði partar av arbeiðsmarknaðinum inn at hyggja til dømis at als ogeitt sparsiskipanini so so kann mann eisini taka hetta her við minstatjaldinum við er tað relevant at hava tað við ha so tað haldi eg mann burdi hvortfalt gjørt men hetta málið fer so í vinnunevndina og skal
at fáa eina góða og virðiliga viðgerð har beint har vit fara at kalla allir hoyrspartar inn sum
hetta er privat fyri takk fyri har fáa brandur sandoy fær eina viðmerking ja takk fyri har formaður ja tað er eitt uppskot frá frá andstøðuni um at at greina nøkur viðurskiftir og kanska fáa tikið nøkur fólk upp í millum á arbeiðsligum

haát fólk sum ikki hava betalt inn til arbeiðsloysis ella um ikki hava havt nakra inntøku og hava betalt inn øsum skulu verða tikin upp í og fáa arbeiðsloysstuðul men hin vegin eg haldi at at hendan skipann í arbeiðsloysis tryggingin yvirhøvur hevur so nógvir lítir at millum annað fiskimenn sum betala inn í skipanina hava fyrri fró vit onga rætn u eingi rættindir í hesi skipanini eg haldi at henda skipanin má má vera eftirhugd í seyminumyvirhøvur altso endurskoða hvat tí tað eru so nógv viðurskiftir sum sum hendan skipanin ikki dekkar eisini har sum fólk skal betala inn fult men ongan kjansur at fáa úr siur skipanin eg haldi at vit mugu hyggja at skipanin eftir í í steyminum ordiligabeini johannesen ja eg eri púra samdur við tí sum frsamdoúr sandoy fer fram og eg haldi atað er stórur munur á tá mann tosar um minsta útgjald millum hesar bágrunnarnir og til dømis als mann tosar um kanska at eg ri so ikki fyri tað at lesandi næstan koma beint úr einum skúla altso beint inn í als og mann hugsar til dømis um fiskimenn sum betala inn og hava faktiskt ikki stóran møguleika at fáa
krúrur tá mann plágar so sovorðið um tað at tað eru skip sum skulu
til yvirhalding og so anna og at at tei er ikki so egu ikki fáa úr sjálvt um teir era ikki veru to hjá arbeiðsmarknaðinum soframvegis so eg haldi tað er absolutt øgiliga týdningarviðkja vit taka og heftirhyggja báðar hesar skipanirnir allar sum tey eru og ikki bara blívur við og við at bara at skrúva uppá gjøldmi og tíðarskeiðum sum framvegis ham at hyggur eftir allaskipan tað fyrði tað er hoin viðmerking afturat jóhannes jóenesen og her so væl
tí skiparnar eru út til øll so øll kunnu brúka teir tað vil siga fyri alt fólk
ki og tá ið nakrir bólkar detta niðir ímillum nog nevndi barnosandoy ein bólk men tað r aðrir bólkar eisini tey sum eru lesandi og og og onnur kanska eisini so má mann hyggja eftir hvussu kunnu vit fáa skipanina so honum dekkar øll øki og tí má henda skipanin eisini eftirmetast eg sigi ikki tað at at ofta ger mann tað mann sigursum mann skal eftirmeta okkurt og sum ger mær bara einki við tað so hon vóni at mann ger nakað við tað so at øll vera umfataðitakkfyribeinir johannesen ja takk fyri ja altso tað er sjávandi kanska ringt at fáa øll við tað kanska verður altíð so sær onkur eftir ímillum men man sjálvandi k gerast sít besta meni ja tað eftirhig hja teimum tað er øgiliga viktigt haldi eg tí at hygur eftir barsskipanini til dømis honr hevur verið henda her skipanin sum verður í gongd síðani tveytúund og eitt um mann hevður bara broytt uppá gjøldini og uppá longdina og so framvegis u man er eisini fingið eftirløn við nú men at mann hyggur eftir í einari heild altso hvat kann gerast betur tí at tað er nógv viðurskifti sum broyttu síðani tveytúsun og eitt og eisini
nýngja familjum og so framvegis so eg haldi tað er tíð uppá at mann tekur og ger eina heildarviðgerð av øllum skipanum
yjtakk síðani fær ingilín didrekssenstrøm orðið

ja hetta er eitt uppskot summ javnaðarflokkurin ella øll tingfólkini hjá javnaðarflokkinum hava lagt fram tað er eitt uppskot til samtyktar úr minstagjald úr almennum grunnum og far at lesa lesa tekstin úr uppskotinum her stendur at løgtingið heitar á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot sum tryggja fólki eift minsta útgjald úr arbeiðsloysiskipanini og barcesskipanini su og sum av ymsum orsøkum detta niður ímillum í hesum skipanum

tað er soleiðis í dag at vit í føroyum hava fleiri sjálvsøgnarstovnar sum við støði í lóg umsita hesi her útgjaldini úr almennum grunnum tað er millum annað arbeiðsloysskipaniin og barsilsskipanini arbeiðsloysiskipanin hevur til endamáls ati at veita fíggjarligan stuðul til arbeiðsleys at ati arbeiða fyri bøttum møguleikum hjá arbeiðsleysum at fáa arbeiðið og at umsita arbeiðsávísing fyri føroyska arbeiðsmarknaðin og endamálið við barsilsskipanini tað er at gera tað fíggjarliga møguligt hjá børnum og foreldrum at vera saman ta fyrstu tíðina í lívinum hjá barninum báðar skipanirnar tær eru innrættaðir soleiðisinar at mann rindar ein prosentpart av lønini inn og útgjaldið tað verður so útroknað eftir miðalinngjaldinum teir síðstu tólv mánaðirnar tað eru ein máti sum í flestu førum rigga væl men tað eru nøkur sum desta niðir ímillum skipanirnar tí ta av forskelligum orsøkum ikki hava havt møguleika at arbeiða sum vant teir tólv mánaðirnar beint áðrenn mann blívur arbeiðsleysur ella mann skal í barsil tað kann til dømis vera atvð tá ið tað kemur til barnsbur at fólk hava verið undir lesnaði ella mann hevur verið sjúkur í eina tíð ella at mann ikki hevur kunna arbeitt fulla tíðog tað ger so at útgjaldið er lægri enn tað vildi verið tólv aðrar mánaðir í lívinum hjá viðkomandi visti mann til dømis arbeiðir sum tímaløntur í einum uppslítandi og krevjandi starvi so og mann so kanska hevur kompirsatiónir íí gravititetinum so sigur tað seg sjálvt at at mann kanska má fara niður í tí um mann tekur færri tímar og tí verður útgjaldið lægri og tað haldi eg ikki at mann eigur ati straffast fyri øh og so er tað eisini tað at vissi útgjaldið úr barsilsgrunninum ella arbeiðsloysis grunninum er forlagt forlokt til at uppihalda sær so verðuhsi fólkini víst til almennaverkið har sum tey kunnu fáa forsorg men tað eru tað eru nakrar heilt greiðar treytir fyri hvat tú skalt ella nakrar treytir fyri sum tú skalt uppfylla fyri at fáa forsørn frá almannaverkinum tað er til dømis at mann skal ikki hava inntøku av týdningi tað skal hjúnafelagin ella sambúgvin heldur ikki mann skal ikki eiga ogn ohar stendur ogn av týdningi í nýggju lógini um almannatrygd og tænastur so er hámerki í hesum førum sett á tretivu túsund sumakkurát nú er er tað bara tann orðingin at mann skal ikki eiga ogn av týdningi hvat tað so verður tulkaðsom fólk sum ikki hava upparbeitt sær eitt eitt munagott grundarlag fyri útgjaldi úr barsisskipanini ella arbeiðsloysskipanini tað eru millum annað ung fólk í burðarførum aldri ella lesandi og tað er ofta í hesum tíðarskeiðnum at fólk seta búgv

vit halda at tað tá eg skilabetri at tryggja teimum eitt minsta útgjald úr áðurnevndu grunninum til fyribils uppihald sum ikki er ávirkað av ognunum annars harafturat so er tað nógv sum hvørki uppfylla treytirnar fyri forsorg ella hava rætt til útrhald úr almennu skipanunum og tí mugu liva av nái frá sínum nærmastu og uppskotsetarnir halda ikki at tað er í lagi fólk skulu vera at at fólk skulu vera bundin av fíggjarstøðuni hjá øðrum fólki at vit altíð skulu hava fíggjarligt frælsi til at kunna lívberjag okkum sjálvum

í grannalondunum stil dømis danmark har eru skipanir so sum akassar har fólk kunnu tekna eina sjálvbodna trygging ímóti arbeiðsleysi ákassanir hjá tryggja fólki dagpenning í eitt ávíst tíðarskeið meðan søkt verður eftir arbeiði í føroyum so hava vit sjálvstøðug vinnurekandi og tey hava møguleika at teknað eina sjálvbodna trygging tað er so bæði í sambandi við arbeiðsloysi og barsil ein loysn kann vera víðkaskaran av fólki sum hevur møguleika til at tekna hesæ sjálvbodnu tryggingina og sum sostatt verða tryggjað eitt minsta útgjald úr hesum nevndu skipanunum ein onnur loysn kann verða víðkað tíðarskeiði sum verður brúkt sum útróknargrundarlag og ella gera undantøk nógv av teimum sum í dag detta niður ímillum tí tay ikki hava arbeitt sum vant seinastu tólv mánaðirnar hava a rindað inn í grunnarnar frammanundan ella fara at gera tað restina av sínum lívi ein triði møguleiki er at áseta minsta útgjald við lóg soleiðis at øll óðansæð grundarlag annars verða tryggjað eina upphædd sum í minsta lagi er á støði við tað sum tey høvdu fingið í forsørgarhjálp

takk fyri so hava vit viðmerking tað er johannes joensen ger so væl takk fyri harra formaður ja hetta er eitt gott uppskot sjálvandi tað halda vit tað men tað sum eg hugsi tað er vit hava ikki hagtøl fyri hvussu nógv dettan er ímillum kanska gott at fingið at vita frá landsstýrismanninum um hann hevur nøkur hagtøl fyri hvussu nógv fella uttan fyri skipaninatakk
dirisin strøm ger so væl ja sjálvandi hevur mann hagtøl so er tað munandi lættari at gera
eitt lógaruppskot og eisini eitt uppskot til samtyktar sum heitir á landsstýrismann um at fara undir eitt arbeiði harvið eisini sagt at hetta skal ikki vera nakað sum verður kroyst hvørki niður yvir alt ella ella barnskipanina tí at at mann kann fyristilla sær at landsstýrismaðurin fer í ein dialok við tey og skipar hvussu at tað skal loysast og tað kann so vera við antin at saman við persónum arbeiðsmarknaðinumalf vartilskipanini at tryggja fyri at mann tryggjar eitt minsta útgjald úr sum skipaninum ella tað at mann opnar møguleikan fyri at tekna eina trygging ella at mann víðkar mann kann eisini gjørt øll trý ella at mann víðkar at tað er týspunktið frá nær mann skal rokna gjaldið úr grunnunum út so tað ikki bara verður tólv mánaðir men mann tekur hædd fyri kanska inntøkuni yvir longri tíð og at mann so eisini kanska kann gera nøkur undantøk takk fyri
takk fyri so er tað jaspur langaard ger so væl ja takk fyri at
formaður ingilín didriksen didriksen strøm nevndi hetta her í sambandi við at viman í einari periodu kundi verja blíiva sjúkur í dag hava vit tað sum eitur eina dagpeningaskipan hjá teimum sum í einstykkjassol hvussu er við dagpeningaskipaní tilfeldi at tú skalt í barsil tlr tann tann inntøkan við í í ta ta gjaldið sum mann kann fáa út viðmann í einari tíð hevur brúk fyri dagpengaskipan sum eivi stuðul til til lønarískoyti takk fyri ger so væl ingilín didissenstrøm ja takk fyri spurningrin hjaspur langaard eg skal siga akkurát sum er at tað veit eg faktiskt ikki men so vítt sum eg havi skilt tað so telur tað ikki tað einasta sum telur sum ein inntøka tað er tað t tá ið tú hevur arbeitt teir tólv mánaðirnir tú her arbeitt frammanundan tað vil siga at gert tú sjúkur og fær fær útgjald úr dagpeningaskipanini
so hevur tú ikki rætt til bartslagspening úr vartskipan
panini ella útgjald úr alsskipanini so verður tú vístur til forsagahjálp har sum tú kanst fáa so kemur inn í almannavarkið tann vegin og har kann mann eisini kanska seta spurning við um um tað i í øllum hesum førunum eru fólk sum kanska hoyra heima í almannaverkinum ella um tey heldur hoyra heima í barsisskipanini ella í alsskipanini tí at hetta her hevur verið eitt tíðarskeið sum hevur verið óvanligt í teirra lívi har sum tey ikki hava arbeitt sum tey annars plaga so tað er tað eru trupulleikar við atta ta gjaldið verður sett bara til teir tólv mánaðirnar beint áðrenn mann hevur átt ella mann gjert arbeiðsleysir
takk fyri takk fyri
so er tað jóhandal sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður hetta er eitt uppskoti til sambyktar frá javnaðarflokkinum um eitt minsta útgjaldur almanni grunnum og tá mann nevnir almannar grunnar so kanska er hon framman á alsgrunnum ella alsskipanina og vart so skipanina tað er eingin yvirtíð at
tað í ávísum førum eru fólk sum detta niður ímillum
sum tað verður nevnt í húsum uppskotumir og tað er heldur eisini ivi í tí at tey komu í eina sera trupla støðu altso tey tey kunnu hava verið blivin sjúk sum undanfarnarøðis nevndir tey kunnu hava verið leyst neiðir til dømis og kanska akkurát liðug koma heim og so ikki er komin nóg leingi inn í skipanina til at hann kann fáa nakað úr skipanini tað verður ikki als til at tað verður ikki barnskipanina og tað kunnu sjálvandi vera aðrar orsøkir eisini sum sum gera tað orsøk at at fólk ikki koma inn undir hesar skipanir sum jú eru gjørdar sum arbeiðsmarknaðar tryggjurarskipanir og tað er kanska fyrimunurin og vansin við júst hesum skipanini tað eru ikki sosialar skipanir teir fóru stand at lofta
beinig hvørjum sum kemur illa fyri
tað er loftað teimum sum hava goldið inn í skipanina í minsta lagi eitt ár og so verður útgjaldið sum eisini hevur nevnt útroknað út frá tí miðal inntøkur sum er komið inn er so komið inn tá árið og so er púrað at lesa um eitt sum er sagt í uppskotinum tað at tá ið tú skal hava eitt annað alternativ so er tað undir almanna lóggávuni undir forsøkalóggávuni har er tjúgu áðrenn tú kann fáa yvirhøvur nakað út so verður tú vektaður hvat tú eigur av ognum ella innistandandi ella tú eigur onnur aktivur sum kunna aktiverast hvussu mann kalla tað tað áðrenn tú fær pengar frá tí almenna teir hugdu at tí hvat er makin eigur og so víðari so hetta er ikki hetta er ikki nøktandi fyri tey okur hava jú eisini í løtuni at halda dømi við sum sum sum eg var rumbiligt
í tinginum fyri nøkrum døgum síðan har hava okur eisini ein annað bóst sum sum sum heldur ikki er er inni í honum sum eg haldi at bilistinussen sum nevnd ta til dømis ung lesandi sum
tað haldi eg bær eigur at finna útav spuringur e bara hvussu mann ger tað tí skipanirnar eru lata soleðin rættistr eftir arbeiðsmarknaðurin ogog vinnan altso sum sum sum sita og og umsita hesar skipanirnar við við við egnum nevndum sum eru valdar serligan alskipanim og tað er nokk ikki so øgiliga nevnt at fara inn og broyta tað tann partin so ertað spurnigin hvart kann so gerast eg haldi atað er gott ati

reisir hetta málið nú í avnstøðu tá tað kundi verið ynskiligt atað hevði brúkti tíðina í samgongu til at fingið gjørt hesi tingini sum tey nú ynskja okum at viðvirka til at mensum heild haldi eg sjálvur at tað eri tað er fornuft í at fara inn og hyggiposti í tingini eg hevði hetta málið oftani frammi eisini tá kur ella av og á framma tá hegvurð landstýrsmaður tá hevði arbeiðsmarknaðarmálið ment teg og tá viðgjørdi okur millum annað hesi tingini her tað var tað var øgiliga trupult at fáa nakrar forstáist fyri at fólk sum av einaligari orsøk ikki vóru í skipanini sum gjaldandi ella fult gjaldandi fingu nakað úr henni tí n mann mann altíð segði tað jame hetta er ein trygdarskipan fyri arbeiðsmarknaðin og skuldu mann hava aðra loysnir ja so vatað anltso ein onnur annur skipan sum var galdandi og tað var so forsøgarlógin og almannaverki sum mann so skuldi trekkja seg yvir til mann hevði jú eisini trupulleikar við við teimum sum vóru

tað var ein kempitrupulleiki hjá teimum at fáa pengar úr als við teipra í arbeiðsleysi tí at mann átti í egað virki og kanska vara stjóri í egnum virkiotýs gliviðn varða stjóri á einum felagi sum áttu og tað gav eisini trupulleika tað loystir mann so við at ger eina tryggingarskipan har mann betalti eg haldi tað bjintri seks túsunda brað ela átta túsund inn í skipanina fyri tað verða betalt eitt ár frammanundan fyri at kuna fáa virkna ha pá sama sum tey tá tú kenti hetta eina árið innia og síðan tá hevur tað virka so tað kann vera at ein loysn er at hyggja uppá tann partin er tað møguligt at gerani tryggingarskipan líknandi tríggingarskipan tað er bara tað so kunnakað so øll siga ja men okur fara iníhesa trygingarskipanina og betala eitt fast gjald fyri okum fon at fáa minimummi út tað er kanska vatnsom við tí so tað er ikki bara bara at seta seg niður og finna ena loysn uppá men eg haldi ataðer vert at tosa um tav

tí fólk kunnu ver endaði av óhappi ella úkuútiúvsskipanini og týskin ikki fáa part í enni sum tey átti at fingið og tað haldi eg man egur athyggja næðri uppá so eg vili tá ið her málið kemur í vinnunevndina vísa tí væl vild og og hyggja upp á tað við positium eygum og eg vóni eisini at ráðið sum varar av hesum her økinum tað er vinnumálaráðið at tað kanska kundi komað við onkrum innsparkum til júst hetta her málið um hvussu mann eventuelt kundi loyst tað sí eg haldi tað er tað er ótrúliga óvirðiligt haldi eg fyri tey menningini sum verða rakt sum sum sum sum hava verið ein partur av av okra okra aktiva samfelag so plussligani ikki kunna fáa lut í at fáa tað út sum tíar kanska hava goldið til orsakað av um stendur hatu sum tað ikki eru harðrarligvir sjálvir og tað sama haldi eg ger seg galdandi fyri tey sum hava lisið eg haldi eisini at

hyrara formaður ja skilagott tað sum johan dal sigur púra samd við honum og hannat hann at hann heldur hetta her hetta er ein ein avbjóðing ein trupulleiki hetta skuldi kanska lesiani gjørt nakað við men hann nevnir eftir eina arbeiðsmarknaðar skipan tey lesandi ella tey sum hava verið sjúk og kanska hava verið virkin fyrr av tí tð hava roknað tólv mánnaraftur jemin so so fella tey burtur úr skipanini spurninguri er um tað er virðiligt fyri tey mann nevnir akkurát tí tey koma jú at geva eitt stórt íkast í skipaninum tá ið tey so fara út á arbeiðsmarknaðin so at koyra tey eina sosiala skipan haldi eg ella eg eri samdur um er er e ein ein keðilig gongd tí tað tað er akkurát tá ið tey byrja er liðug við at lesa til dømis at tey hava brúk fyri líkasum setti føtur undir eygum borð og koma í gongd við at arbeiða og skipa seg við einari familju og øllum tí tað er væntandi hava tay nógva at gjalda

takk fyri ger so væl jóhandal jtakk fyri formaður júst tað tað var teimum lesandi meiningur so bestemtu okur fingu loysn tá i egvari landsýrismaður tí at tá arbeiddi okur við eina so einevda demetentskipan har fólk sum vóru liðug at lesa ella komið heim vistitað komi heima uttaní frá so kundi mann fáa eina ovtíðarskeið úr arbeiðsloysuskipanini eg veit k um tað var frá teð landið má kom frá há t taðberð tikið ti við ella tað var her eg mini ski serliga aftur men hatta haldi og vil ei at hyggja upp á eisini nevndin tí at har er ein dimitenssipan galdandi fyri fólk sum hava

elang kann man siga ella bæði beinin er lenda jørðini aftur vel ja fingið arbeiði takk fyri harar formaður takk fyri jaspur langaard ger sovæl ja takkfyri hararformaður ja eg haldi er samdu vð johandal at hetta e eitt sera gott uppskot og eg haldi er nógvir góðir tættir í nú nevndi johandal hettaher sambandi við sjálvstøðug vinnurekandi sum vit leingi kanska onga skipan høvdu tí haldi at eg eit sindur harmiligt at við sum samfelag í dag statvekk hava eina eina skipan sum eg haldi øll eru glað fyri men har statvekk nøkur sum dettanir ímillum sum ikki fáa at fáa møguleika so tí haldi eg hetta hugskotið sum mann hevði við at mann kanska o sum stendur eisn stendur í her at mann kanska hevði møguleikar til eina eyka trygging soleiðis at øll kn fingið bliva partur so eg haldi sera gott og sera positivt at at mannleggar sær t uppskot fram takk fyri takk fyri ger sovæl johandal ja takk ja tað er tað er kanska ein máta hygja upp áhatta har uppá hvussu her hvussu hvussu kann mann gera við entrygingaskipan evintuelt ha taðer eisini kanska relevant hygja upp á hvussu hava til dømis íslendarar og og norðmenn og svenskarar og danir gjørt teirra skipanir eg veit hvat at tær eru ikki sami skipanir tí teir hava t sosialar skipanir sum eru í teimum londunum ha up án annan máta enn okra skrúva saman ha men mann kundi hugta upp á hvat modella eftir at hava og kanska tíðliga eitt luknandi tingtil føroyar sum okur kundu kanska gjørt skval tað sya til hetta her samfelagið takkfyrihra formaður takk fyriso er væja takk fyri harra formaður eg haldi tað eru rættiliga prinsipielt hetta her at mann fer at diskutera um fólk sum ikki hava goldið ini eina skipan skulu hava rætt til at fáa pengar úr eina skipan tað haldi sum í hesum førum úr úr úr arbeiðslívsrkingini øh nógv meiri prinsipielt haldi hetta er trupulleikin sum vit hava roynt okkum í í dag har sum fiskimenn sum hava betalt inn g sum betala inn í skipanina frrfá vitt als ikki hava nakran møguleika at fáa naka úr skipan tað haldi er eitt nógv meir prinsipielt mál hetta her við at vit hava fólk sum betala til eina skipan men sum ikki hava møguleika fyri at fáa pengar úr eina skipan aftur vil jóandal vera viðvirkandi til at fáa broytt hesi viðurskiftini soleiðis at fiskimenn sum eru á á skipum sum hava havarí ella sum farað til stórar umvælingar at teir eisini fáa møguleikan at fáa úr skipanini tá ið hesi skipini verða løgd takk fyri takk fyrigerakhr formaður altso fari eg ikki heilt skeivur so hava okur gjørt eina sovorna skipan hon var í gildi tá ið eg var lanstýrismaður okur høvdu eina skipan sum vr jú tað høvdu okur sum gjørdi tað at skip sum fór e í dock ella høvdu hava rí í problemið í hesum her var júst tað at reiðarin segði ikki manningina upp og við taat manningina ikki varð uppsøgd so var han iki arbeiðsleys men eigari vil e ikkibetalað tað er nokk so vanligt ha tá mann kemur hasar støðurnaav skipi fyri dokk a men tá gjørdi okur havasa eina skipan sum segði tað eg haldi at landstýrsmaðurn eigur at kanna tað nærri tíl møturin hvr verur tíðardarmarkað tan mindi ski ikki aftur men tann skipanin bygdi eg hvussu upp á tað at fáa skipið í dokk ella til at hava rí so kundi mann betala út tað vara hvussu tað sum okur ætlaðu so kund man betala út í tað tíðarskeið alda varupp

teir sum ginga tá heima og ikki høvdu arbeiði men hatta eigur man at kanna líka eg minnist ik akurát aftu hvussutað var takv h formaður takk fyri so er tað bjørt samulsen sum hevur orðið
ger so væl takk fyri harra formaður hetta er eitt áhugavert uppskot sum
og javnaðarflokkurin hevur lagt fram eg haldi ati tað er partar av hasum uppskotunum sum eru øgiliga góðir og so erta aðrar partar sum eg blíva eitt sindur meira ivasom um og tað skal eg venda aftur til men tað sum uppskotið stutt og greisst sigur tað er at løgtingið skal heita á eftra uppskot til samtyktar um at løgtingið skal heita á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskoti tryggjar fólki at minsta útgjald úr arbeiðsloysskipanini í barciskipanini og sum hava ymiskum orsøk um dettað niðr millum í hesum skipanum tað at hugsa sær at mann skal lofta á øllum er ein góður tanki og og tí tankanum taki eg undir við eg haldi bara fyri at byrja við tí prinsipiella so er talan um tvær skipanir sum partarnir av arbeiðsmarknaðuinum var av og tað er tvær skipanir sum
báðum førum eru tryggingarskipanir tað vil siga at tú betalir
t er ein prosentpart av tínari løn inn og harvið ert tú hevur tú tekna trygging til at fáa úr hesum skipanum og tann parturin um at øll skulu fáa eit minsta útgjald vit kundu sagt at ha va tíggju túsund krónur bara fyri at taka dømi tað er ógvuliga nógv í tráð við til serliga miðflokkurin men eisini aðrir av teimum borgarligu flokkunum sum á hava tosað nógv um hetta við at tey sum velja at verða heima og ikki eru á arbeiðsmarknaðinum kanska tí tey taka sær av húsi heimi og børnum sum er eitt ógvuliga kann vera ett ógvuliga fornuftigt væl hjá mongum at tey eisini skulu hava rætt til at fáa útgjald úr skipanini og eg haldi at tað er rætt at øll sum fáa børn við sílu taka barsilsskipanina at fáa eitt gjald tá ið tey tá ið tey fáa eit barn tað haldi eg púra rætt spurningurin er bara um tað skal vera úr barsisskipanini ella um mann skal hugsa at mann hevur tað sum eina serskipan sjálv átti eg eigi eg tvey børn og tey eru bæði fødd í norra tá ið eg fekk fyrra barnið tá hevði eg onga rætt til at fáa úr barsilsskipanini har tí eg var akkurát flutt til norra vit vóru akkurát flutt til norra

hjá barsisskipanum so hvørki maður mín ella eg kundi fáa pengar úr barsisskipan men hinvegin fingu vit frá landinum eitt gjald frá sum sum var eitt barsils gjald sum mann fekk til at liva av tí at mann ikki var altso ikki hevði teknað hesa tryggingina gjøgnum sína løn og tað var ein upphædd sum var kom ótrúliga kærkomin tí at hon kundi brúkast nettupp til altso fólk sum fáa børn fáa nógvar útreiðslur serliga tá ið fyrsta barnið kemur tað er ordiliga dýrt fið einara familju og eru tey so ikki tryggjaðir við at kunna fáa barsilsgjald so kunnu tey vera rættiliga spergd fíggjarliga so eg haldi tað er ordiliga ordiliga gott at hugsa at mann skal hava eina skipan sum lofta tí eg haldi eisini at mann eigur at hugsa at barsiskipanin sum vit hava lagt uppskot fram um fleiri ferð skal vera nógv meira fleksibil hon skal eisini taka hædd fyri at fólk sum hava goldið inn í skipanina kanska í áravís at tey fara í útbúgvingarørindum uttanlands ella tey eru burtur kanska bara eitt ár frá
skipanini tí tey fara at royna at arbeiða uttanlands eina tíð
í dag er tað soleiðis at tá missa tey allan uppspardan rætt um o mán byrja telja umaftur so tey fáa eitt øgiliga lágt útgjald tá ið tey flyta heim aftur og eg haldi eisini í mun til arbeiðsloysis trygging altso tað at tú flytra til føroyar gso hevur tú knappligt hvørki møguleikar fyri at fáa í barsilsskipanini og heldur ikki úr arbeiðsloysskipanini við tú til dømis ær snýðútbúgvin og flytur heim tað haldi eg vera ein avbjóðing eg haldi bara tað rætta hevði verið at skoti upp at partarnir á arbeiðsmarknaðinum vóru við til at endurskoða hesar skipaninar og gera skipaninar soleiðis at tær lofta hesum men eisini lofta teimum á ein rættvísan máta kann mann siga støðan í dag er tann hetta uppskotið nevnar ikki við tann skeivleika sum er í mun til a og bintøkur í støðan er tann í dag at eg kundi gott í míni privatu fyritøku havt eina inntøku upp á lat okkum siga tríggjar milliónir men tað var binntøka og so hevði eg kunnað teknað eina trygging fyri fimm hundrað krónur í barsilsskipanini og eg kundi fingið fimmogtjúgu túsund krónur út um mánaðin visti eg havi verið eitt ár í skipan
nú eri eg farin langt um barnsburðarføran aldur so tað er ikki so aktaðalt fyri mítt viðkomandi men sjálvt eg sum ikki eri í barnsburðarførum aldri longur
talla jú av mínari løn hvønn mánað inn til barsilsgrunnin tí eg havi áintøku og tað gera øll sum hava áintøku meðan tey sum hava beintøku tekna tekniska tryggingina fyri fimm hundrað krónur og so kunnu tey fáa fimmogtjúgu túsund út um mánaðin tað haldi eg vera ein skeivleik og eg haldi at tað átti mann at hugt eftirtá ið mann í hesum uppskotinum nevnar tekna trygging sum eg haldi er er skilagott ein skilagóðun máti tað er kanska tann skilabesta av hesum trimum uppskotunum sum verða skotin upp hvussu mann kundi gjørt hetta her so eigur mann at hugsa um jamen hvussu tryggjar mann so at allar lønir eru við til at betala líka stóran part av arbeiðsmarknaðarmálum helgi abramsen hann hevur akkurát lagt fyri løgtingið hett her uppskotið um at um at leingja barsisskipanina og um og har hækkar sýtur hann eisini upp á hækkainngjaldi og tað inngjaldið skal so hækkast í dag er tað eitt sindur oman fyri null komma sjey prosent av øllum áinntøkum og tað skal hækkast til oman fyri null komma átta null komma átta seks prosent av hvørjari hvørjariáintøku altso null komma átta prosent av hvørja áðintøkuløn tað er nokk so nógv tað er rættiliga nógv sum eisini fólk sum ikki kunnu fára úr skipanini tí tey ikki tað er ikki realistiskt at tey fáa børn eisini betala inn og har haldi eg ati tað eru tvey ting við bintøkunum tað eina er at teir betala øgiliga lítið vis teir tekniska tryggingina fimm hundrað krónur og so kunnu tey fáa fult úr skipanini men hinsíðan er at tað tíverri eru soleiðis at øgiliga nógvir barbeiðs also arbeiðsgevar við binntøkum faktiskt ongantíð fáa úr skipanini tí tey gloyma tekna hesa tryggingina og tað eru arbeiðsgevarar sum betala faktist rættiliga nógv í barsilsgrunnin tí tey betala jú fyri øll tey fólkini tey hava í starvið av av teirra áinntøku betala tey hesi her null komma sjey eitt prosentini ella hvat er í dag men so gloyma tey at tegnast egnu trygging og so fáa tey einki út og sjálvur vistu tey fáa barn og tað er eitt problem tað er eitt stórt problem vit hava havt tað frammi eisini í onkrum fyrispurningi sum eg havi havt landsstýrismannum fyri nakra tíð síðan og eg minnist ikki talið men tað var bara nakrar heilt fáir av teimum sum hava beinntøku nøkur heilt fá teimum sum hava beg intøku sum tekna hesta tryggingina og tí heittu vit eisini á landsstýrismannin um at koyra eina eina kampanju sum er betri mugin upplýsir arbeiðsgevaran um at teir mugu tekna tryggingina fyri at fáa rætt til barsilsgjald men eg haldi at hetareitt gott uppskot pá tann mátan at tað tekur fram hesari avbjóðingarnar sum eru við teimum sum detta niðr ímillum og tað er eingin ivi um at vit eiga at lofta teimum spurningurin er so bara hvussu so e tað verður frammi nú bæði seinastu vit viðgjørdu barsilsuppskot hjá landsstýrismannunum nú hetta her við sjómonnum at teir ikki eru tryggjaðir í arbeiðsloysskipann tað er ikki heilt rætt tí tí sjómarnin eru tryggjaði p á sama máta sum øll onnur at vistu tey missa arbeiði at so fáa tey

so er ein serskipan við karenstíð vissskipi er á beting og har eru har kunnu sjálmin ikki bara beinanvegin frá fyrsta dagi fáa gjaldorarbeiðslásskipanin og tað er tí teir ikki eru arbeiðsleysir sum jú er treytin fyri at fáa arbeiðsloystrygging men kortini er skipanin soleiðis at at aftaná at ávíst staðatal kunnu teir fáa útgjald men tað haldi eg eisini vit skulu hyggja uppá um tann skipanin eg forveik um hon er forvánalig um mann kann betra um skipanina og tað hava vit lovað at seinast við viðgjørdu eitt uppskot um barsusskipan at taka tað upp í nevndini tað málið hjá landsstýrismannum er til viðgerðar í nevndini í løtuni so harra formaður eg haldi at tá ið tað verið víst á hesi her sum detta niðrímillum so er tað øiliga umráðandi at vit fáa tikið hond um tey eg haldi bara tað hevði verið umráðandi ati mann metti um hvat kemur tað kosta arbeiðsloysskipanin vit vilja nei hvat kemur ð at kosta serliga barsilsskipanini sum eru øgiliga hartsperd fíggjarliga um mann læt upp fyri at øll sum í dag ikki fáa úr skipanini tí tey ikki betala inn í skipanina um tey fingu eitt minimunsgjald nú nevndi eg tíggju túsund í áðni og tað hevði beinanvegin merkt so øgiliga væl í barsilsskipanini tí ati meginparturin av teimum sum fáa úr skipanini í dag eru kvinnur og ein øgiliga stórur partur av teimum liggja undir loftinum upp á fimmogtjúgu túsund altso tað eru nokk so nógv longu í dag sum fáa eitt útgjald sum liggur kanska um hasa har tíggju tólvahálvt túsund fimtan túsund om mánaðin so sjálvandi má mann tryggja skipanina so spurningur er tað rætta hækka gjaldið enn meira til barsisgjaldið tær hæktika rættiliga ofta eftir hondini haldi ella hevði tað verið rættari at hugt eftir um mann skal hava eina aðra skipan sum sigur at øll sum fáa eitt barn skulu vera tryggjaði eitt fíggjarligt grundarlag og so spurningur um tað skal liggja innan fyri ella uttan fyri barsusskipanina visi mann ikki er á arbeiðsmarknaðinum og harvið ikki betalir inn í men samanumtikið tjóðveldið vil gjarna geva hesum uppskotnum eina øgiliga góða viðgerð og sum sagt so taka vit undir við høvuðstankunum í hesum uppskotunum at mann skal tryggja teimum sum detta niðrímillum spurningurin er so bara um mann kundi fingið partarn av arbeiðsmarknaðinum til at vera við at samst um eina eina fornuftiga skipan sum er bæði rættvís og og góð takk fyri takk fyri so hava vit viðmerking tað er aksel v johannesen ger sovæl ja takk fyri harra formaður øh nógv áhugavert sum bjørt samunsen kom inn á hon nevndi hett her við at hon var kanska eveitk hn var bangin um men men at tey fólkini so frívilja valdu at vera heima og ikki vera partur av arbeiðsmarknaðinum um tey eisini skuldu verða fevnd á hesari skipanini tað er ikki ordiliga tað sum uppskotiðleggur upp til tí tar grundleggjandi treytirnar fyri at fáa úr til dømis alsskipanini so vit eisini úr barsilsskipanini tað er at mann hevur at mann hevuri goldið inn og í hesum førðnum tosa vit um at tað fólk slu havt annaðfør at goldið inn ella hava víðkaðar møguleika teknir r ein trygging og sjálvandi skal mann eisini vera arbeiðstøkur altso á arbeiðsmarknaðinum ha fyri at vera partur av skipaninm sum tað er í daga sjávnd eit sindur munur á

takk fyri gerso væl bjørg samulsen ja takk fyri ja tað eri tað er nokk soleiðisella eg ivaðist kanska eitt sindur í um um tað skuldi fevna um øll meni eg haldi at tey sum ikki evu arbeiðsmarknaðini og fáa børn skulu eisini hava møguleika fyri at fáa ein fíggjarligan styrk á onkrum slag og tað haldi eg tí at fólk sum fáa børn tey seta jú eisini komandi skattgjaldarar í heimin altso tað eru ein er sterkt fyri samfelagi og tað styrkir okkara framtíðar búskap og alt møguligt annað at vit fáa nógv børn og tí skulu vit í allar møguligar mátar stuðla undir at fólk fáa fleiri børn og har tí haldi eg eisini at tá ið mann fær nøkur børn og vist mann er uttan fyri hesar her skipanirnar sum jú er skipanir hjá partinm á arbeiðsmarknaðinum og sum eru tryggingarskipanir at mann eisini tryggjar at tey hava á onkran máta fyri at fáa fíggjarligan styrk hvørja tey fáa ei barn og tí nevndi hetta dømi um ta skipanina mann hevur í norra við at lúg mann uttan fyri hesa skipanina so fær mann kortini ein fíggjarligan stuðul tí at tað er dýrt at fáa børn tað kostar heilt nógv at fáa børn so tað haldi eg eisini vit skulu taka við í at meta um hvussu man kann gera tað takk fyri takk fyri so er tað kristina hafoss ger sovæl ja eg eri samd við tí sum bjørt samuelsen vísti á at tað er mann skal vea eit sindur varin við at at fara inn á eina sovorna arbeiðsmarnaskipan sum hetta her við einari kann mann siga eitt slag av almannaveiting á hinari síðuni oso hava vit í árvíst tosa um hvussu kunnu vit tryggja millum annað hesir lesandi sum ikki hava verið á arbeiðsmarknaðinum og sum fáa børn og tað kannú eisini vera nógvar aðrar umstøður lívinum sum gera at tú tú hevur tørv á at fáa eina eina veiting og tú fellur akkurát uttan fyri hesar skipanirnar tað einfaltasta hevði heilsookurt verið at gjørt nakað líknandi tí sum bjørt samelssen vísir á at mann farið eina fasta upphædd uttan mun til um mann er innan fyri skipanina ella utanfyi skipan men spurningurin er er tað skipanin tá skal rinda tað ella átti tað ikkiatverið ein skipað so lág uttanfyri her viðhvørfart nakr spurningar u mann skal viðgera og undir øllum umstøðunum sum o allir partarnir á arbeiðsmarknaðirnum sum vara av hesum skipanum eisini vera partur av tí men í útgangsstøðini eitt gott uppskot sum vil røkka einum góðum

takk fyri ja í teimum uppskotum sum tjóðveldi hevu lagt fram nakrar ferðr eftir hondini tey síðstu árini vit hava enn ikki fingið umtøkn fyri tí heldur ikki tá vit sótu í samgongu ní verri við hesum fleksarskipanini altso har skuldu vit jú eisini upp tað ati at fólk sum taka ein steðg frá barsulsskipanini at tey ikki skuldu missa sítt útrokningargrundarlag tí tey til dømis fara út í útbúgvingarørindum men vit skuldu eisini upp á landsstýrismaðurin fekk eina heimild til at gera eina skipan fyri júst lesandi í dag er tað soleiðisr at lesandi fáa eitt eyka eitt eyka eit altso tey fáa eitt eyka tað tann upphæddin verður hækkað men tað er ikki serliga nógv tað er ikki til at liva fyri í veruleikanum men tey fáa eitt sindur hægri útbúgvingarstuðul og tað er tað einasta tey fáa visu tey ikki hava havt arbeiði við síðuna av og harvið eru tryggjaðir at fáa úr barsisskipani so eg haldi at tað ordiliga gott at javnaðarflokkurin tekur fram hesir holini sum mann kann kalla tað altso hesi hesin detta niðrímillum spurningurin er bara hvussu finnur mann fornuftiga loysnir saman við pørtna arbeiðsmarknaðini sum mann gera tað rætt takk fyri

ger sæeg haldi at tað er eitti rættiliga áhugavert uppskot frá javnaðarflokkinum summ netupp nemur við kjarnuna í tveimum av okkara arbeiðsmarknaðarskipanum at og og og og bjóðar av nevnliga tí spurninginum altso tosa vit um sosiala skipanir ella tosa vit um arbeiðsmarknaðarskipanir mann hevur mann hevur hildið fast um at at barsilsskipanin er ein arbeiðsmarknaðarskipan men í grundini haldi eg at barnsilsskipanin er og eigur at vera ein familjupolitisk fyriskipan hvar ið tað eru øll børn sum verða fødd sum hava rætt til at fáa útgjald úr skipanini til síni foreldur
uttan mun til um foreldrini hvar á lívsleiðini foreldrini eru
um tey eru á veg inn á arbeiðsmarknaðin ella tey hava verið arbeiðsmarknaðin ella tey eru partvíst úti á arbeiðsmarknaðinum tað haldi eg hevur minni týdning eg haldi tað sum hevur týdning er at barsils skipanin ger tað møguligt attá ið barn verðu sett í verðina ger tað fíggjarliga møguligt hjá foreldrunum at velja verða saman við barninum ta fyrstu tíðina og tað eri fleiri forðingar í bartiskipanini fyri at tað ber til tí at fyrsta fortreyt er at tú ert út í arbeiðsmarknaðinum og at tú síðani kanst verða keyptir leysur keypt leys av arbeiðsmarknaðinum fyri at vera saman við barninum meðan fólk til dømis sum eru lesandi tey eru jú eisini upptikin altso tað er eitt slag av arbeiði at verða lesandi tú ert tú tú gert tú gert teg í stand til atblíva góð arbeiðskraft í framtíðini tá ið tú ert lesandi og tú ert líka virkin á arbeiðsmarknaðinum tá tú ert lesandi sum tá ið tú ert til arbeiðis og tí skulu tey sjálvandi hava sama rætt til at kunna verða keypt leys frá sínum lesnaði

meðan tey fara í holt ella eru í gongd við tað sum er so týdningarmikið atat fáa børn tað er jú grundarlag undir øllum okkara samfelag tað er tað at vit gera tað so so lætt atkomlið sum til ber at fólk kunnu seta børn í verðina og visti tú hugsar um lesandi til dømis so koma tey allarhelst atgjalda eina rúgvu av pengum inn í barsilsskipanina av restina av teirra arbeiðslívi sjálvt um tey einki kanska hava goldið inn í barslsskipanini meðan tey va verið lesandi og hava fingið børn og tí er tað ein undarlig støða at tey kanska skulu hava sett síni børn í verðina áðrenn tey hava rætt til gjald úr barsulsskipanini men ígjøgnum teirra lívsinntøku koma gjalda eina rúgvu inn í barsulsskipanina tað er púra órættvíst og tí haldi at mann eigur at síggja lívsskeiðið hjá einum persóni sum grund
undir útgjaldi í skipanini og veruleikin er útann at
at vit øll so ella so gera mun við okkara arbeiðskraft gjøgnum okkara lív so ella so so tí tí hava vit eisini í samgonguni nú eitt annað mál eisini verið til viðgerðar veruliga tikið hendan tankan upp skulu vit halda fast um knívskart at talan er bara um útgjald til fólk sum hava upparbeitt sær ein rætt ígjøgnum ainntøku ella skulu vit gera tað til eina meiri familjuvinarliga familjupolitiska skipan hvar tú hyggur at barninum og sigur at tað er barnið sum er grundarlagi fyri útgjaldið og vistu vt taka barsusskipan nú er nú verður nevnt arbeiðsloysskipan og barsilsskipan í hesum førinum men vist vit taka barsisskipanina og hyggja øgiliga einfalt upp á tað so koma sirka hundrað og tjúgu milliónir inn í barsilsskipanina um árið og verða seks hundrað børn fødd um árið so svara tað til sirka tvey hundrað túsund krónur perbarn barnafrøðitalið er er nakað størri kanska uppi á sjey hundrað túsund og tá liggur tað niðri á hundrað og sjeyogfýrs túsund haldi eg roknaði tað út so mmann kann siga at gjaldið
fyri eitt eitt barn vistu vit taka og siga miðal tað liggur ímillum hundrað og fýrs og tvey hundrað túsund
sum í dag verður goldið ígjøgnum partiskipani og vilt sú so taka og koyra alt tað í stóran pátt á betala tað út adeila tað út á hvørt einstakt barn og siga at tað er nakrar grund nakrar grundreglur sum verða galdandi millum annað tað mamman skal av hesum brúka til dømis fýra mánaðir til sítt barn menn annars kunnu tey sum eiga barnið nokk so frítt disponera yvir hvussu tey brúka restina av pengunum undir ávísum treytum tað skal ikki treytirnar skulu sjálvandi ikki vera tað at tey skulu arbeiða fult og fáa fult úr skipanini tá tá mista sína meining men at tey kanska sum bjørd amvelsen fleiri ferði vini á at tey disponerað fríari yvir hesum pengunum að tað eri eg tilhangari av og so hava vit verið nógvani á tí seinastu dagarnar at tað eru familjur eru øgiliga ymiskar í føroyum tað eru nógv sløg av familjum og tað er oftari og oftari at ein mamma til dømis stendur einsamøll við sínum barni ella sínum børnum og tað eru eisini pápar sum
kunnu koma í tær søga at teir standa einsamallir við sínum børnum at
tey sum eiga børnini so kanska í einari fleksskipan hava møguleika fyri at ávísa eitt ávíst gjald úr hesari skipanini til ein annan umsorganarpersón tað kann vera á kistkin ella tað kann vera ein omma ella abbi ella hvør tað skal vera sum hevur umstøður til at traðka til eg haldi tað er hvussu tiltalandi og áhugavert at umhugsa barsisskipanina út frá meiri í liberalum liberalum hugsanarhátti tí arbeiðsmarknaðurin í dag eru eisini blivin øgiliga øðrvísi enn hann var altso tað eru tað eru framvegis nógv sum arbeiða frá átta til fýra ella frá níggju til fimm ella hvat tað er og tað eru framvegis eisini nógv sum arbeiða nógv meiri enn fjøruti tímar um vikuna men arbeiðsmarknaðurin eru eisini blivin øgiliga liðiligur og fjølbroyttir og fólk hava meiri og meiri møguleika til at disponera yvir sínari arbeiðstíð eisini nær tey eru til arbeiðis og nær tey taka sær frí tí at teirra arbeiði hevur ein slíkan karakter at tey tey skulu hava eitt ávíst arbeiði gjørt men tey velja næstan sjálvur nær tey gera tað og tí trúgvi eg at tær skipanir sum sum relatera til arbeiðsmarknaðin tær verða noyddar til eisini at vera meiri fjølbroyttar og ikki so stirvnar sum vit hava sæð higartil og tí haldi eg at vis vit skulu fylgja við arbeiðsmarknaðinum og við hvussu fólk prioritera sítt familjulív so mugu skipanirnar lat
tað sindur upp og blíva meiri liðiligar og tað kundi verið ein møguleiki fyri at barnsins
skipanin kundi blivið meiri liðilig uupp á tann mátan at mann sigur at hvørt barn sum verður føtt hevur rætt til hundrað og fýrs túsund krónur og undir nøkrum heilt fáum treytum so hava foreldrini rætt til at disponera sjálv yvir hvussu tey brúka barnsils tíðina við rættir til hesar pengarnar viðvíkjandi arbeiðsloysisskipanini so dámar mær væl tann tankan at mann mann hevur eitt eitt minsta gjald tí tar kunnu jú vera nógvar orsøkir til ati at fólk ikki hava havt møguleikar fyri at upparbeiða sær eitt eitt ordiligt gjald úr arbeiðsloysskipanini og kanska eru illa fyri og tí haldi eg at arbeiðsloysskipanin hevur ein ógvuliga sterkan karakter av sosialari skipan tað er ein loftingarskipan í veruleikanum tað er sosialpolitikkur og tí er hon meiri enn ein arbeiðsmarknaðarskipan sjálvt um tað eru partarnar av arbeiðsmarknaðinum sum gjalda enn í hani hon kundi tað sama verið á ein skattafíggjarskipan og tí haldi

tann almenna skipanin ág arbeiðsloysskipanini kundu saktans blivið meiri integreraðar soleiðis ati arbeiðsloysiskipanin átók sær ein ávísan part av tí at halda trygdarnet undir fólki sum sum ikki kunnu verða til arbeiðis ella sum sumeru arbeiðsleys tað er eisini tilfalandi men tað er sjálvandi rættiliga kompliserað og nú skjýtur javnaðarflokkuin upp at landsstýrismaðurin skal arbeiða víðari við hesum so tað liggur sjálvandi upp til landsstýrismannin um hetta uppskotið verður samtykt at átaka sær hvussu hannsær at mann kann loysa hesar uppgávurnar men eg haldi hetta uppskotið er áhugavert og tað letur upp fyri at vit kunnu endurhugsa hugskotini aftan fyri hesar skipanirnar takk fyri takk fyri so er tað viðmerking tað er jóhandal fyrst ger so væl ja tak hera formaður

genti hasin tonkin við at mann ger eina skipan har í
okur kundu kanska hugsa at mann gjørdi at onnur fingju avætlanir eisini sum ikki betalt fult inn hvussu hugsar biljustinuseter kanska at mann kundi gjørt heina eina skipan sum hevði tann neyðuga elastisitetin í ella fleksibilitetin í sum vildi gjørt tað at mann kundi tikið atlit til eisini onnur sum hett her uppskotiðliggur upp til og kanska eina eina eina meira javna skipan kann mann siga enn tað sum okudu hava í dag soleis at mann betalar eita upphægd í eitt á tíðarskeið sum dikdirikerað til børn til barnið og og og

takk fyri ger so væl biljustinissen ja takkfyrihrar formaður altso eg haldi at altso upprunaætlanin við skipanini er jú tað at foreldur skulu kunna takast av arbeiðsmarknaðinum tað ta fyrstu mánaðirnar meðan meðan tað eru um barnið og og tann kjarni uppgávan hon má liggja inn í einari skipan sjálvt um tú vendir runt upp á hana tí at annarsannars leggur tú upp til at fólk kanska fara bara at dressa seg sjálvi og siga at nú havi eg kjans fyri at tjena dupult hesar her seks mánaðirnar og tað gangur so bara tyg u barnið so tað má sjálvandi vera ein skipan sum tekur atlit til barnið og tryggjar at foreldrini eru saman við barninum men at tey allíkavæl kunnu kanska í forhold til sítt arbeiði sum sum kanska er eitt flekskt arbeiði av einlørmslag kunnu kunnu disponera meiri frítt yvir nær tey taka pengarnar út og nær tey arbeiða at at tað verður meiri upp til tann einstaka sjálvan at at siga hvussu hann ynskir at innrætta hesar her hundrað og fýrs túsund krónurnar sum hann fær í barsisskipanini til sín til sín og barnsins tørv tað haldi eg eigur at kunna vera ein møguleiki at mann ger ger skipanina meira elastiska takk fyri so er tað bjørt samelsen ger sovæl ja takk fyri altso tá ið barsisskipan kom so var tað jú ein skipan sum lá hundrað prosent undir landskassanum og so flutti mann hann aftan á nøkur fá ár út til partarnav arbeiðsmarknaðinum og harvið haldi eg mann gjørdi att slag av kontrakt við partarnrar arbeiðsmarknaðinum at mann ikki bara kann broyta skipanina soens heilt grundleggjandi uttan onkursvegna hava partarnar við tí tað sum eg nevndi so fer øgiliga stórur partur av áinntøkunum eftir hondini til hesa her skipanirna og og tí krevur tað eisini haldi at atarbeiðsgevarar og arbeiðstakarar eru við til at viðgera hvussu mann broytir skipanin men tí ætlaði at spyrja biljussinusen altso hetta við at mann hugsaði eitt sindur meira einfalt altso øll barsisskipanin eigur nokk at endurmetast og gerast smidligari men kundi mann sæð fyri sær at tey sum liggja uttanfyri altso eina skjótari loysn fyri tey har mann segði at ja men so gera vit eina eina eina stuttíða skipan fyri tey har tey fáa eitt útgjald serliga tey sum fáa eitt barn tí vit vita at tá eg dýrt at fáa eitt

fyri ger so væl biljustinusen ja altso eg haldi at tá mann tosar um partarnar á arbeiðsmarknaðinum so tosar mann um arbeiðsgevarar men so tosar mann eisini um hina síðuna tey sum arbeiða og tað er næstan hundrað prosent av teimum sum fáa børn sum arbeiða um tey ikki akkurát arbeiða tá ið tey fáa børn um tey eru lesandi til dømis tá ella tey kanska hava onkrar aðrar avbjóingar sum gera tað ikki akkurát tá kunnu arbeiða so eru tey eisini á arbeiðsmarknaðinum tey eru partar av arbeiðsmarknaðinum og tí haldi eg at onkursvegna so so eiga eiga tey at koma inundir at vera ein partur av arbeiðsmarknaðinum so ella so og hava rætt til hesa skipanina sjálvt um tey kanska onga áinntøku hava vís á tí tí øll fólk eru so ella so arbeiðskraft

tasjálvandi eiga partarnir á arbeiðsmarknaðirnir at verða vera við í hesum her fakfeløgini og og vinnuhúsi og sovíðari at at vera við til at snikka hetta til tí eg trúgvi eisini at til dømis vinnuhúsið sær tað at arbeiðsmarknaðurinm hann blívur meir meir fjølbroyttur fólk velja meira meir sjálvur hvussu tey tillaga sítt sítt arbeiði til

tað eigur at spæla aftur frá frá almennum skipanum at tær eisini blíva meiri elasikar og fjølbroyttar takk fyri so er tað johann eli poulsen sum her ei viðmerking ger so væl ja takkyr hara formaður eg takka billjustinussen fyri eina sera áhugaverda hugleiðing har ið eg eri samdur vignu í ta allarallarmesta dá meg øgiliga væl hugleinigin um nevniga at pengarnar fylgja barninum soleiðis at foreldurin sjálvir desponerað yvir hvussu pengarn er útgolnir og eisini um tað kanska verið til ein traðja persón sum stendur uttan fyri tað vera foreldur tí tað kann vera sera skilagogt at fólk soleiðishær sjálvi sleppa at legkja leggja sær lívið tá mann so snakkar um alsskipanar at hava eitt minsta gjald tð kann eisini hava stóran týdning tí nógv fólk kunna kanska í eina tíð áðrenni ey blúvu arbeiðsloys hav vera niðursett í arbeiði og ikki klára upp arbeiðsgara eina góðamansegr eina góða eitt gott útgjald tí haldi eisini tað er skilagott ein ávísan mun so tað so kemur til lesandi at lesandi sleppa inn at brúka skipanina í als til at koma út á arbeiða á annað tað haldi eg stak skilagott men eg haldi

takk fyri ger so væl biljustinusen ja takk fyrihara formaður altso

so so hava øll fólk brúk fyri uppihaldi altso uppihaldspengum ha og hevur tú verið undir langari útbúgving og ikki hevur nakað arbeiði tá ið tað er liðugir at blía blíva útbúgvin so evur tú eisini brúk fyri at hava onkrar pengar at liva av og vit vit eru komin har til í í í prosessuni at útvikla vælferðarsamfelagið at eg haldi ikki at nøkur fólk eiga at koma í ta søðu at tey ikki hava atgongd til uppihald í í í pørtum av sínari tilveru tí tað rakar tey so heilt ræðuliga hart aftur seinni altso visti tú kemur í ta støðu at tú skalt starta títt lív við til dømis at skyldan at rúgva av pengum bæði her í eysto vesto til privatpersónar og til bankar og suvíðari so skalt tú brúka alt for nógva orku ov nógva tíð av tínari tilveru til bara at koma upp á turt aftur og tí haldi eg at tað er altso tankin sum javnaðarflokkurin leggur upp til at innvolvera teirr almennu ella hesar her grundnarnar sum eru sjálvsognar stovnar at at vera partur av at lyfta sovorðnar uppgávu ad haldi eg er skilagott vit hava sæð tað nú undir kom við nítjan altso arbeiðsloysskipanin hevur í veruleikanum verið við til at lytt eina uppgávu sum nógv meinas skuldi ligað yvir á yvir á landskassanum og eg haldi t tað heur verið fantastiska flott at síggja at tað bar til akk fyri so er tað ingilíin didirsenstrøm viðmerking ger sovæl takk fyri hara formaður ja nú er tað soleiðis at í hesum uppskotinum so verðu serliga tosað um fólk sum kanska her undir lesnaði og aftaná lesnaðin jú fara at betala fara at brúka sína útbúgving og betala inn í hesa grunnarnar alt lívið og eisini
fólk sum kanska verða roknaði útgjald verður roknað tólv mánaðar harav tey kanska
hava verið sjúkur í nakrar mánaðir og tað og akkurát tað er óheppið men so tað sum er ein fól skuldi spyrja um tað er bara hetta her við hesum hundrað og fýrs túsund krónum sumi billistinussen snakkar um er tað hvat er tað fyri tal er tað miðal útgjaldi úr úr barsiskipanini ella hvat hvat er tað fyri tað tí at vissi tað er talið sum mann skal hava at disponerað ein heilan barsiliðugur har sum kanska bæði foreldur og skulu í barsil og eisini hava møguleika fyri at vera heima við barninum í eitt ár so er tað fimtan túsund krónur til ein persón um um mánaðin tað eriger so vælen ja tað tali eg bara ein eitt vist tú sigur tað koma hundrað og tjúgu milliónir inn í barnskipanin um árið
eg haldi at hundrað og trýogtjúgu milliónir koma at koma inn og hundrað og tólv milliónir verða góðnar
har út su brúkar hundrað og tjúgu milliónir og tú sigur at sjey hundrað børn verða fødd so haldi eg at tað gevur sirka hundrað og fýrs túsund krónur verða seks hundrað børn fødd so gevur tað tvey hundrað túsund krónur ha har á leið eru vit fyri eitt miðal útgjald per barn men eg veit væl tað at tað eru tað eru nógv børn sum fáa nógv minni útgjald tí at millum annað nógv lesandi eru partur av hasum har og tað eru eisini nógv børn sum fáa eitt nógv hægri útgjald tí at tað eru fólk við við høgum lønum sum fáa útgjald men tað er eitt stað at byrja at siga kunnu vit hugsa tað um aftur og og fáa hattar at passa inn soleiðinar at øll børln hava líka rætt til útgjald úr skipanini
takk fyri so er tað helgi abrahamsen
rðiðgrsja harra formaður hetta er sett uppskotið hjá javnaðarflokkinum um minstútgjald úr almennum grunnum uppskotið hevur til endamáls at tryggja fólkið eitt minsta gjald úr arbeiðsloysiskipani og barsisskipanini undir ymsum orsøkum dettanir ímillum hesar báðar skipanirnar og tað er sjávandi ein avbjóðing sum mann av og á sær at tú gert eina skipan sum skal lofta fólkið seg koma í eina ávísa støðu men so allíkaal so er tað onkur dettur niðrímillum og hvat ger mann so við tey øhnú er hettaar báðar hesar skipanirnar eru arbeiðsmarknaðarskipanirnar og ikki so

minist tá ið als kom tað var tá í kreppuárini tá fyrstu hálvfemsunum og áðrenn tað so hevði mann sosiala skipanir so loftaðu fólki og tá vóður vit sletiki von í føroyum við at hava arbeiðsloysi tað hevði einki arbeiðsloysi verið í mannaminninir so knappliga nú blivu arbeiðsloysfólk í føroyum og tá minnist eg at mann hoyrdi okkur har í fjølmiðlum at nú mátti mann gera eina arbeiðsloysis trygging tí at tað var so eyðmýkjandi fyri fólk at fara ta t mann kallaði eina bygdaragongd yvir í almannastovuna og biðjið um pengar nú mátti mann finna eina trygging soleisinar at tey sjálv rindaðu sína egnu trygging sum tey kundu fáa burturúr vis tey blivu arbeiðsleys øhnú er so skotið upp at nú skulu onnur enn tey sum rinnda inn til hesa tryggingina fáa pengar út taðvil siga nú fara vit spakl yvir aftur í eina sosiala skipa

fyrr ilag seinni so kemur spurningurin upp á um um mann skal taka gjaldið inn eisini umvegis skattin tí at tí at gjaldið bæði til als og til barsisskipanina eru jú hundrað prosent flatskattur frá fyrstu krónum frá fyrstu kentu krónu tað vil siga at fyrr illa seinni so fær onkurt at siga tað at áh ja men skulu vt kki heldur hava eitt sindur av progressivitetiin í hetta her eisini og tá hava vit í roynd ir verið stovnað eina nýggja almannastovu har ið øll kunnu fáa út og øll rinda inn eftir eftir einum sovora skipan øhog tað er p á sama máta við við barsisskipanini tað er ein arbeiðsmarknaðarskipan og skalt tú hava út pengar yvir í barsisskipanini so er tað tvær treytir annað er tað at tú skalt hava eina eina ainntøku og hin er at tú skalt hava koyrt ið eina fingið eitt barn og bara hesa vikuna hava vit viðgjørt tvey uppskot har annað brýtur við tað prinsippið at tú skalt hava finið eit barn fyri at fáa pengar út og hetta brýtur við tað tú skalt ava ett arbeiði ella eina ainntøku taðvil siga nú vit fara nokk so skjótt burtur frá hesun her at tað skal vera in arbeiðsmarknaðar skipanog

og vit hava tá vit hugsa um um fólks lættan ímillum so hava vit aðrar skipanir sosialar skipanir og eg haldi sjálvur at vit eiga at lofta fólkum í í teimum skipanum heldur enn at broyta hesar men hinvegin so so eri eg púra samdur tí at un skipan er onga so góð at mann ikki eigur at hyggja eftir en hvørt at vita um okkurt burdi verið gjørt øðrvísi so tað tað er einki galið tí at mann man hyggur eftir tí men men mann kann ikkilata vera við at leggja merki til at sovorði uppskot teðer altíð andstøðuuppskot tað er altíð andstøðu at mann hevur mann hevurnakað nak
ar hugsanir um um at broyta hetta her men tá man samgongu so so noyðis má líka mann hyggja eftir øðrum tingum sum tað sum
sum tað flætta sen í og sum mann má taka til eftirtektar og tí blívur tað sjáldan til annað enn bara uppskot sum mann sum ikki fáa undirtøku í síðsta enda men men tað er ongantíð ein skipan er ongant ðso góð at hon ikki kann gerast betri so tað er einki for gjørt í tí at mann mann skjútur upp at hyggja eftir nøkrum tingum

tað grundleggjandi spurningurin teer vilja vit hava hetta at vera arbeiðsmarknaðarskipanir ella vilja vit hava hetta at vera sosialar skipanir tað verður nakrir spurningar í sambandi itt orðaskifti øh jóhannes joensen hann spurdi umlandstýrismaður hevði nøkur hagtøl fyri hvussu nógv dett hannið ímillum í skipanunum og eg havi ikki nakrað hagtøl her og nú eg veit heldur ikki um nøkur hagtøl finnast á tí ørkinum men tað kann mann so hyggja eftir gangi út frá at mann vili kalla inn inn í nevndina so kannmann kanska finna tað um nnakað fynstur av slíkum jaspur langaard hann spurdi um pengar úr dagpeningaskipanin telja við vist túsjúkur og fært pengar o dagpeningarskipanini telur tað so við sum grundarlag fyri fyri útgjaldinum og har er svarið ja tað telur við og pengar í barsisskipanini telja eisini við altso tað vil vistu onkur fær tvey børn tvey fylgjandi ár og ikki kemur út á arbeiðsmarknaður millum so telja pengar frá barsisskipanini eisini við sín grundarlag fyri framhaldandi útgjaldið í barsisskipani jóhandal hann spurdi mr ter sum eitur dimetendskipan og um hon var galdandi í føroyum hon er faktiskt bara galdandi í danmark men føroyingar kunnu taka taka hana við sær úr danmark eg kenni annars ikki so nógv til ta skipanina øh viðvíkjandi spurningin um tryggingarskipan fyri lesandi so er ein nokk so grundleggjandi spurningur tað er skulu tey lesandi so rinda fult gjald inn ella skulu tað ella ikki altso vist tað skuldu rinda fult gjald inn í mun til hvat tey kunnu fáa út so so verður tað ein dýrisskipan fyri lesandi hinvegin visti tað ikki ikki rinda fult gjald inn so er tað faktiskt í roynd og verað ein sosial skipan tað er nokk so grundleggjandi spurningur í hasum her bjørt samelsen nevndi etter við tey fáa binntøku og at tey gloyma at tekna seg og eg púra samdur við tí eg havi nevnt okkurt í fyrr í tinginum at vit áttu at fari yvir til at at binnka skuldi verið tvungin at rinda bæði als og barsusgjald líka smáinntøka tí at eg haldi at eg líka so væl sum mann kann krevja av teimum smáa áinntøku at tey rinda so eiga at eisini krevja teimusmá binntøku tí tað sum vísir seg er ofta tað at fólk tey rinda inn til hetta her beintarlega brúk fyri at tú tú fert eg má koma forbí tann aldrin t hvar mann fær børn so teknar mann ikki eina

barsilstrygging og eg man eg má sjálvstur vinnurækandi so teknar mann ikki als fyrr enn a tú biginn at ganga illa í felagnum og tað er útlit fyri at mann fer at missa arbeiði so so tað er nógv beturi fyri allar partar at mann hevði peina ingeina tungta skipan fyri bæði nog beintøku og so er taðheisin her afturvendan spurningur um skip sum fær á beting sjávandi ein spurningur tí t tað sum hendir er tað at at se skip fer á beting so so verður manningin ikki uppsøgn tavil siga a tey hava framvegis at tilknýti til sín arbeiðsgevara og vistso samanbert tað við við við eitt virki á landi so er tað faktiskt akkurát sama støða men tað er eitt undantak og og og ta er hetta fiskavikiskipanin á fyri flakavirki og og tað er tað hana sum summanningarfeløg til dømis samanbera við og og tað hava tey fyri sjálvandi rætt í altso at at at eitt skip kemur inn og og skal á beting har fær mann einki meðan flakavirki sum hevur turrølv har fær mann pengar so so eg skilji tá tú samanbert við fiskavirkiskipanin so skilji eg pp á ein máta tað sum manningafeløg vísa annars annars er eru eru manningarnar í somu støðum sum øll onnur at at tú fært pengar tá i tú er uppsagdur annars ikki eg havi so tosað við manningarfeløgin um hettar her eg veit ikki ordliga hvar hvar vit lenda men men vit hava líkasum roynt at lýsta hendan trupulleikan og funni tav hvat hvat hvat skulu fara við hesum her eg haldi at her er tað sum eg havi siga um ett uppskoti ítað stutta tað stutta langa er tað at eg haldi at vit eiga fyrstufens t hyggja eftir skal tað vera ein arbeiðsmarknaðarskipan ella skal tað vera ein sosial skipan takk takk fyri so a vit viðmerking aksel væ johannesen ger so væl ja takk fyri harra formaður nú endaði landsstýrismaðurin at við at spyrja um hn kal hyggja eftir um tú skal vera in arbeiðsmarknaðuarskipan eina sosial skipan higartil hevr tað verið ein arbiðsmarknaðarskipan og tað halda vit í javnaðarflokisum halda fast í eg skal vera ein arbeiðsmarknaðarskipan nandstýrsmaðurin segði tað at ett uppskot legði kanska upp til at nú skuldu onnur fáa út sum ela onnur enn tey sum bara hava goldið inn tað er ikkiordliga tað uppskotið leggu upp til tað suka leggur upp til ti t at nøkur um ava goldið inn hava goldið so
ikki lítið tí tað hevur havt so lága løn tað seinasta tólv mánaðarskeiðið at útgjaldið er sum
for lágd til at liva av at mann kann hava eitt minsta mark fyri útgjaldið so er tað onnur su kanska ikki hava goldið inn í dag til dømis lesandi at nn tann sigman uppskotinum mnnkann víðka skipanina við at tekna trygging sum binntøkur hava sum sjálstu vinnurekandi hava tí er kanska eisini fevna um lesandi soleiðs visð tay tekna u eina trygging og so geras sítt barn beint aftan á tey koma er liðug í lesturin so hava tey ein møguleika at fá eit minsta útgjald úr bartisskipanini til dømis takk fyri ger so væl helgi abonsen jaharra formaðu eg haldi at vvist tað er ei arbeiðsmarknaðar skipan so so eigur taðat byggja á tað at tú fært út í mun til hvat tú hevur goldið in altso ikki ikki lutfall í krónum men men at at vist tú hevur verið so so leeingi á arbeiðsmarknaðin so er ta rætt til tað og s ikki verið so er tað ikki annars er tað ein sosial skipan so ella so men men eg egeri samdur tí at kann gott vera at at at uppskotið ikki sigur tað at mann mann skal fáa út uttan goldið inn men men lutfallig eg hugsi eg meira um at at at tú kanstka verður lesandi og hevur verið stutt inni so skalt tað líka fáa fult út jamin so ert tú inni á tí sosialu skipanini og ikki á arbeiðsmarknaðarskipanin tað er meira har eg hugsi
men men hatta er so sjálvt nakað um alt
kann hyggja eftir eg haldi sjálvur a at skal man broytir á tíorna so eg mann heldur at fa inna sosiala og gávum at gera tað og heldur enn enn á hesum takk fyri takk fyroer t mesen ger so væl takk fyri hja landsstýrismaðuri tí hetta tað er hetta við hesum berintøknum tað er eingin iðug ímóti alintøkurnar sum bera bartuskipanini uppi men lansstýrismaðurin hevur nevnt á nakrar ferð men hann hevur ikki gjørt ta broytingina er tað ein serliga orsøk til at mann ikki heru gjørt ta broytingina tað er sjlvundis ikki líka lætt at taka ein prosentpartur av b-intøkum tí tær svinga so nógv men hevur landsstýrismaðurin vurderað um tað er ein ein skilagóður máti at gera tað upp á so hes at tær høgu b-intøkurnar sum tekniska tryggingarnar betala eitt sindur meira inn í skipanina enn hesar fimm hundrað krónurar sum jú er ein ótrúliga bílig trygging fyri at fáa fimmogtjúgu túsund útu mánaðinir sum hava havi brúk fyri tí takk fyri takk fyri ger so væl helgi eg ra forhasen
hara formaður ja tað tað ikki gjørt broytingin hjá tigursjóvandanum
ein prioriteringsspurningur altso vit arbeiða við rættiliga nógvum málum í løtuni og og og so so bíðar mann við onkrum sum mann ikki hevur hevur tíð til beint nú o so tekur mann tað kanska í næstu ting setu so tað er ligur ikki annað vití í ein tíð men eg haldi at hetta er absolutt nakað sum vit eiga at gera tað haldi eg at eg og spyrjararn eru púra samd at at at vit oftat tikið hesi gjøldini frá øllum inntøkum ikki bara frá áinikki bara áinntøkum men sjálvandi eru onkrar avbjóðingar í tí eisini hvat eru beinntøka hvat hvat er løn og hvat er er annað og tað er tað sum altíð er er trupult við begintøkum tað er ringt at vita hvat er hvat er inntøkan hjá tí einstaka og hvat er hjá hjá virkinum taer ofta vil tað blanda saman men tað ivist iki at tað finnast loysnir a tí so so tað er absolutt nakað vit eigat hyggja eftir takk fyri takk fyri so er tað edvar jacobsen ger so væl takk fyri hara formaður nú nú spyr mann tú skalt mn arbeiðs arbeiðis skipan hvør skal hava inn og hvør skal betala út
landsdømi sær er tað soleiðis at
tú ert undir útbúgving so er tað innan fyri nøkur stór hrtú betalir kanska ein eina eina eina lítlu upphædd inn í eitt felag sum tú ert set partur av soleiðis at tú hevur møguleika fyri at tekna teg í tá ð tú ert liðugur men vit sn akiki um tær stóru upphæddirnar tá stendur tað at tú fært eftir førimunini so tað tað lýsir eitt sindur um sum in sum tað var ein sosial skipan men tað er ein arbeiðsleysskipan menmen tað liggur kanska nokk tætt upp á tí sum tú fekst undir lesstina sum tú kanst fáa inntil tú funnið ett starv so tá tá men tá hama eitstir palt eitt lít sindur inn og og tað er eg spurt mógum hvør skal tala inn hvussu skulditað hanga saman men men tað kundi kanska fylgt við tá tey komu heim so høvdu tey møguligat havt eitt sindur lættari við at komið heim at leita sær eftir arbeiði enn tað tey kanska leita niðri tí har takk fyri helgi abramsen ger so væl harra formaður ja eg kenni ikki so væl til skipanirnar uttanlands men men tann grundleggjandi spurningin e sjálvandi skal tað vera arbeiðsarbeiðsmarknaðarskipan hvar ið
inngjald og útgjald beinleiðmátta samsvari ella skal tú sosialskipa hvar tú fært fult út
spurningur um mann kann sjálvandi forsvara bæði eg haldi bara an skal vra púra greiður hvat er mann hvat er mann hevur við at gera og og eg helli til at vit hava eina arbeiðsmarknaðarskipan á hesum økinum men at har sum tørv er á øðrum loysnum at mann so ger tað innan fyri sosial

ja takk fyri harra formaður ja tað er hetta uppskotið frá frájavnaðarflokkinum um um arbeiðsloysskipanina og og barsisskipanina og hesi tingini haldi eg treingja til regluliga at vera eftirhukd tí at tað er ikki sikkurt at at øll tingini eru so øgiliga góð í í verandi skipan øhheg eri samdur við millum annað landsstýrismannin í at at mann skal gera sær greitt um an hetta er um mann ynskir at bihalda hetta sum ein arbeiðsmarknaðarskipan ella mann vil hava illa mn mánn má halda mnn má halda tingini atskild soleiðis at tey tey sum arbeiðsmarknaður tingini eru fyri seg og so vissi mann ynskir at stuðla onkrum øðrum jamen so ger mann tað í almanna leiggávu øhtað sum fær meg at taka orðið til til hesa viðgerðina her tað er tí at als er á breddanum

er jú ein arbeiðsmarknaða skipan har sum arbeiðsmarknaðurin hjá okum øbetalir inn av síni inntøku og so eigur tey sum betala inn sjálvandi eisini at fáa í sama máta fáa útaftur og eg dugi bara ikki at síggja hví ið tær treytinar fyri at fáa útaftur úr hesi skipanini eru so heilt ótrúliga ymiskar fyri hvørjum samfelagslagi tú ferðast í føroyum tí at millum annað hava vit eina kunngerð sum sum viðgerð ella sum sum útgjald til fiskimenn kann latast eftir og tann kunngerðin er burturúr nógv verri inn hvat ið øll onnur fáa treytir sum sum øll onnur fáa tann kunngerðin eg gjørd í tvey túsund og níggju eg haldi tað er jóhandal sum hevur lýst hana ta tað tíðarskeiðið sum tá var og har eru nøkur viðurskiftir sum eru heilt burturvið altso visttað eg til dømis er eineitt partrolarapar har sum ein fær a havarí báturin liggur í tríggjar mánaðar ja men altso so fær bara tann ta tann manningin sum er umborð á tí skipinum sum fær havarí ikki av maðkarunum hjá hjá tí sum fær havarí sjálvt um allir blíva arbeiðsleysi sjo fær bara onnur manningin útgjald frá aldsskipanini tað er tað er heilt ótrúliga órættvíst tí at hinir hinir menninir veju liggjandi í tríggjar mánaðir við ongari løn er tað ein góð skipan har sum mannbetalir inn og ikki fara út aftur øh harafturat fáa øll tey sum eru fevnd av aldsskipanini øhpening frá í seinasta lagi tíggjunda degi at tey gerast arbeiðsleyðir men hetta er ikki galdandi fyri fiskimenn nei teir fáa frá ikki fyrr enn frá tretivundadegi ikki frá fyrr enn frá tretivunda degi fáa fiskimenn útgjald úr alds er hetta rímiligt hví eru so ymiskar treytir millum vanligt fólk arbeiðsfólk á á landi og arbeiðsfólk á sjónum ja tað er tað er spurningurin øh vanligt fólk sum arbeiða á landi tey hava rætt til at fáa arbeiðsloysistuðul í kanska eitt ár vist taðt blíva við at vera arbeiðsleys hvussu leingi hava sjómenn rætt til at fáa arbeiðsloysstuðul trýss dagar trýss dagar og tú fær ikki meir enn tað trýss dagar kunnu sjómenn fáa og øll onnur fáa í eitt ár vís tað skal vera hví er sovorðin órættur inni í hesum og so eisini tað upphæddin sum ein fiskimaður hevur møguleika at fáa út í forhold til tað sum tað sum øll onnur fáa er nógv minni tað er grein fimm stykki tvey í kundgerðini sum ásetar hvussu nógvan fiskimaður kann fáa í útgjaldið hetta víkir skilliga frá teimum reglunum sum allir aðrir samfelagsbólkar virka undir eg haldi sjálvur ati vit mugu umhugsa hesi viðurskiftimi hvussu vit gera hetta her tí at vit hava altso hendan samfelagsbólkin í dag sum eitur fiskimenn sum als ikki fáa nøktandi kor úr hesi skipanini vit mugu antin broyta skipanina soleiðis at teir fáa tað sum javnstillast við við hini sum eru í skipanini illa mugu vit gera tað at vit siga veitst hvat tit betala ikki eitt oyra inn í hesa skipanina at fiskimenn eru undantiknir at betala inn tí teir hava altso ein grunn í dag sum teir kunnu øhgera soleiðis at teir fáa útgjald út nevnliga trygdargrunnurin visi tað var
monteir vóru undantiknir at betala inn í aldsgrunnin øh so kundu teir
ingi úr trygdagrunnini staðin fyri tí tær betala í har allíkavæl tað er ikki rættvíst at mann setur so harðar treytir fyri ein samfelagsbólk at fáa úr albsgrunnunum tá ið øll onnur hava nógv lempurligar treytir at fáa úr brunnunum tú viðmerktir garðin tí at tú er ódvað jakobsen ger so vælhvørjar formaður akkurát tað er tær sum brandt sandoyar inni á sum mann kann undra meg eisini tað er tær her við at arbeiðsfólk á landi tosa mann um tíggju dagar men ein heilur máni til til sjófólk og í onkuntíð snakkum tað fyrr so sigur mann tað at ja mann mann sigur ein máni tí at møguliga er báturin á beting og og og so og so kann mann ikki siga fólki upp og mann má rokna við at tað tekur hasa tíðina eg hugsi onkuntíð eitt sindur um tað hvat er tað fyri nakað vist mann hevur sagt fólki upp á einum fiskipi hví skal tað ikki ganga tíggju dagar saman sum gjøri

eitt her við at mann fær í trýss dagar altso øllum førum onkur sigur nú at tak kanska ger eg veit iku um lógin er broytt hetta er hvussu r tað sum eg fann tað av seinasta eg hugdi eftir henni men tað kanngottfer hen er broytt men eg undri meg at tað ikki eri líka fyri báðar partar altsoá ið mann er uppsagdur so skuldu bæði jatakk ger so væl brannusamdur takk fyri hara formaður nú er tað haldi eg soleiðis at um so er at fiskimenninir verða uppsagdir visu tað verðar uppsagdir beinanvegin frá fyrsta dagar so ganga tær tíggju dagar so kunnu teir fáa problemið er tað at har sum teir ikki verða uppsagdir og altso tað tað er eingin grund til at siga eina manning upp sjálvt um eitt eitt skip fara at hava rí tí at at tú blívur av við manningina altso hetta er hetta er spesialarbeiðir hetta er ikki bara onkur sum kann koma umborð á skip og bøtatrol og og og og kasta kastastrandarar og og annað altso tað er tað er tað er spesialarbeiði vit snakka um og tað er altso tað er ikki serliga smart um so er av skuldu laga treytirnar til soleiðis at teir noyðast at verða uppsagdir tí at sigur tú eina eina eina manning upp so at tú onga
trygd fyri at tú fær eina brúkuliga rímiliga manning aftur tá ið tíðarskeiðið er farið og skipið skal drifta aftur
ja takk so er tað hendrigoldf viðmerking ger su væl j harra formaður nú hugdi eg eitt sindur eftir eg havri formaðurfyrinógvum ári síðani í sáttmálan millum reiðarafelagið og fiskimannafelagið er ein avtala um at reiðarin í reiðari feli skal tekna eina rakstrartapstrygging sum hon eitur og hon endur tað verður endurgoldið aftaná fjúrtan dagar visreiðaríið boðar frá teir fjúrtan dagar eru farnir at skipi fer ikki út aftur ella eg hevur havarí so verður tað bakkað fram til átta dagar áttanda dagin altso so so fáa tað frá áttanda degi og hálvfems dagar fram og tað er í sáttmálanm millum fiskimannafelagið og reiðararfelagir at reiðaríið skal tekna hesar her sum teir sum teir rópa fyri

og tað er altso vist skipið fer út um fjúrtan dagar so er tað bakkað fram til áttanda dagir tað er í gildi og stendur í sáttmálanm eisini afturat jgersu væl brasamdur ja um so er at teir eru tryggjaðar av eini sovnartrygging so er væl eingin grund so er væl eingin grund til at teir yvirhøvur betala inni í aldrin tí at so hava teir ikki møguleika at fáa naka úr altro allíkavæl so sum sjálv fylgir til tað hvtta hvetta alshjaldi tí tað tað eru jú eingin meining í at betala inn til eina skipan sum tú ikki hevur nakra grund til ella hevur nakan møguleika fyri at fáa útúr aftur so sjálvfylgiligt eiga vit at í mínari verð eiga vit at lempa treytirnar soleiðis at tað verður nemmari hjá manningunum at fáa úr aldsgrunninum sekundert eiga vit at taka og siga e veitst hvat tit eru slektki umfataðir avals yvirhøvur ttit fáa einki útgjald tit fáa tit betala heldur einki í grunnin so kunnu teir skipa síni egnu viðurskifti gjøgnum trygdargrunnin soleiðis at teir fáa eina nøktandi skipan har eg veit at hetta er eitt stórt problem eg veit at heta r eii problem so øgiliga nógvir siglandi menn hava rætt seg í altso tað er ikki bara bara at taka tríggjar mánaðir burtur úr einum einum einum tíðarskeiði við hýru tú tú tú ferðaðisun av av slíkum takk fyri

til viðgerðar uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum um at tryggja eitt minstøútgjald úr úr almennum ella úr úr grunnunum sosialum grunnum og eg haldi fatska tað er gott at uppskotið er lagt fram tí so ella so so skal mannfrá tí til aðra taka og viðgera teir grunnarnar sum okur arbeiða undir teir verðu teir grunnarnir sum viðkoma teimum flestu familjunum

aldsgrunnurin hann bleiv hann bleiv settar á stovn aftan á størsta kreppu sum hevu verið í føroyum í í nýggjari tíð aftaná kreppun í tveyoghálvfems tá var tað neyðugt at fáa eina tryggingarskipan sum mann ikki hevði havt í forvegin mergenerelsa haldi eg tað er viktigt at mann tekur upp til viðgerðar hvat hvussu hvussu skipar mann sovorðnar grunnar tað hevur verið nevnt av av teimum allarflestu her í dag at hetta her er er arbeiðsmarknaðar skipanir og og og tað eta eisini tað verður tað eri suldariskt inngjald og so útgjald eftir eftir eftir tað sum eftir tí sum tú eigur

hevur nevnt í viðmerkingunum til ett til hetta uppskotið til samtyktar til dømis tey lesandi eg

altso tá ið ein sum hevur lisið er ferdigur at lesa so skiftir hann status frá at verða lesandi til at vera arbeiðssøkjandi øí tíðini hann hevur lisið so fær hann einstudning til at kunna uppihalda lívina í til sum fyrbers svara til at fáa simptan mata vorðið og kanska kunna betala eina leiðir og tá ið viðkomandi so ferdigur at lesa jamen so missir hann tann stuðulin og tað er ikki altíð at tú kanst fara út direktar frá lestkrnai og finna eitt arbeiða í dag kanma tað gott tí í dag er tað ein hákonjuktur og hevu tað verið tað í nokk so nógv ár men okur kunnu fyristilla oykkum at um korona støðan sum okur er í nú heldur áfram í eitt ár afturat so er tað absolutt eingin automatikkur í at tá ið tú ert ferdigur at lesa at tú fer at arbeiða fyr tannskyld so skalt tú ikki hava status sum ja sum einki tú er ikki lesandi tú ikki á arbeiðsmarknaðinum hvat ert tú so jú mín meting er tann at tá ið tú ferdigur at lesa og er blivin arbeiðssøkjandi so ert tú ein partur av arbeiðsmarknaðinum

til eina ella aðra veiting skal hon vera sosial ella skal hon koma úír als tað er so spurningurin og tað haldi okur burdi tikið at faska eitt orðaskifti inni her um hvussu skal mann skipasviðurskiftini aðrastaðni hevur mann langsjani avmátte handa trupulleikan tey allarallarflestu lesandi í dag tey tey betala fast inn í ákassan hvønn einasta mánað av sínum aldsgjaldi og eru sostatt ryggjaði tá ið tað er liðug at lesa so fáa tey ikki eina fulla upphædd burtur úr ákasan men tey fáa so mikið at tey hava verið mat á borðið og møgulivíst til eina leiða eisini

og pasa diskusiónina taka okur slekk í føroyum okur siga bara tað hetta er ein arbeiðsmarknaðarskipan visti tú ikki verðið partur av arbeiðsmarknaðin ikki betalt inn so færtað einki ókey hvat skalt tú so ligið æl jú so var tað kanska vinir og kenningar taer mamman og pápi tað er men er tað veruligt er tað í ordan tá ið tú faktisk ert partur av arbeiðsmarknaðinum nei gur ey tað er ikki í ordan

tað var høvuðssheidtur tað sum eg hevði at sigað um um um aldsskipanina og eg eri samdur við brandi sandoy sum hevur nevnt fiskimennirnar fleiri ferðirnar at at tann skipanin sum er galdandi fyri fiskimenn viðvírkjandi als sjálvandi skal hon taka upp takast upp til rivisión tað at at okur høvdu eina setti eina aldsskipan í í í í í gongd í nítjanhundaðogtryoghálvfems tað ber tí ik at hon skal vera statisk og hon hon er alment galdandi altso út til allar evieik sjálvandi skulu okur taka tað upp her í tinginum og kunna vurdera og

ja takk so er tað viðmerkingar edva jacobsen ger so vælmaður
eitt sum er á rúansum nevndi tað var akkurát teg tær við arbeiðssøkjandi
og tað eru bara enn fleiri enn kanska fyri nokk o nógvum árum síðani sum sum taka eina útbúgving tað er nakað sum veksur og akkurát hett her við at skipanir eru annaðleiðis uttan um okkum vil so gera tað tá teir útlárir serliga í teimum støðunum hvar ið arbeiðis hvar tað ikki blívur so lætt at fáa eitt arbeiði so vilja tey heldur velja at vera í tí umhvørvinum sum tey hava lært í við tey nú hava lisið uttanlanda og verða at finna sær arbeiði har tí har fær mann fyri tað skal igera ta ógvusliga upphæddin tað haldi eg ikki men men at klára seg við inntil mann or fingið eitt arbeiði tað er harmiligt at tað ikki kann flyta við onkursvegna at at skipanirnir spæla saman soleis at tey eisini kundu havt møguleikar fyriat koma her heim at funni sær arbeiði og harvið havt lættari við at kom aftur til sína uppruna har sum tey koma frá so man kann skjótt útflyta arbeiðsmegi pá handan mátan jatakk
tað ger so væl era ljóðinsen takk fyri at formaður
tað er júst tað er júst tað eva jakobset tað at okur hava ein bólk av fólki og tað er sum sum sumspyrjarin sigur ta er tað er øgiliga nógv í dag sum taka eina útbúgving rættiliga nógv okur kunnu ikki siga við tey aftaná tykur eru ferdig at lesa so eru tykur fíggjarliga persónarmond grata tað ber sel ekki til hin vegin so skuldi mann stuðla upp undir at tey betaltu líka frá tí at tey byrja at byrja at lesa at tey betala inn hesa tryggingina í í í arbeiðsloysskipanini soleiðis at tá ið tey eru ferlig um tað gerst neyðugt altíð um tað gerst neyðugt er nakað arbeiði at fáa so fáa tey arbeiða men tað er har tað er har sum okur okurhaldi eg ketanhoppar av hjá mær tað er tað at okur okur stinga bara høvdini í sandin og so sigu okur nei vist tú iki petalit inn fær ta einki út tað bertað bersk til at behandla fólk upáhandan mátan og serliga serliga tað at tá ið tú er ferdilig at lesa at tá skiftir tú status frá at
verða lesandi til at verða arbeiðssøkjandi og eitt arbeiðssøkjandi so er tú partur av
arbeiðsmarknaðin takk fyrihara formaðu ja takk næstu s vóru orðini so er næstur at røða aksel ve johannesen ger sovæl ja takk fyri harra formaður til viggerðar er eitt uppskot frá javnaðarflokkinum tað er eitt uppskot til samtyktar sum er soljóðandi løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot ið tryggjar fólki eitt minsta útgjald úr arbeiðsloyvsskipanini og barsilsskipanini og sum av ymsum orsøkum detta niðr ímillum hesar skipanar øh lat meg me siga at eg eri samdur við fleiri av teimum sum hava havt orðið frammanundan millum annað erhard joensen og sjálvandi eisini ingilín ditressen strøm sum legði uppskotið fram vegna javnaðarflokkin øhso har ta eg skal siga at t at tað eur rættiliga stóran týdning frá okkum í javnaðarflokkinum at rættindi og skyldur fylgjast at altskylt av tann hátt at mann kann ikki hava nøkur rættindi uttan mann eisini hevur oin skyldi tað ger s eisini galdandi kemur til barcilsskipanina og tá tað kemur til tilarbeiðsleisskipanina
í tí liggur at mann kann ikki
ikki vera tøkur á arbeiðsmarknaðinum og fáa úr arbeiðsskipanini ella mann kann ikki lata vera við at betala inn í skipanirnar og fáa út mán má betala inn og so fáa út umann fáa tøkur á arbeiðsmarknaðinum so kann mann fáa eitt útgjald men støðan í dag er tann at vit síggja fleiri fleiri fólk detta nir ímillum hesar skipanirnar bæði arbeiðsskipanina og barsilsskipanina tað kann vera um vit fyrst taka tey lesandi so kann að vera lesandi fólk sum eru lesandi og so er tey liðug við útbúgvingina men fáa einki starv ella sum tað eisini er oftani at lesandi at tey leggja tað soleiðis tí rætt
óttist at tey fáa barn tá tey liðu við leysnaðin og fara seg drekta í barcel men av tí tú skjótt nakra inntøku so kundi tú helgi fáa nakra
úr barsisskipanum tí dætta taðn ímillum skipanirnar kunnu koma rættiliga illa fyri tá hevur mann so møguleika at fáa forsorg men hareru treytirnar at ann ikki eigur nakrar uppsparing ver enn størri enn tretivu túsund krónur fyri at fáa so tað man einki ella atmn ikk hevur ein hjúnaðarfelaga sum hevur eina rímiliga ávísa inntøku so sær mann heldur einki so hasin fólkini kunnu koma heilt illa fyri og tað kan vit til dømis tímalønt so er tað oftan soleiðis at tá ið ein fi fyritøka fer át knórranum so ferð hann oftan ikki bara frá degi til dags tað kann vera ein fyritøka sum evur væl rikin og fíggjarliga væl fyri í nógv ár og eitt starvsfólk sum hevr verið í tí fyritøkuni og hevur havt eina góða løn og betalt fast inn bæði barsilsskipanina og í arbeiðsloysskipanina men so kemur fyritøkan í fíggjarligar trupulleikar men hon roynir at havra undan men tað seinasta tólv mánaðarskeiði hevr taðkanska ikki verið so nógv arbeiði ikki so nógvar tímar sum viðkomandi fingið og so fær fyritøkan á knøranum og fólkið starvsfólkinum sendi arbeiðsloysi tá byggji mann á inntøkunam seinastu tólv mánaðirnir sum tá kann havi veri rættiliga svikalig tí fyritøkan er havt trupulleikar og tí verður útgjaldið óvanliga lágt og so mikið lákt at hesin tímaløynti at að ikkinok tal at liva av so tað sum uppskotið leggur upp til tað er at hetta er endar arbeiðsmarknaðarskipan halda vist halda fast í á landsstýrismaðurin skal taka partarnir í arbeiðsmarknaðurin við ká man gera broytingar bæði í barciskipanini og í í í arbeiðslovsskipanini men mann hevur eitt minsta útgjald bæði í arbeiðsloyvsskipanini og í barsisskipanini sum fólk kunnu liva av hmen sjálvandi skulu fólk rinda inn tað vil siga at tey sum í dag eru í arbeiðsmarknaðinum hava veri arbeiðsmarknaðin sjálvt um tey kanska ikki havt so stóra inntøku seinasta tólmanaskeiði so rindateygin essindur eisini barsilsskipanan lesandi rindta ikki inn í dag um har kann mann gera eina skipan ein tryggingarskipan sum mann hevur sjálvstøðuog vinnurekandi man hevur tað eisini fyri fyri binntøkur nokka teknasena trygging og visti so beint eftir lesturnaðin annarhvørt verðir arbeiðsleysur ella verið við barn so hevur tú møguleika at fáa tað útgjald um tú goldi hesa tryggingina tann skipanin er til dømis í danmark nú havi eg sjálvur tikið eina útbúgving í danmark og frá tí degi mann kom á útbúgvingarstovnin so fekk mann møguleika at melda seg inn í tað fakfelagið sum sum mín útbúgving koyrd undir og tað gjørdi eg so fekk mans kunnandi ella kunning alla tíðina at tá tú verur
miður at lesa um tú teknar ein trygging eg halda seks mánaðir
áðrenn mann var liðugur at lesa so kanst tú eisini fáa arbeiðsloysnustuðu frá hasum fakfelagnum undir teknaðistatryggingina og tað gjørdu tey flestu lesandi tí øll vóru sindur ótrygg um mann fekk arbeiðið beinan vegin tá mann var liðugur lesnaðin tað kundi vera tílík skipað fyri føroyskt lesandi eisini at meðan mann lesur kann mann tekna eina trygging tríggjar seksogtólvmánaðar áðrenn og hevur mann teknað tað so kann mann eisini fáa eitt útgjald um mann tekna tryggingina á goldræna so eg var javnstillaður við millum annað sjástur vinnurekandi og b inntøkur og so heldur mann eisini
sippu at rættin er skyldur fylgjast at

tað sum man eisini skal hugsa um ku an tekar lesandi so er ofta heilt ung fólk til dømis taka ein ein sjúkraræktarfrøðing sum er fýraogtjúgu ár tá viðkomandi ver liðug at lesa sum viðkomandi kanska ikki goldið so nógv inn í barsilsskipanina og so nógv inn í í arbeiðsloysskipanina orsakað av sínum unga aldri men viðkomandi hevur altso fýraogtjúgu ár og skal á pensjón tá viðkomandi sjeyogtrýss ár kalt eg skalt betala í í eini meirðen fjøruti ár inn í skipanina framyvir og tí nú viðkomandi kanska sum ung nýggj barnafamilja hevur tørv á at fáa okkurt úr barsilsskipanini so eg hadiað er ógvar argumentir fyri uma hygga eftir skipanini ikki tí eg haldi bæði barsilsskipanin og arbeiðsloivsskipanir hava verið fantastiskar góðar fyri tað samfelagið og fyri nógvar borgarar sum hava tørv á barslu og
eg komin illa fyri o vórðun arbeiðsleys men man kan altíð hyggja eftir um mnnkansn gea na betur landsýrismaðurin var inni á hetta her ja men vistu mann fær eitt sindur meira enn hvat mann hevur rætt til sum hyggur bara eitt hygu efr tólv mánaðumar á tíðarskeiðnum so hongur skipanin ikki ordliga saman sum lívur ittsindr ein sosial skipan og ikki á ein eini arbeiðsmarknaðarskipan eg eri kki heilt samdur

og hyggur mann eftir skipaninum í dag so hangar tær heldur ikki ordiliga saman til dømis vi taka bcskipanina so rindar tey sum hava binntøku og tey sum hava sjálvsti vinnulekandi fimm hundrað krónur um mánaðin tað er munandi minni enn hvatn vanliga arbeiðsinntøkan rindar men tey hava rætt til fult útgjald tað sama er barnselsskipanin rindar eit sindur meira inn

tí kann mann eisini gott fara inn og siga at tað e eitt lægsta mark bæði fyri bæði barsisskipanini og í arbeiðsloyvaskipani sum tryggjar at øll hava nakað at liva av um tað annarvrt verða arbeiðsleys ella gerast við barn og tað er tað sum og eg vóni at at glíhóvi meg hvussu her í tingsalinum at tað er rímiligur positiv undirtøka fyri fyri uppskotunum um tað skal vera akkurát soleiðis sum vil skriva tað í uppskoti samtyktar tað sigi eg ikki men tað verður fínt um løgtingið kundi samt um at fer at hyggja efir hesum her og landssmar a tók partin av arbeiðsmarknaðin inn og hugdi eftir hvussu kunnu vit gera skipanina enn betur soleiðis at at summi fólk sum hava rættla stóran tørv á akrade skipanina ikki dettarnar ímillum framúr takk fyri harra ja takk so er ta viðmerkingar ingilin didrissenstrøm ger sovæl takk fyri harra formaður ja nú aksel v johannsen kemur eitt sindur inn á hetta her við við arbeiðsmarknaðarskipan og sosialum skipanum kanska tey sum hava verið funnist eitt sindur ella ikki funnið at men hava veriðmeira negativ ív móti uppskotinum í dag hava snakkað øgiliga nógv um at ja tað ljóðar eitt sindur sum at mann opna slúsurnar og nú skulu øll óðansæð um um tey arbeiða ella ikki arbeiða at fáa útgjaldið úr hesum grunninum men tað er ikki tað sum mann leggur upp til í hesium her uppskotinum hjá okkum kundi hugsað at aksel greiddi eitt sindur nærri frá akkurát tí og eitt afturat tað var hetta við at tað ljóðar sum at mann fer undir at gera eina nýggja barsilsskipan at mann í øllum førum fór at gera øgiliga stórar broytingar og at tað skal vera mín áheitan at mann tekur alt tað politiska landslagið við tá saman við arbeiðsmarknaðinu setti seg niður og gera eina skipan sum fer at halda í longri tíð enn bara seytjan tingfólk sum atkvøða fyri einai slíka skipan takk fyri harra jatakk so ertað aksel johannesen gersu væl ja eeg haldi altso sum sum ver eitt sinur inni á te grundleggjari heta her at skyldu rættindí fylgjast at tað vil siga at skalt tú hava arbeiðsír skipanini so skalt t hva goldið okkurt inn ella goldi eina trygging mat saa goldið e inn og so kalt va arbeiðstøkur sjólands skalt tú vera tað tavil siga at fólk sum ikki ætla sær arbeiða o ikki hava goldið inn tey hava ikki rætt til at fáa tað tí t so hevur mann ikki havt tær skyldurnar sum mann skal hava fyriat hva rættindin men ein bólkur sum kanska fell eitt indur uttan fyri tað tað er lesandi men har kann mann gera hana skipan fyri tey ts tey tekn eina trygging so kundi tað verða fevnd av hesum her tí tet sigt man eisini goldið inn

erlíkasum kjarnin í tí sum uppkoti leggur upp til men sjálvandi vilja vit tosa við onnur um ger eina semju um hett her og eg vili dansa mær fer at arbeiða við hesum her so vili javnaðarflokkurin gjarna luttøka konstruktivt og tað sum er týdning eisini haldi at mnn tekur partarir av arbeiðsmarknaðin við tí tað er hóast alt tey sum eiga hesar skipanirnar sjálvt um tað erar lógar regulera í løgtinginum soleiðs at tey eisini fáa fáa nøkur ella sett sínir fingramerki á hesi uppskoti framyvir eisini takfyrjatakk so er ta heðensagriasen sra viðmerking gersuvæl takk fyri harar formaður ø eg haldi het tað er rættiliga relevant tað sum sum akseli johannesen verður inni á og fleiri at at mann hevur eina skipan til at til dømis tá mann er liðugur at lesa at tá tá vistmann lesur uttanlanda til dømis so so kanst tú hvussu koma heim tí tað r tað sum vit ynskja at at ungdørin kemur heim afur til føroyar og tú sjálvandi visti tú einki hevur at fara til og heldur onga skipan so kemur tú ikki tí at tú skalt tú hava pengar fyri okum at liva og upp á tann mátan og kemur tú ikki heim so er tað eisini nokk so trupult at fáa arbeiði tí haldi at tað er gott at mann tekur ta upp til viðgerðar og eg haldi eisini at mann snakkar um barsilsskipanina so vit haga kanska eit tað besta sum er hent tá iðmann tosar um tann privata arbeiðsgevaran og og vinnuna at tú hevur eina skipan sum vit kenna í dag og at tá tú fert í barsil at tá hevur tú eina skipan tað sama er tað í sambandi við við við hesa her hesa her skipanina tí er hetta faktiskt púra relevant og tað er rætt at mann tekur tð upp og viðger broytingar sum eru neyðugar at ja takk gerso væl akselvi johannesen taðe var rætt sum hevði hevði sagarease inni á eg kenni eisini fleiri fólk sum hava tikið útbúgvin í danmark og so hava tey teima a tað soleiðis at nú verður konan liðug við útbúgvingina so skuluvit hava e barn tí tað passar væl og so skal man sita heinur føroyar n sjálvt um konan kanska havt inntøka í danmark sum ikki havt naka inntøkur í føroyum og heur tú ikki rættilat fá nøka útgjald so tað onkurtíð etist aftur tí tað rætta at fá útgjaldt í danmark og koma ikki heim og tað er vandi fyri at tey sletti virhøva ikki koma heim tí tey kanska fylla til ella børnini fella til í danmark og sovíðari men eg hali tað e viktigt atey rinda inn tí kund tað isinihara tilboð fyri tey at tit tað seinasta árin tey lesa ella meðan tey lesa rinda tryggingargjald so erutey fevnd av skipanini tá teg koma heim takkfyrihara formaðurja takk so er næstur at røða landsýrsmaðurin í vinnmállinum helgiabansen ger so

harra forrmaðu hetta er baira ein sora lítil viðmerking tá ið tað nú verður sagt at vit mugu ikki vit kund ikki sleppa fólki upp á fjall øh so er tað sjávandi nakað sum sum eingin kanvera ósamdur í at sjálvandi skulu vit lofta øllum sotann stóri spurningurin hesa skipanina ella at vit skulu ta ljóða vekk nú

stórur spurningurin blívur sjávandi um vit skulu brúka hesa skipanina ella eina aðra skipan t skulu brúka arbeiðsmarknaðarskipanina ella it skul it brúka eina eina sosiala skipan tail tað og tað er tað er væl tað sum er spurningurin og og nú verður sagt at at lesandi kuldu rinda eitt sindur inn meðan tey lesa og og so att rætt tilat fáaeitt sindur út tað er tað er sjálvandi fínt men men so skal mnbara vitað áðren a so hava tey teir pengarnir minni at liva at meðan að lesa men tað er so tað er so nakað sum mann kann kann kann eg leggja aftir rættis eg hel teg sjálvur til at at vit brúka sosiala upgávuna til akkurát tann partin men tað er so ben spurningur hvussu mann hvussu mann hvat mann velur so hvat loist man velur men eg eri púra samdur tí ta akselbe johannesen nevnir hettaher við við beinntøkun at tað er ein ein eini ein trupulleiki at at tað blívur rættiliga altso eitt eitt er tað hann nevnir lutfallið ímillum hvat hvatið eini binntøka fær út og eini ainntøka far út men meira tað at at tað er ein frívilig trygging har haldi eg at at tað átti at verið soeistinar at vit staða fyri at siga ainntøku sum kalla tú bara løn so so ringdar tú inn av løn sum tú fært líkamikið sum eti aintøku ella beintøku so ert tú tryggjaður eisini bæði fyri bæði í barsisgjaldinum og viðella bæði fyri barsil og fyri arbeiðsloysi nei eg eri eit sindur bangin fyri ta at mann fer at pilka for nógv við hetta her altso eg sjálvandi skuldi altíð tillaga lóggávur og og og teð skuldu eisini gerat hesar lógirnar eg er bar i sindur bangin fy tá i man fer at pylka so nógv við tær at at skipanirnar líkasum blíva heilt heilt aðrar skipanir og tað er tað sum tað er tað sum faktiskt hendir tá ið vit til dømis viðgera uppskot hvar tú kanst fáa barsispengar uttan at hava barn tú kanst fáa og tú kanst fáa eisini uttan uttan at hava arbeiði altso grundleggjandi er tað tú skal bæði arbeiða og á barn fyri fyri at fáa rætt til barsskipani men tað er nú knappliga inan fyri eina viku hevu m ein uppskot kann mann hvar mann sleppur teimum báðum prinsippunum tað tað tað undrar o tað sigba tá míinir at sa foreldra rættin til barn sjóandi er er er barn til allíkatakk fyri

ja takk so ta ingilin diteksen strøm so a en viðmerking ger su væltakk fyri visu vit skulu fylgja logikkinum hjá landsstýrismanninum so so er taðsoleiðis at tá ið tú hevurið átta eitt barn við ísoing tá hevur tú ikki tá ert tú ikki foreldur át ínum barni ella er tað bara galdandi tá ið tað er samkynt sum eigurer barn við ísoing tí at biologiskt er barnið sum fótt við ísoing líka lítið tengt at einum pápa sum æt einari aðrari

ja takk so er hetta málið avgreitt og fer í vinnunevndina

næsta mál á skrá er løgtingsmál nummar sjeyoghálvtrýss tjúguogtjúgu og tað er uppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin fyri tvey túsund og nítjan formaðuin vil biðja um framsøgufólk

aksel ve johannessen fyri javnaðarflokkin uni rasmussen fyri fólkaflokkin rósa samuenlsen fyri sambandsflokkin og beint á løgu jacobsen fyri tjóðveldi ger so væl uni rasmussen

landsrotnskapurin sum vit skulu viðgera og vit mæla til at samtykkja tað men har eru sjálvandi fleiri viðmerkingar sum løgnsgrannskoðararnir hava við har eisini men allarfyrst so ætli eg mær at

barsilsskipanina tí at vit hava fingið at vita nú aftan á at vit hava lagt hetta her uppskotið fram at har eru feilir í hjá barsilsskipanini í barsisgrunninum og tað sum sær út til at vera har tað er fýra milliónir og hundraðog áttaogfjøruti túsund frá tvey túsund og átjan sum ikki stemmar har og sjey milliónir og hundrað og einogtjúgu túsund fyri nítjan og tað eru tøl sum eru fyri
pengum tað vil siga at tað er ikki komið við rætt í roknskapinum hjá varskrum varskipan so tað vil siga at eginognin stendur í ársbyrjan í á
arr at vera ellivu milliónir og einoghálvfjerðs túsund men vissi hetta var hetta her skuldi verið farið av áðrenn so tað vil siga eginognin oyði faktiskt at vera negativ í starvtin av árinum í ár hundrað og áttaoghálvfems túsund negativ so hatta er sjálvandi ein ógvuliga óheppin og keðiligur feilur sum er komin í harpeint men við at kanna hasi tølini so so sær tað út sum
sum at
at fólkini hava fingið teir røttu pengarnar allíkavæl men tað kundi týtt upp á at har eru feilir í skipanini í programmeringini kanska ella tað tori eg ikki at siga nakað sikkurt um akkurát tann partin men har eru hvussu feilir í sum ger at
at roknskapurin hjá
hjá barsisgrunninum er ikki rættur men allíkavæl so mæla vit til at mann samtykkir hettar allíkavæl tí mann kennir til hendan feilin og um man fær hann rættaigan men so er tað forskeljgar aðrar viðmerkingar sum vit hava og har er millum
man annað hetta her við at brúka pengar meira enn vatt játta
tá hann sigur tað er sjálvandi ógvuliga óheppið hvussu nógv ið er av tíð á hvørjum ári tað er fleiri sum brúka meir pengar enn ta er játtað og so eru tað forkláringar um hví og til dømis blívur tað brúkt hjá landssjúkrahúsinum at tað er rokningar sum
koma so seint til dømis frá ríkigrúsinum sjálvur haldi eg at at sovorðið er ikki gott nokk at mann
í hvussur hava eitt nøkulunda stýr á hvat fyri rokningar fara at koma so sjálvt um mann eisini fær eykajáttan seint upp á ár ella tá í fyrst septembur so so blívur tað brúkt væl meir enn tí eykajáttanina man fær altso visti mann hyggur í mun til ta samlaðu játtanina so er tað kanska ikki stór tøl men visti mann hyggur eftir hvat eykajáttanin er í fleiri førum

í mun til hvat eykajáttanin er so akkurát tað meti eg vera øgiliga óheppið bæði hjá landssjúrahúsinum og eisini suðuroyarsjúkrahúsi og eisini hjá strandferðsluni og heilsutrygd altso her er eru fleiri sum brúka væl meir enn hvat eykajáttanin a hevði tað verið eitt lítið sindur so kanska mann lættari hevði

serliga viðmerking um tað sjálvandi skal mann ongantíð fara upp um játtanina men tað síggja vit at tað hendir ofta

tað var viðgerðastovnurin frælsi á oyði var tað sjálvandi ógvuliga gott endamál sum tað verður gjørt har beint men at mann skal brúka so nógv meir enn játtanin er har tað virkar mær ógvuliga ógvusligt mann fær játta sirka tríggjar komma níggju milliónir og so brúkar mann sirka átta hundrað túsund meir enn hvari játtanin er so prosentvís er tað øgiliga nógv at mann skal brúka so sirka tjúgu prosent meir enn mann hevur fingið

at mann hevur brúkt pengar upp á útbúgving í danmark og útútbúgving í føroyum og at mann hevur eisini brúkt pengar til

men hesi tingini kunnu sjálvandi vera góð at gera men tað er ongantíð í lagi at mann fer at brúka so nógvar pengar uttan hava játtan til tað

og so ætlai eg at koma líka eitt sindur inn á hetta her við kttrygd

at út frá einai kanning sum bleiv gjørd av fíggjarmálaráðnum so so sær tað absolutt ikki gott út við út frá teimum spurningum hesir ymisku stovnarnir hava fingið so er tað verður tað ikki gingið serliga høgt upp í kttrygdina á fleiri støðum sjálvandi vita vit at tað eisini eru fleiri sum hava ordiliga góðar skipanir og og ganga høgt upp í kttrygdina men at tað skal vera so nógv sum tað sær út til ikki at ganga so høgt upp í kttrygdina tað haldi eg er álvarsamt

spurnablaðnum so visti mann hyggur eftir flokking sum er tann fyrsti spurningurin har er tað fimmoghálvtrýss prosent sum siga ja til at hava flokkað

nógv forlákt o og hini fimmogfjøruti prosentini er nei ella at tey ikki hava svarað og og so er tað vága meting har er tað seksogtretivu prosent sum hava stýrað ella hava sagt ja til

gingi up í vága metingina og fýraogtretivu siga nei og tretivu prosent siga at tey a ella svara slektiki upp á tann spurningin um visti mann so hyggur eftir skoðan har er spurningurin um tey hava fingið skoðan í átjan har tað bara tveyogtjúgu prosent sum siga ja trýogfjøruti nei og fimmogtretivu svara ikki hatta var spurningur átta men hinir spurningarnir ímillum har har er tað soleiðis gjøgnumgangandi so eg sirka ein triðingur sum slett ikki svarar uppá spurningarnar so út frá tí haldi eg at tað sær ikki gott út við hvussu mann gongur upp í hetta her við kttrygdini so hetta er

at mann má fáa gjørt meir við at taka sær av kttrygdini oftani virka tað sum at mann gongur høgt upp í kttrygd ella trygd í eila tikið tá tað draga seg um pengar men

persónsupplýsingar av ymiskum slag men sjálvandi her eru sikkurt fleiri stovnar sum ikki hava so

upplýsingar inni so um tað er tann parturin av stovnum sum serliga ikki svarar uppá spurningar tað tað vita vit so ikki so so hetta er ikki ikki so nevnt at gera eina greiða niðurstøðu upp á hesi svarini er hvussu støðan er runt um í landinum men her er hvussur ein alvorligur tendensur til at tað er ikki gott nokk so tað hopi eg at tað verður gjørt meir burturúr at fáa hesi tingini upp áá pláss

sum hava ábyrgdina av kttrygdini á hesum ymisku stovnunum fáa undirvísing í at at hava stýra á tí ella ella mann tekur tann partin frá frá stovnunum til
serfrøðingar at taka sær av kt-trygdini so is at mann kann
vera tryggur á tí økinum her er sjálvandi nógv mann kann taka fatt í av øðrum tingum men eg haldi at eg velji at steðga við hasum men sum sagt so mæla vit til at samtykkja landsráttskapin
góðkennhan soleiðis mann liggur og sjálvandi skulu
táði tingini fáast pál pláss sum sum eg ikki
tað eru í lagi og so er tað aðrar átalur sum eru um ting sum hava verið og mann sær í summum førum at
jat nøkur ting eru komin upp á pláss og og nøkur ting sum ikki eru gjørd nóg nógv við

so er tær viðmerkingar tað eru tvær ger jasurafyri ger so væl ja takk fyri hara formaður ja tað er í samband við hetta her mornýtsluna sum eg serligani festim við sum uni rasmussen eisini nevndi hetta við at frælsið hevur brúkt átta hundrað túsund omanfyri tað sum varð játtað tað vil siga a teir hava brúkt faktiskt tjúgu prosent meira enntei høvdu játta og tað stendur so við í viðmerking at teg havui brúkt eitl annað til til útbúgvingarstarvsfólkm sovorði sum sjálvandi eisini viktigt men eg haldi at a er eisini viktigt at sovorðen ting kom upp á pláss áðrenn mann fer út í eg brúka pengarnar og er tað ein serstak játtan sum e brúk fyri men sum havi brúk fyri eina eykajáttan so hatta ata er simpultenn ikki í ordan at mann hevur brúkt tjúgu prosent meira enn hvat mann hevur fingið játtað takk fyri ja takk ger so væl uni rasmussen ja takk ja eg eri púra samdur at hatta hatta er hvussur nakað sum sum slett ikki er í lagi so akkurát hvat verður gjørt burtur úr tí men vit hava hvussur átalað hattar og og halda atta er alvorligt takk tak sør ta beinta løgið jacobsen ger so væl takakfyri hara formaður eg fegnist um at formarurin hjá løgskrannskoðarana at hann tekur nemliga upp hetta her við meirnýtslu tí at tað er sjálvandi ikki í lagi hvørki hjá almennum stovnum ella hjá felagsskapum ið eru á fíggjarlógini at at tað kemur meirnýtsla fyri eisini hóast talan er um annars góð endamál tí sjálvandi í síðsta enda er hetta pengarnir hjá skattgjaldaranum tað mugu vit sjálvandi hava ølja stóra virðin fyri takkfyri har

jkgersuvæl unnrasusen jtakk ja tað tað er akkurát tað meirnýtsla tað tað vita vit at tað tað hendir av ymiskum orsøkum og viðhvørt er tað kann mann siga rímiliga góðar forkláringar men men tað er ikki í ordan tað tað skal ongantíð tað tað eigur ongantíð at henda so sjálvandi er tað gott at fáa eina frágreiðing hví men men mann skal royna at broyta upp á tey tingini takk fyri

og næstur at røða verður aksel villenson johannesen ger so

til viðgerðar er landsroknskapurin fyri tvey túsun og nítjan góðkenning av tí sama o har eru sum altíð nakrar avfinningar frá landsgrannskoðananum um nøkur ting ella viðurskiftir sum ikki eru góð nokk ella ikki halda seg innan fyri innan fyri lógur og reglugerðir og eitt haldi eg hvussu mann kan taðfesta at nøkur av teimum tingunum afturvendan tingunum blíva færri og færri og tað er at fegnast um men her eru nøkur sum nú hava verið í nøkur ár sum vit koma in seinni sum eigur at gera nakað við og há fokusa meni vst han tekur nøkur ein ting nøgur ting burturúr sum kanska meirnýtslur hava verið og annað so somer tað okkurt sm eg undrast lýssindur á eg skal ei siga teg g skeivt men til dømis tað at løn landtýrismannan har erum mornnýtslan seks hundrað og trýss túsund krónur øll vita hví tað er tí tey høvdu væl seinasta ár og vit fingu eina eitt nýtt landsstýri hvussu tað gamla landsstýrið hava bíðiløn og so eg komu nakrar eyka útreiðslur við tí og tað hevðimann ikki skett av ví fíggjarlógini bara sett til at helvtin av landsstýrinum blívur útskift sum ein vanlivís sær øh sum eg lesur seg í her so hevur løgmanskrivstovan biðið um eina eykajáttan frá fíggjamálaráðnum men fíggjarmálaráðið siga tað er ikki neyðugt at veita eykajáttan tí at tí ati løgmaður hevur sambært stýrismálalógini rætt til at skipa landsstýrið og to r líkamikið um játtan er til staðar ella ikkið tað er nokk rætt ella tað er rætt men spurningurin er tað u mann veita at tað er nakrar eyka útreiðslur sjálvorðin hav løgtingið og biðjur um pengarnar tað vildi eg mett ta hevð veri tað rættasta í hvussusur øh tað er so eitt eitt annað tað er faktiskt eitt eitt málsøki sum eg havi umsitið sum haldi ikki er í lagi í hesum førinum tað er at tað vísir seg at í sambandi við útbygging ella umbygging av tinganesi sum landsverko hevur vegna løgmanskrivsstovuna havt ræði á á játtanini staði fyri umbyggingini har gangi út frá at tcthúsii tað er har sum vinnumálaráðið helt til fyrr og fór út úr settmannta húsið ordiliga stand og so er uttanríkisráðið har nú har henn soeisni keypt nakrar møplar har vísirt at mann mann hevur goldið fýraogtretivu túsund krónur fyri eitt borð ein stól og eina sofu sum ongantíð vórðu leveraði men tað hevurmanns rætt upp á nú og fingið einokretri noti og sum havn jør ta nýggja mannagongdst ikk skan endurtaka seg men tá mann hugsar um at hetta er eitti eit kontór har ta iki so nógvir møplar hóast alt hvussu kann tað seg vera tá mnn skal keypa møplar ella útgerð til eitt skúla ella til tl eitt sjúkrahúsi sovíðari viss eftirlitið so mikið lítið tað tað má mann tryggja at hann hev hevt eftirlit við at tað sum mann keypir og petalir fyri at mann fær tað tað hevur ikkiverið nóg gott í hesum førinum og tað er avfinningarsamt

ta so gott at tepi daga og man hevur rættað tað og tryggja at tað ikki hendir aftur úti í tinganesi tað kann gott henda aðrastaðis samfelagnum ikki hevur góðar mannagongdir øh so er tðeitt annað tað er meirnýtslur eg haldi um vit fara á tíggju ár eitt sindur meira enn tað aftur í tíðina so vóru morgunnýtsluana rættiliga stórar heilt fram til fíggjakleppuna tá í tvey túsund og átta og níggju tað bleiv tað veruliga at stramma í fyri at sleppa av við mornýtslurnar og teir minkaðu rættiliga nógv tað blívu munandi betur men eg havi varhugan av at sjálvt um tað ikki líka ringt sum tarð var fyri tíggju o fimtan árum síðani at tað gongur skeiva vegin í løtuni at tað blíva fleiri og kanska ett sinur størri u mornýtslur og sum hygur efti akurtí tað su er nevnt í hertá rð serliga á heilsuøkinum á næstan tjúgu milliónir bara á heilsuøkinum í monýtslu tað haldi eg ikki er gott nokk og tað eigur mann at stramma upp í og landsýrismaðurin hann er ikki her nú mshevur var av tí økinum at tryggja at tað ikki endurtekur seg tí tað er langt frá gott nokk og eisini veður sagt umaftur umaftur umaftur tað er tá tað kemur til serviðgerð uttanlands at mann kann ikki orlia stýra tí tí at rokningarnar ikki koma til tíðina rokningarnar frá rísjúkrahúsinum o tað er rætt tað at tað var ikki komiða til tíðina og tað er sett ikki nøktandi men tað eigur nái eigur t kuna at gera tað betur enn mann hevui gjørt tað tey seinastu árini øh eg havi sjálvur verið landstýrismaður íheilsumálum tað var støðan tað sama mann fekk ongar rokningar frá riðsjúkrahúsinum og tað virkaði alt meir enna minni fleyg tá kon srvið geð uttanlands og sum hóppa at staðfesta tá ið rokningarnar eina ferð komu langt inn í í tann nýggja árið at tað var stór morðnýtslu tá fór mann inn og veruligan fylgdi við at man hugdi eftir hvørja einastu sjúklingin r sendir av landinum hvat var han sendi til er hann sendi til at skifta eina mjørn til dømis so visti mann hvat kostaði kostar ein bjørn igman e fingið fleiri rokningar fyrr fyri at skiftaand mjørn sum vistimanknbjørn kostaði so koyrdi mann ta inn í eitt ekscellark og fylgdi við tað kostar tað at fáa eina viðgerð fyri lungdar krabbn á ríðsjúkrahúsinum tað visti mann so koyrdi mon tað inn tann mátan fylgdi mann væl við tað gjørdi bæði tað mann visti løkullund taka útreiðslurar fóru at vera men tað gjørdi eisini tað at at við at fylgja væl við som kemurmann inn í tingini sum gott síggja tað at rokka ein rokning fyri ein somu viðgerð kundi gott vera nógv bíligari á skypisjúkrahúsið enn til dømis á ríssjúkrahúsinum ella umvælt so kunduman eisini tilfasta virksemi soleðis atmann sendi sjúklingar til tey sjúkrahúsini sum høvdu ta bíligastu rokningina pá tann máta eisini efektiviserað ellat fáa meira fyri pengarnar so eg haldi tmann kann gera tað betur og man kanikkiblíva við ag bara og skjóta seg undir at rísjúkrahúsið iki sendi rokningar til tíðina og tí fær mann ikki turt tí mann eigur t koma sura tí betur tvey ting sum nú hava verið í nøkur ár sum mann ikki hevur finið ordligupp á pláss tað er aso umlandsgransangan blívur við at finnast at tð er kttrygdarøki ikki generelt hjá tí almenna menna í nøkrum almennu stovnum er tað er tyktin ikki góð nokk og tað haldi at løgmaður sum helt iki er her beint nú men sum tá tað eru fleiri ymisk stovnar uundir ymiskum egallráðum má samskipa og hava eftirlit við og tryggja at at hesi ymisku landstýrisfólkini sum vara av hesum stovnunum fáa atta ppá pláss men tað kund eg spyrja nærri um inni í fíggjarnevndini og eitt annað sum hóast he ver nógv fokus á tí eisini at kritiserað fleiri ferðirnar av landsgrannskoðanim tí eg keypa av vørum tænastum og tað at mann heldur sína egnu ásetingar um tað skal bjóðast út tað vísir seg tíverri at a ikki altíð tað verður gjørt men eg haldi at tann lædsýrsmaðn situr nú í fíggjarmálanum haldi eg heur it indur fokus av tí at tað s skal bjóðast út veru bjóðað út tað skal tað sjálvandi men tíverri vísar seg at tað hendir ikki altíð tað eru okkrar aðrar avfinningar man ær ikki sundur at koma runt um allar meni men
eina seriøsa viðgerð í bíggjarnevndini og vónandi kunnu vit fáa løgmanni næststýrisfólkini og landsgrannskoðararnir inn
hoyringar soleiðis at at vit kunnu saman leggja eina ætlan hvussu vit fáa serliga tað sum er afturvendandi at fáa loyst tað soleiðis tað ikki helst ikki verður ein viðmerking til landskapssárinum til ráðskapin fyri næsta ár takk fyri at formaður takk so er tað viðmerking tað er jaspur langur tær fyrstu gjørt væl ja takk fyri at formaður tað sum er undir meg á lívsindráðið stendur nakað við frá sekstan og seytjan stendur at tú skuldi vera ferðsett á grønu orkuna
setir av til tað men so vísir tað seg at tað var eingin tænasta á keypslagnum
fyri ta tíðarskeiðið veit aksel johannesen at siga hvat talan um tæn hvør tænastan var sum ikki bleiv keypt sum annars skuldi pengar verð settra av til ja takk ger so væl aksul joansen sig iki nei eg dugi ikkiat minnast tað ja takk so er næstu at røða tað verður rósa samelsen ger so væltakk fyri harra formaður sum undanfarni røðarundanfarni røðara hava gjøgnumgingið nógva tíð sum stendur í uppskotinum og eg ætl mæra fa eitt sindur sindur í dúbduna við onkrum av teimum og tað tað serliga tá að kemur til tann partin sum e hvur kttrygda gera
nú fór landsstýrismann í fíggjarmálum út sum menn so eg fái ikki
eg fái iki beint nú sett spurningin til tann su eg ætlaði men tað er soleiðis tað at tað er eitt eitt rundskrift um kttrygd sum fíggjarmálaráðið hevur ábyrgdina av sum er dagført ikki so langar tíð síðani har sum tað liggur nkr ávísa skyldur til hvør einkult aðalráð og tí undrar undrar tað meg nokk so nógv at tá ið tað er svara up á nógva hasum spurningunum har sum tað ikki verður fylt upp upp á tingini at tað áliggur stjórnaráðnum at boða stjórin á stovnim frá at vátta umvátta um trygva trygdarstøðini til dømis og tað skal latastein váttan skal latast til til til til ráðið og enntá stendur tá í í í rundskrivinim at tað skal eisini tað skulu gerast uttan trál tá ið mann eður spurtat verður purt eftir tí at ráðini í sær sjálvum ikki taka uppgávuna í nóg stóran álvur at kanna niðanfyri stovnarnar tað er sjálvandi neyðugt og alneyðugt at haðhava gjørt um rundskrivin verða fylt upp men samstundis so er tað eisini ótrúligani altso alvorligt haldi eg at tað er eg á ráðini sum ikki taka ta uppgávuna í nóg stórum álvara tá iðtað er so nógv sum vísir á at tað ikki kunna svara spurningarnum eftir at iki vita visu man hyggur eftir hvathvat er hent aðrastaðni frá so kunnu vit hyggja eftir málinum hjá merk fyri nøkrum árum síðani har sum tað kostaði tvær milliardir fyri merk av tí at tað t tað bleiv hækkað inn á skipanina hjá teimum á eina eftirmeting bleiv so gjørdur eftir hvat mann kundi gera víðari fyri at tryggja tað at eg kendi aftur menpúra greiðar ásentingar eru at tað er ikki tað at mann kann fyribyrgja at tað hendir aftur men at mann má verða klárur táið tað hendir o eg siga tað tá vit nú fara inn í tann talgilda heimin við við talgild føroyar so er tað ótrúliga umráðandi at vit hava kttrygdina inni á ryggrættin hjá hvønjn einkult starvsfólkum óansak hvar hann arbeiði og tað sum so undrar meg í øllum hesum her eisini tað er tað at landsgrannskoðanin er bara fevnd av landinum og at mann ikki í saman mun setir tað somu krøvini til kommunurnar nú veit at eg flyti meg inn á eitt kanska viðbrekið øki oftani má verður sagt kommunurnar og ábyrgdina av av sær sjálvum og man skal ikki blanda seg men í einari lógarásend vildi eg verðið mett vili vildi mett at mann skuldi sett somu krøv til kommunurnar tá tað kemur til at grannskoðan sum mann ger hjá landinum og ikki minst aftaná at mann hevur koyrti stórar uppgávur út til kommunurnar bæði sum barnavernd og eldraøki har sum landið flytur pengar yvir til kommunurnar at umsita eldraøkið fyri uttan at seta nøkur krøv yvir hvussutað við grannskoðan men mann grannskoðar eftir tí formi sum mann hevur gjørt ella hvusumann ger hjá kommununi tað siga tað tað er fíggjarliga grannskoðan men ikki fíggjarfyrisitingarliga og løgfrøðiligu grannskoðan sjálndi hevur fylgiligt tað er upp til hvør einkult u kommunu samstørv at gera av hvussu mann vil grannskoða men eg loyvi mær at siga at í nógvum førum verður tað ikki gjørt p á sama máta sum tað áleggur landsstovunum at grannskoðari vit hava má kan so kans siga tað tað eru nøkur ting sum verða hildið eygað við tað r innan fyri tað kommunala økið tað er jú dáteftirlitið sum hyggur eftir og kom rættiliga alvorligt út beinanveg tá ið eldurøki lagt út men tá má siga tað tað undrar yvir at tað ikki vóru sigur tað ikki vóru tey krøvini sum bleiv sett aftan á a útlagt sum vísti seg ikki at vera áðrenn tað bleiv lagt út tað siga tað tað var ttað var alt nýtt og og so tey starvsfólkini sum høvdu arbeitt harbeint í fleiri ár tey tað varð nýtt fyri tey at mann skuldi yvirhalda nakrar ásetingar íí í samband við trygd tá ið ofta verður tosað um hvussu vithvussu vituppføra okkum innanfyri talgilda heimin so er tað eitt tað sum hvussu skipanirnar eru hvussu tryggar skipanirnar eru men eingin skipan er tryggjar meir enn hvat ið hvør einkulti persónur hvussuhann ep føror s á netinum og tað er enki ivast í at tað er eisini neyðugt at hyggja í og hyggja o eftir og læra fólk upp hvat tey kunnu og hvat ikki kunnu
serliga hvat ikki kunnu á einum kvadiá hvussu mann kan ferðast úti á
á tí almennu skipanini sum koma tí at meginpartin av teimum koma at tosa ella nógva at hanum koma at tosa saman eg veit væl at undirkervir skal vera trygt tað er skott ímillum skipanirnar men tað skal øliga lítið til at mann kanska fær ein teldupoðs sendandi og opnarhan uttan at vita av at tað er kanska alvorligar fylgir sum kann standast av tí og ikki minst efta her við tað at loyniorðini ikki skulu latast øðrum tað var kanska kanska ikki altíð farið so trangt man kann knn kanska ikki høgt upp í hetta her at ikki at læna eitt loyniorð út til ein annan so tað eru rættiliga alvorlig ting sum skulu lærast í øllum hesum her nú havi eg sjálv prøvað tað av atkommunalum høpi at bæði gera vágarmetingar og at gera skáðannar og ikki fyrr enn tú setir teg niður og arbeiði við skoðanuum og ger vágametarnar so so so stendur tú virkig einari støð var at tú undrarst yvir at ikki er eitt lóg
var ásett krav frá øllum
pørtum eg hevði ynskt at tað skuldu vera ein ein lóg sum segði staðin fyri heldur eina rundskriv sum sigur hvat ið landsins stovnar skulu gera at so at tað varð arbeitt við at siga at tað ikki bara landsýrsstovnar men tað er eisini tá ið ommunalu komkommnkommunalu stovnar ella kommunurnar skulu fevna um teimum somu somu ásetingum og tað er kanska nakað sum landsstýrismaðurin í fíggjarmálunum kann svara upp á um mann ætlar at arbeiða við tí tí attá ið mann sær tað sum manglar hjá landshjá landinum so kann mann eisiniseta spurtmans tekn við tum ikki eisini onkrur manglar er tá tað kemur til kommunurnar tag veit eg væl atð ikki kommunurnar vit skulu viðgera her beint meneg havi sjálv eg havi sjálv
ikki gott við tað at kommunurnar ikki hava tað somu ásetingar
ans til landið hevur og men tað er neyðugt at fáa tey tingini upp á pláss tá tað kemur til til allar partar sum hava við skattagjaldarspengarnar at gera tá tað kemur til at játtan ikki hevur yvirhildirnar so er tað nokk so frustrarandi at síggja aftur og aftur tað verða givnar átalur um at mann skal yvirhalda bæði so og so so er tað átala eitt fleygu trý sum mann skal fyrihalda seg til á eitlanum á týskum má mann finna útav at tað má fáa avleiðingar altso bara kunna koyra at yvirtrekja og brúka pengar uttan heimild ella gera tað sum mann heldur sjálvur vera best er ikki gott nokk tað má at fára avleiðingar fyri tað at fólk ikki gera tað sum skal gerast

átal verkt tí at tað er at tað fráfaringar avtalurnar sum verða gjørdar eru ikki altso tær ikki eins tað stendur tær beinleiðis tær eru tær ólíkar og tað er kanska tann sum er sterkast sum kann klára at fáa ta bestu avtaluna og heldur tann sum er veikast sum kann fáa ta ringastu avtalurnar og tað er eisini kanska neyðugt at hyggja eftir um tá tú gert eina fráfaringaravtalu við fólk um hvønn standur fólk eru í ert tú í eina ringar støðu ert tú ringari altso illan fyri tú kanst vera innanfyri strongd ella tú verður tað onkan grund til til at tú hevur gjørt eina fráfanga avtalu so er tað eisini ótrúliga alvorligt við sær í persónar sum skriva undir einum fráfanga avtalu ikki er greiður yvir at tá tú skrivar undir einum fráfanga avtalu so er tað bindandi tað ber til at koma aftur umaftur og siga tað at eg visti ikki av tí eg var ikki fullvís eg var ikki fulløn vitandi um hvat avleiðingar tær kundu fáa fyri at skriva undan av
tali sum íg veruleikanum ikki visti hvat var og tíverri er gnoydil at siga tað tí at eg eri eg vitandi um ítøkiligt dømi har sum tað er hent so at tað er enki ivast í at tað er nógv ting at hyggja øðrvísi uppá og mín spurning
lnstýrismannin er um hann eisini vil fara at hyggja uppá ati tey tingini sum verða grannskoðaði uttan fyri lannskoðannskoðanini ta vil segað av privatum grannskoðanum verður lagt inn undir landsgrannskoðanina soleiðis tað tað kunn gjarna verða tey ta privatu sum grannskoðannin heldur vera undir leislunum hjá hjá landsskoðanim so tað e hann sum stýrir hvussu vorðdanlets tað skal gerast takk fyrija

so er tað erhard joensen fær á viðmerking ger so væl ja takkfyraharar formaður

hesi heri í hesum er yvirlitunum har sum viðvíkjar ktað er trygt øtað va sera ett sindur betoinkiligt út altso er tað soleiðis er tað soleiðis at landskgrannskoðanin í dag metir at viðkvæmir upplýsingar hjá føroyingum úti á landsstovnum í dag liggja ótryggir

takk ger so væl rósa samulsen altso nú er tað ikki soleis tað t tað er landsskonskoðan einsamøll sum hevur ábyrgdina av at tryggja ella hava eftirlit við teimum viðkvamum upplýsingunum tað er tað dataeftirlitið sum ger og mær vitandi er ferð dátueftirlitiið nokk so ógvusliga mssigar til verkar tá tað kemur tilviðkvnamar upplýsingar men tá vil siga tað ati so ivist eg í um tað ikki skuldi verið strammað upp o ífleiri tingum í hvørr í hvønn mun fólk kunnu hava atgongd tilupplýsingar altso sum tað kanska ikki hava heimild til at farað inní men meira kanska inn av forvitni meneg fer iki úttala meg púra greitt um um um tað ikki er gott nokk men tað kundi verið betur ja takk so verður næsti røðari tað verður beint elleva jakobsen ger so væl ja takk fyri harra formaður til viðgerðaruppskot til samtyktar frá løgtingsgrannskoðaranum um at góðkenna landsroknskapin fyri tvey túsund og nítjan serligur dentur verður millum annað lagdir á hesi viðurskiftini at landsroknskapurin ikki er fullfíggjaður millum annað tí at nakrir stovnar og grundnar eru ikki við í fíggjaróg landsroknskapinum ella í fíggjarstøðuni og at tølini í fleiri roknskapum ikki er í samsvari við landsroknskapin at játtanir ikkir hildnar at støðan á kttrygdarøkinum er ikki nøktandi hjá nógvum stovnum at fráfaringaravtalur sum stjórnará og stovnar gera við starvsfólk eru so ólíkar at fíggjarstýringin av verkætlanini landssjúkrahúsið útbúgging hevur ikki verið nøktandi og at grannskoðarin tekur fyrivarni í roknskapinum viðgerð uttanlands harra formaður eg hugsaði at taka okkurt burturúr tí frágreiringini er sjálvandi trúgv men ein frágreiðing kom fyri nøkrum vikum síðani um fráfaringaravtalur hjá landinum við starvsfólk og har kemur fram at fráfaringaravtalurnar at tær eru so ólíkar men tað sum eisini er áhugavert haldi eg tað er at ávísari fráfaringaravtalur tær eru verri enn um so var at fólk bara fingu eina vanliga uppsøgn sambært sáttmálanum tað vil siga tað at í staðin fyriat gera eina fráfaringaravtalu so bleiv bleiv bara ein vanlig uppsøgn gjørd um ein fráfaringaravtala verður gjørd so haldi eg tað er rættiliga umráðandi at starvsfólkið starvsfólki at starvsfólk vita og at starvsfólk eisini fáa at vita at avleiðingin av eini fráfaningaravtalu er at rættartrygdin sambært fyrisitingarrættinum ikki er galdandi tað vil siga at í ávísum førum so kann støðan gerast verri fyri starvsfólk við einum við einai fráfaringaravtalu enn um tað bara var ein vanlig uppsøgn men hin vegin so kann ein fráfaringaravtala eisini í ávísum førum vera betri enn ein vanlig uppsøgn men sjálvandi er hetta í flestu førum galdandi fyri stjórar meðan vanlig starvsfólk sjáldan fáa sersømdur í einari fráfaringaravtalu so eg vóni at fakfeløg og starvsfólk og almennir stovnar gera sær greitt hvørjir fyrimunir og vansar eru við fráfaringaravtalu og so eru eisini at leggja afturat at ein fráfaringaravtala hon skal sjálvandi ikki vera ein eyka útreiðsla hjá landinum harra formaður fyrr í ár kom landsgrannskoðanin við einari frágreiðing um støðuna við kttrygd hjá stovnum og niðurstøðan var at kttrygdin og tilbúgvingin ikki er í lagi hjá øllum stovnum og tað er sjávandi óheppi tá ið meira í samfelagnum jú verið talgilt og hetta tí verða ein týðandi partur av grundleggjandi tænastum í samfelagnum bara tjúgu prosent svaraðu til spurningin um stovnurin hevur eina svaraðu ja til spurningin um stovnurin hevur eina tilbúgvingarætlan og tað set so einaferð enn spurning við trygdina eisini um stovnarnir er førur fyri at umsita tær dátur sum teir leggja inni við sæst í frágreiðingini at ktlandsins umsitur ktøki merkir ikki at stjórnará og stovnar kunnu siga sær frá sær ábyrgdina við at vísa til ktlandsins sæst eisini ísær frágreiðingini tí stovnarnir hava fulla ábyrgd av dátunum sum tey arbeiða við men tað tykist ikki um at tann boðskapurin altíð er so ma siga grundfest vitan hjá stovnsleiðslunum og landsgrannskoðanin heldur at spurningur kann setast við um allirstovnarnir hjá landinum eru førur fyri at umsita dáturnar um avvarandi aðalráðini tí kunnu hava álit á at kttilfeingið hjá landinum er í tryggum hondum so eg haldi at hetta her er nakað ið aðalráð og stovnar mugu gera sær greitt bæði sær sjálvum og søðrum stovnum og leiðslu tí at sjálvandi málsygdin vera í lagi tí sum tað eisini verður ført fram her at tað er alsamt meira kt og annað sum er umráðandi og sum fyllir meir og hetta blívur so øgiligan týðandi partur av um at sm at saga av infrakervunum hjá okkum og fyri grundleggjandi tænastur so tí má tamá kttygdin eisini vera í lagi takk fyrihara formaður

formaður eg haldi tað var sera umráðandi nakað av teimum viðurskiftum sumbeintalívi jakobsen dróðu fram í frágreiðingini og serligahetta við starvsfólkaviðurskiftum øog eg skal iki fara niður í smálutin við tí eg kennis til fleiri av teimum men eg fari bara at heita á løgtingsgrannskoðararnar um at biðja landsgrannskoðanina um at at útinna ella geva teimum møguleikar fyri at gera eitt nógv neyvari eftirlit við altso eitt eitt fyritíkareftirlit við hesum starvsfólkaviðurskiftunum og serliga hvussu leiðarar fara fram ímóti v starvsfólkið teir geva teimum ella bjóða teimum fráfaringaravtalur mín varhugi er at í stóran mun brinda landið ein ovurstóran prís fyriki a tala um tar menniskjasligu avleiðingarnar tí at vit hava leiðarar sum ikki megnas sítt arbeiði og sum skumpa allar ábyrgdina niður eftir á nøkur onnur starvsfólk og síðani ikki geva teimum aðrar møguleikar so tað haldi eg at lagdsgranskoðar kunnu biðja landskarskunnan færa ítøkilig mál har í

gerso væl bastaløvur jakobsen ja takkfyri hara formaður sum undanfarni røðari eisini var inni á rósa samonssen or sambandsfloksinum so vísir hon á at tá ið tú verður ert í einari tilgongd við uppsøgn so er tað frammanundan eina sera trupult støða og tí kanst tú kanska heldur ikki altíð nært tú ikki ella er tú ikki førur akkurát ta løtuna fyri at hugsa um hvat er tað eg skrivi undir upp á og so framvegis so tí haldi eg tað er øgiliga umráðandi at vera varin við hesum fráfaringaravtalunum og ja vit hoyra javnan um stjórar sum fáa góðar fráfaringaravtalur men tað er sjálvdan mann hoyrir tað um starvsfólk sum kanska verða onkursvegna áløgd eina ábyrgd sum tey annars ikki hava so ja tað er umráðandi at mann hevur gott eftirlit við hesum fráfaringaravtalunum tak fyrihara formaður ja takk sora gjóni nolso joensen sum ena viðmerking ger su væl takk fyri harra formaður ja júst hetta her við beint á løgi inn á nøkrum týdningarmitingum sum eru í hesum rúgvusmikla tilfari sum er frá landsgrannskoðani men serliga efta her við kt trygdini og og ikki minst eisini við fráfaringaravtalunum tí at í tí tekstunum sum fyriliggur o minn sik akkuá hvussutaðsta hava orðarætt men so er tað ein ávís tendensur til at tað er forlætt mann lýpið kanska uppsagnar tilgongdina mann velur hana frá man fer heldur kanska tað er lættari kanska at fara til eina fráfaringar avtalu so har eigur kanska landstýrismaðurin at fara inn og nærri hyggja eftir tí eitt annað sum g ætlaði at spyrja bara beintt løgið um hon hevur nakra meining um nú síggja vit ferðatan á ferð at tað verður enn einaferð heitt á og tað verður átalað hvassliga vit síggja tað ár um ár hevur beinta løgu nakað boð upp á hvussu mann kanska kann koma nøkrum av tí til lívs takk fyri frú forkvina akkfyri beinta løgu ger sovælja takk fyri í mun til hetta her við ja man finsk hvalsliga at til dømis við ovurnýtslella meirinýtslu og tað haldi eg simpultenn eg veit gvott í ávísum førum slepst ikki undan tað kann kanska trupult við hvørt við heilsuverkinum tí sjálvandi kann okkurt mál stinga seg upp sum er kostnaðarmikið ein viðgerð men sum heild eigur tað ser ikki at koma fyri og hetta ger seg galdandi bæði hjá almennum stovnum men eisini hjá felagsskapnum sum eru á fíggjarlógini og í mun til fráfaringaravtalur starvsfólk missaðu eisini nøkur rættindi tá ið tey gera eina fráfaringaravtalu og tí kann tað faktiskt byrgja tey ymnus tey kunnu ikki fara víðari við málinum hóast tey hava verið fyri órætti so tí haldi eg enn einaferð at fakfeløgini og starvsfólk mugu gera sær øgiligani greitt um tað eru so stórur fyrimunur aftur við fráfraringaravtalum eg veit at at ein fyrimunur viðhvørt men sum oftast sær tað galdandi fyri stjórar men ikki fyri vanlig starvsfólk takk yrha fyri sum mong vóru orðini tann næsti at fáa orðið verður jørgen niclasen lnsstýrismaðuger

forkvinna tað er landsroknskapurin sum er til viðgerðar landsroknskapuri fyri tvey túsund og nítjan og
á tá mannhevur verið her nøkur ár so er
rættiliga vanligt at tað eru kritikkpunkt sum koma frá landsgrannskoðanini og fyri okkum eru tingjum løgtingskranskoðanini og fyri at finna tað góða í tí at her er altso eitt vakið eftirlit og tað skulu øll sum fáast við teir almennu pengarnar vita av tað eru víst í hesum á nakrar veikleikar men vit sum hava verið við í mong ár vit síggja at betringarnar eru ótrúliga stórar tað vil siga hvussu nógv betur tað er blivið í mun til hvussu tað var so her er absolutt rætta upp upp á nøkur ting men her er kritikkpunkt í
sum vit mugu taka til okkum og
sum vit mugu syrgja fyri at gera nakað við lat meg fyrst byrja við sjálvum roknið skapinum at har hevur verið ein kritikkur um at rokniskaparrundskriv ikki er gjørt men er eit mái siga at fíggjamálaráðið arbeiðir við hesum vit ásanna at taðegvit tikið langa tíð men at tað er í gongd og verður eftir ætlan roknskaparundskrivur sett í gildi fyrra ár tvey túsund og einogtjúgu landsroknskapurin er ikki fullfíggjaður tí at tað mangla til dømis grunnar og eisini onnur ting í og at tað er við grunnunum har mugu vit taka stig eg haldi ikki eg fari skeivur við seg siði nevnir tveir grunnar og tað er bústaðir ella húsalandsgrunnurin og búnaðargrunnurin sum virka eftir lóggávu har tað stendur í tí lóggávuni at teirra rokniskapur skal vera liðugur aftan á at landsróknskapin er liður og tí skil koma hesi roknskapir ikki inn landsroknskapin
bústaðið vil helst ikki hava nakar sær teirra roknskap
tí eg haldi leiðiinntøkurnar fáa øll sínum íbúðum dekkað bara kontórið út við strond men vit eiga at fáa broytt lógirnar har soleiðis nær hesir grunnar fáa álagt at hava rokniskapin lidnan áðrenn landsroksskuldur verður gjørdur so er tað rætt komið inn hinvegin er landsroksskapurin ófullfíggjaður tí at hann lýsir ikki allan tann almenna geiran hann lýsir ikki ogn og skuld hjá øllum tí sum landskassin varar av og tí hava vit havt oyside inni í í vág í hest tey eru komin við einari frágreiðing um hvat skal til fyri at alt skal síggjast á einum almennum rokniskapi og taði rættiliga umfatandi men tað eru tey somu reglur sum onnur lond arbeiða eftir tað at sega á tann hátt kemur alt at fram
ganga altso allar ognir altso sjálvt
vegir kom at standa til eit virði altso soleiðis nar vit fáa rokniskapir sum lýsa alt fyri okkum sum vilja men eisini kunnu samanberast egð á onnur lond men tað verður sagt at tað tekur tíð men roknað við at tað tekur kanska trý fýra ár at fáa tað endiliga endaliga implimentera tað verður víst ó at her við reglun við keyp og vørum av tænastum og at tað hevur verið ofta a líka sum er farin út um tær reglurnar og ikki vit bjóða út ting mann skal bjóða út og tað sum er gjørt har ítøkili tað er at arbeiðsøkið er lagt til gjaldsstovuna og fólk er sett burturav til hetta endamálið og tað vil siga at vit nú hava mannpáwar sum burturav ansar eftir at hesar reglur verða gjørdar fylgdar áðrenn hevur mann kanska havt bara reglur tá tað kemur til kt-trygdarøkið so vil eg kanska royna at pointera ting sum ikki haldi øll eru við uppá altso tað eru reglu fyri hvussu í kt-trygdin skal vera og tað er fíggjarmálaráðið sum er r ábyrgdarhavari av tí og í fíggjarmálaráðnum evur mann havt serligt serligt fokus á á viðkvæmalýsingar altso kt-trygnið er ikki í lagi men mann hevur havt serligt
atlit til viðkvæmarupplýsingar og tað hevur so vil so vera á ta
taks og tað vil so vera innan heilsuna og hvat veit eg altso har so nógvir persónsupplýsingar liggja men og har er trygdin rímiliga góð men taka vt alt so er hon ov vánalig og har er tað soleiðis at mann setir frá myndugleikanum tað vil siga í hesum føri fíggjarmálaráðnum reglur um hvussu ið trygdin skal vera h og so havi eg inntrygv av at stovnsleiðslur halda ja jamen so orðna tey trygdina soleiðis er tað ikki tað er ábyrgding hjá hvørjum einstøkum stovnsleiðara at tryggja at skipanin fyri tann stovnin uppfellir tær treytir sum eru settar tað er ikki fíggjarmálaráðið í gjaldsstovan sum ganga runt alla staðni og royna at tippa øll holini tað er ábyrgdingin á stovnsleiðsluni men tað er sett út í kortið hvussu tað skal gerast so tað ræður um á tí økinum at fáa r
spekt fyri tí og at leiðslur ikki bara skulu stýra tann vanliga rakstrin á einum
stovni men skal eisini fara ein inspektiónstúr ja ja nú var vestur tosar mann bara um flogføri altso einki flogførir fer á flog fyrr enn flogskiparin evu runt um alt flogfarið og hugt eftir altað er í ordan og tað skal ein stovnsleiðari eisini duga at fara út um og hyggja eftir um har eru nakrir ktlekar tað er ábyrgdin hjá tínum persóni tíðin gongur skjótt tað triðja eg vil fara inn á tað er ovurnýtsla og eg síggi í her at her er fleiri staðni óheimiðlað ovurnýtsla eg havi sagt fleiri ferðinr at tá ið vit tóku við so raplaðu rokningar út úr skápinum frá undanfarnu samgongu men tað er so sýn søk tað sum eg haldi er hent tey seinastu árini er á summum økjum er respektin fyri almennum pengum minkað eg vil siga er respektin fyri almennum pengum ov lítil tað er ikki loyvt at brúka almennar pengar fyrr enn teir eru játtaðir í løgtinginum tað sum vit sóu í undanfarna samgongu var
har at tá ið árið fór a líða so kom hann niðan við einar eykajáttan og bað um eykajáttanir upp á pengar sum
vórðu brúktir sum mann visti vórðu brúktir men við at løgtingið játtaði tað jamen so blástemplaði mann jú tað sum eg kalli ólógligheit altso mann játtaði pengar sum vórðu brúktir men teð hivu ikki log til at brúka tær og tí síggja vit í her attil dømis heilsutrygdarveitingar yvirtrekkja fimm komma seks milliónir hóast tey fingu eina eykajáttan í septembur upp á tíggju milliónir krónur altso ikki ein gongu í septembur klára tey at finna út av hvussu tað fór at vera og so brúkti mann bara pengar víðari
tað eru onnur dømir
landssjúkrahúsið fær í árinum eykajáttanir upp á einogtretivu komma tríggjar milliónir krónur altso eg hugsi mær sjálvum at hvussu hatta fyri stillastar árið fór at ganga áðrenn tað byrjaði ella vistu eg brúður og hóast allar hesar eykajáttanirnar so er tað tríggjar komma átta milliónir sum tey fara í yvirtrekkja tey komu í síðstu løtu til fíggjarmálaráðið og søgdu tú viðgave brúk fyri at gera pengarnar afturat og eg sigi so sum nýsettu fíggjarmálaráðið altso hvat er tað for pengar jú pengar sum eru brúktir ikki tað er ólógligt og eg fari ikki í løgtingi at játta tykkum pengar sum eru brúktir ólógligt tú hevur blivt sagt korta nei eg fari ikki tingið við tær eg vil hava grannskoðan at síggja tit hava eina óheimiliga yvirnýtslu eg kundi gjørt sum undanfarna samgonga komið niðan her og biðið um pengarnar so helt játtan hjá landskirkjusinum og grannskoðan hevði sagt fantastiskt tey hava hildið játtan men tað gjørt tað ikki tað var yvirnýtsla suðuroyar sjúkrahús fær tvær komma sjey milliónir eykajáttan í septembur allíkavæl brúka tey tríggjar komma níggju milliónir eyka og tey skyldu upp á at tað er pínuklinikkin
jamen pínuklinikkin tað havi eg ikki at tey seta nakað í gongd
kunu te ikki hava pengar til og sambært stýrisskipanarlógini er tað ólógligt og so koma til okkum síðstu árinum og fíggjarmálagunm vit vilja hava eykajáttan upp á pengar vit hava brúkt nei tað fáa tit ikki tað sama kann mann siga um annað viðgerðarheim í frælsi er kanska í prosentum eitt tað grovasta ið havdir slíkt siga mal yvirhøvur ikki akseptera yvirhøvur ikki akseptera at ein stovnur sum hesin byrjaður á frívilligum basi brúka pengar mannamáttan og í dag nú er akkurát rullað ein rokning út úr skápinum afturat barscelsskipanin fyri tvey túsund og átjan og nítjan har fjúrtan milliónir krónir brúktar sum nústanir nú dukka upp skal eg koma í løgtingið og biða um tær fjúrtan milliónirnar nei alsu tær pengar sum eru brúktir í heimldarási undanfarna samgonga samtykti broytingar í tvey túsund og átjan har mann hækkaði útreiðslurnar uttan at hava fígging og rokningin hon liggur á borðinum nú skal eg koma í tingið og biðja um tað blástemplata eg havi hug at siga nei hetta er ein yvirnýtsla sum grannskoðanin má staðfesta men er tað soleiðis at tingið vil hava tær fjúrtan milliónirnar til viðgerðar her tí tað kemur ein vangl í tað ári er liðugt tað veit eg longu nú takk fyri formaður takk fyri so eru nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá jaspuri langoard ger sovælja takk fyri frú forkvinna tað sum eg haldi er øgiliga kleðilig tá tað kemur til ktøki tað er tað at fíggjarmálaráðið á heysti tvey túsund og nítjan hevur sett átta einfaldar spurningar út til allar stovnsloyslur og tað vísir seg at tað er bara ein altso tað er ein ein triðingur av stovnunum sum ikki hava svarað aftur eg haldi tað er heilt ótrúliga beklæðiligt tí tað er góður og greiðir spurningar at tað er so stórur partur sum eg veit ikki ikki ønir aftur svar ela hvussu ikki svarað lansstýrismanninum aftur tað haldi eg eri øgiliga keðiligt tí tað haldi um mann burdi eisini fingið ein ábeittí fyri tá ið mann ger eina sovornan kanning at mann tryggjar sær hvussu sær ein nógv størri partur ikki svarar og mann eisini finnur út av hví tey ikki svara vis tey ikki kunnu svara takk fyri takk fyri landsstýrismaðurin ger sovæl ja eg haldi eisini tað er harmiligt men men eg eg haldi nú er tað bara halda er at stovnsleiðslur sum eru partur av landsnet halda í góðari trúgv at tað er uppgávan hjá gjaldsstovuni og fíggjarmálaráðnum at syrgja fyri teirra trygd øh og tískil so brúka tey ikki tíð upp á tað tey ljóða só nógv annað at gera men eg eg eg biði til at tað er simpilt eina misskiljing at respektin fyri hesum spurningurm hevur ikki verið so stórt tí hatta er ikki mítt problem men lat meg bara staðfesta her ogt tað mugu mugu gera púra greitt ír fyri stovnsleiðslum at tað er ein og kan leina teirra ábyrgd av kttrygdini í ordan vegleiðing hvussu tað skal vera og vegleiðing um hvusu
mann skuldi gjørt tað um tey ynsktu at fáa hjálp til tað tað
og tað skulu vit koma við men men men har her er er eg haldi stovnsleiðslur halda at at har er nakað sum onkra annar orðnar tað er tað ikki ábyrgdin liggur hjá stovnsleiðslur takk fyri kristina háførstur er so væl ja eg eri samd við landsstýrismanninum í at óheið miðlanýtsla er sjálvandi ikki kann ikki góðtakast undir nøkrum umstøðum og vit síggja her eru nakrar játtanir sum eru yirtryktar men sum heild haldi eg allíkavæl at landsstýrismaðurin sær út til at vera á góðari leið og vónandi er landsstýrismaðurin eisini samdur í tí hetta við eykajáttanum sum koma í endanum áðrenn her er onkur eykajáttan sum landsstýrismaðurin
urmaður nevndi hann var spurdur um so nýsettir men
man varð altso settur í septembur so vit tú hnsu fingið ein eykajáttan í desembur so hevr tað stadvek ikki verið nýsett nú beint nú hevur fíggjarnevndina ein eykajáttan frá landsstýrismannunum á eini hundrað og sjeyogtjúgu ella hundrað og áttaogtjúgu milliónir har á leið so minnist rætt vit eru við nærkast desemburmánað nú eg kann sleppa vera við at hugsa nógv av teimum játtanum hvat hendir um mann ikki samtykkir tað
er tann peningurin ikki longu brúktur tann eykajáttanin sum ikki er
í hvørnfalla í ávísan mun takk fyri landsstýrismaðurin ger so væl ja øaltso tey stóru tølini í har tað er atlantigervegis og vága floghavn og um løgtingið ikki samtykki tað so so fara tey bæði feløgini húsagangast tað tikis mær innvikla en so astað vr pengar ikki brúktir h men fíggjarnevndin er eisini kunnað um at nakrar av teimum játtanum mann hevur biðið um øhevur mann ikki brúk fyri tí mann hevur í ráðunum tað er kanska innan heilsumál og innan fiskivinnumál hevur mn hevurmann funnið tann peningin ja tað hevr drigið út men eg vil siga at í tí stóra heila er tað
fantastiskt at síggja
nú í mun til síttóðina fyri tjúgu árum síðan yvirnýtslu men respektin manglar á summum stovnum og eg má taka landssjúkrahúsið fram her landssjúkrahúsið hevur ongantíð tey seinnu nógv og árini klárað stýrt eftir teirri játtan tey fáa altso pengarnir líkamikið vit koyra bara hædd vit fáa eykajáttan altso summi stovnar teir eru nakrar einkultir og landssjúkrahúsið taki eg fram tí eg haldi
man er har er tað sum mann setir út í kortið og tað sum mann ger við raksturin eg haldi ikki mann leggur serliga nógvir pengarnar tí mann kemur bara við eykajáttanum hvørj í hvørjum einasta ári har er totalt vantandi respekt fyri almennu pengum onkra aðrastaðni
me eisini men vit mugu hava respekt aftur ri pengunum hon manglar sum stað yøgnihoydal gersovæja harra formaður landstýrsmaðurin nevndi hetta við at nógv er glivið betur og tað er tað eisini men so haldi athann kom við eina rættiliga ósaklig álopi á undanfarnu samgongu um rokningar sum sum komu út í skápin og annað so vísti hann á fleiri dømir og tey dømini eru altso frá hann nevndi eykajátlaninr sme komin í septembur í fjør ttað altso aftaná jøgun niclasen sjálvrhur tikin við so bara at rætta fokussið rætt altso tað sum t fleiri dømum sum jørgun niklasen nevndu eru altso hend undir undir teirra leitslu og tá má tað eisini vera soleiðis at mann tekur í eygnabarmarkin hvat ætlar mann at gera við tað sjálvur sum landsstýrismaður og sum landsstýrið og eg ann bara nevna sum eitt dømi tá mann tá ið jøgun nilasen fortelar se søguna um at tað skal vera dt skil í undir undanfarn samgongu taðknne bara nýggja havrasthotraskipi taðhevur hildið til punktug prikkar tað er eingi sum nevnir tað so tá ið landssmaðurin skjýtur so skal hann ikki royna at koyra ábyrgdina yvir bara undanfarna samgongu hon gjørdi nógv gott eisini nakrar feilir og sum hann sjálvur vísir á tað eru nógv ting sum heru blivið som munandi nógv betur eisini undir undanfarnu

tann stuttligasti flokkurin er í tinginum altso lat okkum nú taka ella tann stuttligasti altso nú sigur høgni hoydal at henda samgongan tók við í septembur altso hevur henda samgongan ábyrdina av øllum árinum í fjør ná í tvey túsund og fimtan tá tók høgni hoydal við landsins leiðslu og tey hava fortalt út um alla verðina annan hvønn dag av facebook hvat úrslitið á fíggjarlógini roknisskapinum tað árið var og tað hava tey einki við at gera tað stendur við stórum antin jørgen ella undanfarna samgongu ikki eg og ikki kristina og so víðari altso tað vil siga at tað árið tá tey tóku við hava tey onga ábyrgd av og nú siga at tey árið vit tóku við havtað alla ábyrgdina av tá eg kom út ír landsstýrið tað lógu eykajáttanir sum høvdu ligið í landsstýrinum síðan í marsmánað tær goymdar inn í einum skápi mann vili ikki koma fram við teimum áðrenn valið tað var tað eg ði upp til og í dag fortelji tykkum at knappligan yvir fjúrtan milliónir raplaðar út í rokningum upp á barsilsskipanina og tað er rokningar frá tvey túsund og átjan og tvey túsund og nítjan tí undanfarna samgonga samtykti eyka útreiðslar barsilsskipanina sum vóru ófíggjaðar er taðvar rkristina eitur ckristina háfoss á tingi gjónur nolsoy joensen ger sovæltakfyri harra formaður ja tað nei frú forkvinna tað var meira eisini tað sama sum høgni hoydal varð inni á heta her við at tað skal ikki standa líkasum at hetta her ta syldast ífyrrfyrr vendi samgonguni tí at hetta her sum sum eg síðsti nevnt sum komið fram í dag eisini við barsilsskipanini tað er ein tekniskur feilur skal eghilsa og siga tað er ikki tí at at upplýsingar eru hildnar aftur frá frá undanfarnu samgongu tað stendur týðiliga greitt at tað er ein tekniskur feilur tá ið í barsils tey tingini blivu í tvey túsund og átjan blivu tær bókingarnar sum blivu broyttar í samband við lógarbroytingina so tað skal bara vera ein lítil rættleiðing til landsstýrismannin takk fyri harra frú forkvina takk fyrijørgunniclasen vil siga ati við barsisskipanini tekniskur feilir ja altso eg eg minnist einaferð eg sat einari nevnd har vit spurdu ein ein ein eldri harra suma búskaparfrøðingur har vit spurdu at her vóru hend nøkur mistøk um viðkomandi helt at tað vóru menniskjanslig mistøk ella onnur mistøk og tá segði svaraði viðkomandi at tað finnast eingi mistøk sum ikki eru menniskjanslig so einfalt var tað altso men men í tvey túsun og átjan vel undanfarna samgonga broyta barsilsskipanini og tað sum mann ger tá eta man økir útreiðslurnar og her frá tingsins røðarpálli eg minnist orðaskifti bleiv tað sagt týðiligt frá andstøðuni at hetta er ófíggja tað eru ikki pengar í grunninum til hetta lat okkum so siga at tað var ein tekniskur feilur at mann ikki kann fáa tað staðfest fyri nú men attso mann gjørdi broytingar øktu útreiðslurnar ú barnsinsgrunninum uttan at hava pengar til tað tað fekk mann at vita her í tinginum og tað bleiv trumma og trampað frá tí andstøðuni og nú sita vit við rokningini takk fyri tann næsti at fáa orðið verður helgi abramsen landsstýrismaður ger sovæl ja harra formaður grundatil eg tók orðið tað var uni rasmussen sum var framsøgmaður hann nevndi hetter við barsisskipanini at har eru nakrar avbjóðingar komnar undan kavi og tað er púra rætt eg fekk at vitja í farnu viku ati tað var ein feilur í barsisskipanini í

og eg veit ikki ordliga hvat hvussu gamalfeilurin er men í juni í fjør tá tá broytti undanfarna samgonga nakað við barsiskipanini framrokningum og visti man hyggur eftir tí uppskotinum so so stendur t stendur framrokningar har sum siga tað at handa hetta kemur at anga sama fíggjarliga altso tað man longdi tíðin eitt sindur og og og einaferð koyrdi mann eftirlønartjaldin í og har stendur at hetta keur thanga sama fíggjarliga
og tá eg so fekk kunning um í um nakað um barttilsskipanina í vár tá vísti tað seg at
kum sletk a hanga saman tað var onkurt feilur í tí sum bleiv upplýst tá ið mann fyrr hevur broytt skipanina og tí mátti líkasum gera løgtingið vart við tað í vár at her eg kvort pengar vanla í og vit muggu rætta rætta upp í tí síðani havi eg lagt eitt uppskot fyri tingi sum millum annað skal rudda upp í teimum tingunum umframt at mann leingi skipanina og nú fari ag vita í næstfístu viku at at nú er aftur onkur feilur altso størri feilur og mann kann so sum eg skilji tað so er feilur í telduskipanini í samband við eftirløn av barshil eitt annað sum sum hevur skeivt gjørt har og tíbetur kann mann siga at at øll hava fingið tað útgoldið sum tey skulu útgoldið so tað er ikki trupulleikin men eg kunnaða so vinnunevndin í vikuni eg var innkallað í vinnunevndina so í samband við eitt annað mál sum við barsskipan gera tá kunnaði nevndina munnliga um etta her ella trupulleika og síðani hava tey fingið okkurt tilfar sendandi skrivliga eg veit kkium tað er farið út av heimasíðuna hjá løgtinginum men tað kannmann so hvussu finnast sum nevndaskjal har vist tú ikki komið so gangi út frá tað kemur og tað er sjávandi ikki í lagi at at feilur eru og og sjál feilur mugu rættast og skipanir tei mum fáa t virkað og tað varð so sekstanda novembur tavulsiða mánadagin tá varð fundur millum umhvørvsvinnumálaráðið og fíggjarmálaráðið og taks um hesa støðuna og tað vísir t teg er í tvey túsund og átjan so er fýra komma ein millión sumi sum er er manglar í har og tvey túsnd o nítjan era og sjey komma ein millión so hetta her íhetta er eitt feilur sum í skipanini og og tað verður arbeitt við at fáa tað rætta soleiðinar at og og tað sær ikki út til at tað verð neyðugt at broyta uppskot sum liggur í tinginum tí at framyvir sær út tar í lagi men trupulleikin til tað sum farið her men fólk hava so fingið alt tað sum tey skuldu het er sjávandi ein feilur sum sum vit sjávandi ikki kunnu góðtaka og og tí vevrðu arbeitt við at fáa tað rætta so haldi eg eg havi greitt tinginum frá hesum her takk fyri ja takk fyri tað eru nakrar viðmerkingar ein frá kristino háfos ger sovælja eg kann ímynda mær at tá ið onkur er funnið útav hasun her feilunum at eg hava fingi ikk sindur reyð oyrur tað er sjálvandi óheppið nú tá landsróksskapirin er lagd fram og upplýsingarníkjan barsisskipani eisini nevndar at tað e ikki heilt rætt men fara at takka landsstýrismanninum fyri ati greiða frá júst hvat er hent í hasum málinum tí undanfarni landssrorsmaður í fíggjarmálin vildi vera við at tað skuldi vera onkur sum hevði goymt onkrar rokningar í einum skápi eg gangi út frá hesun her landsstýrismaðurin nú stendur á tingsrøðararpalli kann vátta at so er ikki at tað er ikki nakar sum til æfla hevur afturhildið nøkrum upplýsingumí samband við barsiskipan

harra formaður munuri millum meg og og tann landstýrsmanni staðuri fyr fyri ein løtu síðani e tair hann tosaði kanska meira um um um generelt og hetta var um tað eina málið og og eitt eina málið kanneg bara siga t tað at tað er ikki nakað sum soleiðis skápi hetta var nakar hetta her í feilur ein telduskipan og eg hali tvit kun vera samd um at tað er óheppi og tað skal ikki henda hvat øll hini málini viðvíka tað tað kann eg so ikki sfvara fyri takk fyriyrihennikold ger formaður tað er gott at nú tímdi eg ikki at svara seinasta landstýrismanni tí hann virkar serliga óseriøsur til at viðgera landsstýrismaðuri fíggjamálinum sum bara sleingir út sum einki høpi var í tá ið okur fingu at vita frá fyrradagin í í í í vinnunevndini hvat ið grundin var til hett her hetta som var uppstaðið tá ið pensjónsgjaldið var komið og tað er gott at landstýrismaðurin sum hevur við tað at gera hatthann vátt tað soleiðis er eg hoyrdi eisini landsferð undanfarna landsstýrismann hvar hann sóu og og mistngti mistongti bústaðir fyri at at krógva roknskapur í ymiskum slag tað er ikki serliga seriøst at gera viðmerkingar til fólk sum su sum uppføra ikki pá handa mátan

hara formaður nei eg eri sletki g iva um at tað er eingin sum hevr ætlað at golt nakað í hesum hetta er ein feilur sum hendir ein telduskipan og mann veit hvar feilurin er og hann verður rættaður so tað so vónaði at vit fáa alt tað upp á pláss tí at tað er sjávandi ikki í lagi at at vit hava arbeit við telduskipanin sum ikki klárar tað tær skulu klárat so so tingii nú kunna um hett her og hetta verður eftir ein feilur sum er íkomin og sum verður rættaður takk fyri so mong vórðu orðini so eru vit komin til næsta umfar og tann sum fær orðið nú er kristina hfoss

takk fyri ja til viðgerðar er so góðkenning av landsroknskapinum fyri tvey túsund og nítjan og her liggur eitt drúgt tilfar aftan fyrihetta her málið og tað liggur altíð eitt stórt arbeiði aftan fyri landsroknskapin yvirhøvur frá landsgrannskoðanini og eisini frá løgtingsgrannskoðaranum og eg fara at takka tykkum allum fyri tað arbeiðið sum tit hava gjørt í samband við hetta hermálið eg eri sam við teimum sum vísa á ati ja her eru viðmerkingar og her eru eisini nøkur álvarsom viðurskiftir men síggja vit tað sum ein heild yvir øgiliga nógv ár so síggja vit
framstig tó so at tað eru nøkur mál sum blíva við at standa altso til dømistað
tað at vit aftur á aftur síggja at sum tað fyrsta at landsróksskapurin ikki er fullfíggjaður tað er ikki nóg gott fyri løgtingið og tað er heldur ikki nóg gott fyri landsstýrið partvíst skyldasta at at tað er ikki verður politiskt semja um mann skal fáa alt virksemið inn í landsróksskapin og partvíst er tað so eisini nakrir stovnar sum bara ikki eru komnir á mál við tí arbeiðini sum teir skulu gera tá i eg hyggja eftir hesum landsómsskapinum so sjálvandi hetta sum er komið fram samband við bartaskipanina haldi erserstakliga óheppi tað er ikki í lagi at tílíkar feilir verða gjørdir men sum skilst er hetta nøkur tekniskt viðurskiftir sum hava gjørt tað og og fáa sum so ikki beinleiðis ávirkan á júst hendan róknskapin og ávirka heldur seg úrslitið hjá hjá landskassavninum fyri árið annars so hetta við atbúnaðargrunnurin og
og bústaðir eisini ella húsanum
gronnurin at mann hevur viðmerkingar aftur í ár til at tølini ikki samsvara við tað sum er búskaparskipanin landsins og at mann ikki hevur fingið tað ínøktandi tíð tað er eisini nakað sum eg hevði veruliga vónað at at tær viðmerkingarnir ikki stóðu í hesum her roknskapinum men tað tað gera teir so eg legði eisini merki til hetta við hendan meirnýtslan hjá frælsinum sum fleiri vara inni á sum eg eisini haldi tykist lutfalsliga øgiliga stór tað krevur í hvørtfalla onkur fer inn og hyggur jamen hvathvat hvat er tað sum hendir í ein sonum føri landssjúkrahúsið hevur so eina meirjáttan nei meirnýtslu eisini men sjálvandi lutfalsliga lítil meirnýtsla men tað at mann hevur givið fleiri eykajáttanir løgvan ár útá allíkavæl egra meirnýtsla tað krevur eisini at mann fer inn og hyggur jamen hvussu kann mann fáa stýrt meir neyvt tað er ómetaliga trupult at stýra í einum heilsuverki tað vita vit
øll men vit mugu gera tað betur tí at hatta hevur verið
ver ein afturvendandi kannman siga avbjóðing í nógv nógv ár at uttan mun til landsan hvat játtanin er sett til so hevur tað verið tørvur á eykajáttan og so e tað verur tørvur á á og og ofta hevur tað eisini verið meirnýtsla og tað má bera til at stýra neyvari hóast vit vita at tað er ein avbjóðing vit vita eisini at tað nøkur ár áður hevur eydnast at stýra meir nevnt á tííð
inum ja
ivíjaandi kttrygd so hevur verið víst á eisini tað tað løgdu vit øgiliga stóra orku í í undanfarna samgonga at koma á máli við tí vit fingu dagført tað so kallaði kttrygdarrundskrivi og vit fingu vent okkum til øll allar stovnar og vit arbeidda eisini miðvíst við at royna at fáa teir stovnar sum kanska høvdu trupult við at liva upp til kttrygdina at gerast partur av landsnet og landsnetið kann og gjaldsstovan kunnu hjálpa stovnunum við at liva upp til attiskrøvini sum ikki blíva færri men bara blíva fleiri men tíverri er ikki koma at mála at fáa so nógv sum eg hevði ynskt at gerast partur av hesum her men eg síggi bara fyri mær at við tí øgiliga trýstu sum er á kttrygdarkrøv og onnur krøv eisini og eisini teir hóttarnir vit síggja tá tað kemur til ciperseturti nettrygd so fer tað at koma størri ter trýsta á at tað almenna fær samskipað hetta her økið munandi betri vit hava øgiliga lítla tíð fimm minuttir og eg havi bara hug at vísa á at í mun til úrslitið fyri landskassan tvey túsund ogg
an sum var tað seinasta árið sum undanfarna stjórnini stjórnaði so var tað so ið vit løgdu eitt fíggjarlógaruppskot fram fyri árið tvey túsund og nítjan sum gav at
avlopað upp á fýra hundrað og tríggjar millin
krónur og tað fíggjarlógaruppskotið tá tað hevði veið til viðgerðr á løgtingið og varð endaliga samtykt tá var tað eitt avlop upp á trý hundrað og sjeyoghálvfjerðs milliónir sum mann hevði at arbeiða innan fyri hjá landskassanum fyri ár tvey túsundog nítjan vit síggja so at úrslitið hjá landskassanum er blivið at avlop á fýra hundrað og áttaogtjúgu milliónir krónur í mun til fíggjarlógina sum vísti á avlop á trý hundrað og sjeyoghálvfjerðs tað vil siga at úrslitið er einoghálvtrýss milliónir krónur betri fyri landskassan í tvey túsund og nítjan enn tað sumsa
heta fíggjarlógini vísti og tað í sær sjálvum eg gleðiligt vit høvdu jú sum vit hava umrødt hesi fýra árini á rað í undanfarni samgongu við stórum avlopum á samanlagt umleið eina ein hálva milliard tað gjørdi at vit lækkaðuskuld og vit kundu seta av soleiðis at landskassin hevur staðin nokk so sterkur til at taka ímóti ikki minst tí avbjóðingini sum korona heur givið okkum men eisini til annars at standa ímóti í framtíðini so eg fái ikki stundir beint nú at koma inn á meira meni sum heild eitt stórt arbeiði sum er gjørt her og og her nógv týðandi viðurskiftir sum vit skulu
til at arbeiða neyvar við og sum ikki minst landsstýrið skal til at
upp á pláss tað komandi árið takk fyri takk fyri so verður tað jaspur langord sum fær orðið ger so væl ja takk fyri frú forkvinnan har eru fleiri ting sum mann kundi tikið fatur í og tað fyrsta sum eg kann hugsa mær eitt nevnd tað er sum hann stendur sín spyrjandi yvir fyri tað er at í tvey túsund og seytjan átjan og nítjan eru keypt vøru til tinganes og tað er keypt av landsverk eg veit ikki um tað er so undir aksel ella um tað er undir kristinu har stendur beinleiðis at at mann hevur goldið fyri vøru sum mann ikki veit um mann hevur móttikið
eg haldi tað er sum eg so síggja tað so er tað talan um okkurt innbúgv sum er e eru fyri tað fyrsta er tað ikki boðið út sum eg ikki í ordi
og fyr vn næst her mn at keypt nakað sum mann samstundis ikki hevur fingið váttað um mann hevur tikið ímóti og eg veit ikki ordligani hvussu tað er men eg eg toriki at siga heima hjá okkum hevði hatta ikki hent hevði eg keypt eina vøru og ikki fingið vøruna so tori eg at lova eg veit ikki hvussu tað hendi runt í heiminum hjá okkum her í føroyum men eg trúgvi at tey allarflestu sum keypa og betala fyri nakað vilja eisini tryggja sær at tann tað man hevr betalt fyri og goldið fyri at eg eisini kann mann far onkursvegna kann mann onkuntíðver eitt sindur bangin fyria men hetta er hetta er hetta er landsins skattakrónum it arbeiða við heta eru pengar sum eru hart kentir pengar sum vit arbeiða fyri at vit kanska í ein ávísan mun hava forlítla virðing fyri at eg soleiðis tað er so eg haldi eg veitikki um tað er aksel ella kristina sum skal svara upp á akkurát har men tað er hvussu so kristina háfos ella aksel johannesen men tað má soe annað teimum sum kann greiða frá hví hatta hendi í seytjan átjan og nítjan øso havi er er tað eitt annað sum eg eisini rendi meg í tað er hetað er hjá taks har er tað eisini nakað við veghald sum serliga verður í fiskivinnuni bæði sum stuðul og eisini sum veghald har stendur at tað eru hundrað og fimmogfýrs milliónir krónur sum er úti hjá hundrað og fýra ymiskum skuldarum og nú má mann bara siga tað at nú er nøkur ár farin at hundrað og trýss hundrað og einogtrýss av hesum milliónunum eru fyrnaðar tað vil siga at landið kann í dag ikki fara út eftir hundrað og einogtrýss milliónum krónum er ravuliga nógvir pengar tað er hvussur so ræðliga nógvir pengar í mínari verð og at í dag eru tað so fýraogtjúgu milliónir sum mann statvekk úti hjá fimmogfjøruti ymiskum skuldarum sum mann statvekk kann fara eftir og so stendur eisini men har er einki skipað eftirlit sum skal halda skil á hvussu vit kunnu tryggja okkum at hesi krøvini ikki eisini detta nir burtur tavlsi a vit tosa um hundrað og fimmogfýrs milliónir sum hava verið úti hundrað og trýss eru farnar sum vit einki fáa gjørt við men vit hava statvekk fýraogtjúgu milliónir sum statvekk kunnu fáa fatur í hatta má ikki henda vit kunnu ikki læna pengar út ella vit kunnu ikki veghaldað nakað sum vit ikki eisini tryggja okkum vit fáa inn aftur visti tað ber til

og so tað síðsta andstøðan hevur havt øgiliga stórt fokus á at tað hendir øgiligani lítið hjá okkum á tí grøna økinum persónliga kann eg siga tað kann gott vera geva teimum partvís rætt eg hevði kanska eisini ynskt at tað hendi eitt sindur meir men tá ið so tað er sagt so stendur eisini eitt eitt her hjá okkum ferð á grøna orku ferð á grøna orku har eru eisini og tað er í sekstan og seytjan harer eisini tróðslur bókaðar ommgenn vit hava betalt fyri eina tænastu sum vit heldur ikki hava fingið kanska undanfarna samgonga helt tað var ikki so viktigt men ella kannmann kanska siga so so ókey hava vit so betalt ftena tænastu so kanska eingin finnur útav um vit hava fingið gjørt nakað á hesum økinum ella ikki men haldi at heta er eisini øgiliga álvorligtir og skal mann bara fáa ferð á ferð á ta grønu orkuna við at betala tað og so kannmann hopa tað at tey ikki finna út av tí at men har har var einki at komin eftir og so kun vit so siga tíbetur í tvey túsund og tjúgu hava vit so fingið einar credit notu tavl sið at vit hava fingið pengarnar inn aftur men hatta er ik í ordan vit mugu ikki kunnu ikki liva við at mann betalir fyri nakað og í nógv ár mann bíða eftir fyri tað fyrsta e ikki færa pengar og fyri tað næsta skal manikki gjalda fyri eina tænastu áðrenn ann hevur fingið tænastuna útførda tíðin er tíverri farin eg kundi sagt eisini nokk nógv nan fyri fyri ktøki havi fleiri ting sum eg haldi eru eru ikk í ordan og tí vil eg takka landsgrannskoðaninum og tey sum sita í tí nevndini fyri tað arbeiði at tey hava sett fokus á hetta eg haldi tað er øgiliga viktigt at at hetta verður tikið í nógv ser a álvara sum landsgrannskoðarin eisini vísir á

so er nakrar viðmerkinga tann fyrsta frá henniciod gersæja frú forkvinna nú er nú sigur jaspur langar um veghaldini tey sum minnast afturá so eri veghaldini rættiliga gomul tað var ein øgiligur kampur at fáa tey at halda uppat illa at fáa slutta taav so tey flestu eru fimmogtretivu ár o og og og ar og og nærmari fjøruti helst so mann kann rokna út hvat aldursklassurin er at teimum sum hava ein stórur partur av teimum er ikki til meir teimum fólkunum onkur er kanska um hálvfems ára aldur so tað er avmarkað hvussu nógv tú kann royta burturav teimum mann má nokk síggja í eyguni at hatta var ein tíð sum tað bervur gjørt nøkur ting sum mann kanska ikki skuldi havt gjørt ella slutta taga eitt sindur fyrr eg havi ongan trúgva upp á at tað kemur nógv av hasum pengunum inn aftur tað havi eg

takk fyri og eg eg hendikold eri so púra samdir hasar hundrað og einogtrýss milliónirnar sum eru firnaðir umugu bara nokk siga hatta er farið segði segði
dag onkursdag er tað tað er trupult at royta ein skall uttan at tað er eisini í allan máta samdur í men hinvegin so so sigur vísin landsgrannsóknarstað
stadvekk á at har eru statvekk fýraogtjúgu milliónir sum vit enn kunnu fara eftir altso og har er stadvekk onga mannagongdir fyri hvussu vit halda lív í teimum fýraogtjúgu miliónum eg veit eg eri samdur tað eru nakar ting sum eru farin og nøkur av teimum er rættiliga langt aftur í tíðina men vit kunnu ikki liva við at vit stadvek hava fimmofýraogtjúgu milliónir úti hjá fimmogfjøruti ymiskum skuldarum sum vit bara siga eppa økvusliga menhetta hetta fara vit ikki eftir tað haldi at vit vit mugu gera hvat vit kunnu eisini fáa tað teir pengarnir inn akk fyri magnus rasmussen ger sovæltakk fyri harra formaður ja tað ljóðaði sum at tíðin gjá kundan hjá røðaranum og hann kom
hann kom ikki inn á tað sum hevði við kt og kt-trygd at gera og tá eg veit at røðarin veit nógv um tað og hevur greiðað
meiningar so kundi eg hugsað mær kanska røðarin líka líka hugleigað ett sindur at um hesar her atfinningarnar upp á kttrygdina hvussu hann mettið støðuna vera røðarin takk fyri yri jaspurlangor gersovælja takk fyri eg haldi at tað verður landsgrannskoðanin vísur á at tað sum er ví viktigt er at hetta økið verður tikið í nógv størrum álvara og nú var landsstýrismaðurin í fíggjarmálnum her uppi sum sigur ta men tað eru øgiliga nógvar stovnsloyslir sum siga men hetta er ikki ordliga mítt problem mann flytur tað kanska út á fíggjarmálaráðið ella mann flytir út á at ágjald
galdsstovun at sita eg geri hetta er ikki mítt hetta eru tei sum hóa ábyrgdina av
her og tann tann viktigasti parturin av tí tað er tað at stovnsleiðarin og og tað økið aðalsstjórin sigur men hetta er veruliga mítt problem eg hevði ikki ordan men so er tað eg sum havi problem tað er einki øðrvísi enn mann hevur eina játtan havi eg eina játtan ikki haldi ella játtan men so er tað tað mítt problem so nyttar ikki at
at eg flyti tað úti men tað er fíggjarmálaráðið sum er
trupulleikan og kt er akkurát tað sama havi eg ikki gjørt mína skyldur á ktøkinum men so er tað eg sum havi skldna so er tað eg sum eiga at fáa oyoyruni í maskinuaðu seg tað sum skal til takk fyri so var hetta umfarið av og tann næsti at fáa orðið verður magnus rasmussen ger sovælja har kom eingi viðmerking á meni so verður ein viðmerk við biðja vit biðjað løgtingsmann og jaspur langoard koma uppaftur og tað e ein viðmerking frá uni rasmussen ger so væl væntar at fáa tað ella ikkir so er tað ikki í ordan at at tað kemur har til at mann ikki heldur lív í krøvunum so akkurát har haldi eg tað er tað er ikki
ordan sjálvt um mann ikki væntar at fáa
bópengarnar og so er tað hitt við at mann keypir og betalir og ikki fær tað tað tað er heldur ikki gott nokk at mann ikki hevur nóg góðar mannagongdir at mann syrgir fyri at finna útav um mann hevur fingið tingini áðrenn tey verða betalt so so har mugu vera onkrar mannagongdir sum mann strammar upp í takk fyri takk fyri jaspur langord ger sovæl ja takk fyri eg ri púra samdur runa rasmussen har eru nøkur ting sum vit vit mugu hyggja nærri at og eg eri eisini samdur í at krøvini sum krøvini sum eru farin tað eru kanska ivaleyst og hasar einogtrýss hundraðog einogtrýss milliónirnar eru tær burtur so koyrd har vekk men har eru statvekk nøkur krøv sum eg haldi vit mugu tryggja okkum og at vit mangla mannagongdir fyri at fáa fatur í fýraogtjúgu milliónum tað er øgiliga alvorligt tað haldi eg vivisæ manglar so má tað til tá ið tað kemur til eisini at betala vørur tænastur sum hann ikki ikki fær so so haldi eg tað er viktigt at at finna útav hví hví kann tað henda hví kann eg veruligani betala fyri eina tænastu
uttan yvirhøvur at nakrantíð fáa nakað fyri tað
me tað er tað er eisini at brúka pengar í í ja í øðrvísi skapi takk fyri ja takk fyri so mór orðini og tann næsti at røða verður magnus rasmussen ger so vælja frú forkvinna tað er uppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin sum hevur verið til viðgerðar nú í í eina løtu eg havi sjálvandi fylt við og nú mann longu vera her eftir hondini í nøkur ár og var eitt skeið løgtingsgrannskoðari og og nú evur mann so í fíggjarnevndini so nú møtir mann hesum uppskotinum í fíggjarnevndini hetta uppskotið fer verið beint í fíggjarnevndini og tá ið vit hugdu vit høvdu tað til viðgerðar í fjør tvey túsund og átjan tá ið vit hava
kuktu í gerðabøkurnar tá vísta seg fara nøkur ár aftur í tíðina at at mann hevði veruleikantír kallað fíggjarmálaráðharran inn og kanska lø
kom mann onkuntíð men vit gjørdu so tað at vit valdu at kalla øll landsstýrisfólkini inn tað vil siga tað at tú hevur nakað upp á prent sum verður lisið og so kalla vit øll inn fyri at líkasum at konfrontera tey við tað sum stóð í frágreiðingini og endamálið við tí var kanska ja eitt er at tú lesur tað og og so sigur mær kanska at løgmaður hevur ábyrgdina at fáa samskipað hetta og og líkasum fáa fáa ting á glið og og loyst meðan vit líkasum tað varða púra samd nevnd um í fíggjarnevndun sum segði eg veitst hvat øll landsstýrisfólkini inn og so dúkka vit niður í økið og tí verður tað áhugavert nú eitt ár seinni tá i vit nú aftur koma renna vit okkum í tað sum vit kunnu kalla næstan ein traðari ella framhaldssøgur ella hálvfems ára føðingardagin tí tað eru nøkur ting sum eru afturvendandi afturvendandi og tað er óalmindiliga troyttandi vit vóru við løgtingsgrannskoðaranum einum fundi uttanlands sog har bleiv spurt eg haldi tað var í hvussu tey gjørdu í norrø ella í svøríki tá ið tað bleiv umaftur umaftu umaftur tað søgd tað kom sa ikki fyri altso tá ið ein átala var so bleiv hon loyst um mann ikki kláraði tað beinan vegin so hevði mann eina ætlan fyri hvussu tað bleiv loyst innan fyri tvey ár ella so víðari ha so her er upp á ein ella annan máta nakað við eg veit sjálvdisiplinuni at vit simpultenn fáa nøkur av hesum málinum avgreidd og at ikki skal vera umaftur umaftur eg minnist eitt mál sum er avgreitt av undanfarnu samgongu tað var við musikkskúlan at gera eg i onkur segði at taðh vðe staði í fimtan ára eg veitikk um tað passaði men men tað bleiv loyst og uttan eg veit ikki uttanso øgiligt hóast sakt soleisin ær var politiskt í hvussu her so bleiv tað loyst flugu beint í tað hava vit ikki sæð aftur tað eru nøkur mál sum eru afturvendandi g afturvendandi sum eg altso haldi væl kundi verið loyst og og nú fara vit í fíggjarnevndini at viðgera hetta her og so eisini koma so landsstýrisfólk om nokk við aðalstjórin inn har ið vit so fara líkasum at komainnærri inn á etta her og kanska áa eina tíðarætlan væl vitandi um at okkurt kann ikki loysa ett eftir einum degi men fleiri av hasum tá ið tá ið tað hevur verið tosað um meirnýtslu so hevur mann sagt tað er nógv betri nú enn enn enn fyri nøkrum árum síðani og tað er at fegnast um men mann kann eisini spyrja hví er tað eg eri ikki ein forkláring at vit hava nógv neyvari amboð at stýra eftir altso nú verður tosað nógv um kt og sovíðari men men tað er væl sagt at nógv lættari at fylgja eftir fylgja við altso tá ið ein eitt er ein rokning sum er goldin er bókað ella ella hon er komin í skipanina jamen so er hon so er hon har og tí hevur mann nógv betri møguleika fyri at stýra neyvt á tí fíggjarliga tað er so ein ein orsøk og tað eigur ikki at finna stað og tað haldi eg at at vit øll vita men men so hendi tað viðhvørt allíkavæl og tað eigur altso ikki at at finnast stað ið landsstýrismaðurin í fíggjarmálum brúkti rímiliga langa tíð til hetta her við hvør hevur ábyrgd av kttrygdini altso ogog hann førdi fram fyreftiri ferð tað er leiðslurnar púra samdur men altso er tað veruliga so at at onkur ikki veit at mann hevur ábyrgd altso er tað leiðslur sum ikki vita at tær hava ábyrgd av at kttrygdin er í lagi altso so eru okkurt sum ikki rugga rætt altso so haldi eg tað at at tað mátti verið soleiðisnar at at eg veit ikki hvussu mann ger tað mann skrivar tað við stórum svørtum ella reyðum ella mann hevur fund við við hesar leiðslurnar altso tað er altso tit sum hava leiðslan hevur ábyrgdina av kttrygdini og ikki skúgvar hana til onkran annan myndugleika tað tað kann nú ikki verða innviklað at fáa tað upp á pláss og og og tí má emá eg siga tað undrar meg altso at leiðslur líkasum skúgva ta ábyrgdina frá sær øh eisini hetta her við sum hevur verið eisini verið nevnt tá ið eg komi við hesin her við meirinýtsluni at að eri betri møguleikar at stýra nú við at alt er líkasum meira sjúrðført men tá ið mann so tosar um eisini eina framhaldssøgu sum eg komi nevnt afturat um a viðgerð uttanlands s atso mámá eg siga tað undrar meg at mann ikki kann hava dagførdar upplýstingar og at teir koma hálvt ár ella eitt ár aftaná so fær mann rokningar tað hendir ikki í tí privata lívinum eg havi verið í kommunalum høpi eg kenni heldur einki til tað so so tað lso at mann ikki kann loysa tað up á onkran máta eg eg má siga eg skilja tað ikki kanska onkur vil kanska fáa eina forkláring eina neyva frágreiðing um tað í fíggjarnevndini hvussu tað kann bera til at mann so sumdi eg fari takka fyri tí viter fari meira enn hálva mntað eru fleiri viðmerkingar sum røðarini far høvi at tosa eina løtu afturat tann fyrsta e frá høgna hoydal ger so væl ja harra formaður eg eri samdur við formanniní fíggjarnevndini um at at tað á fíggjarnevdin sum kalla landsýrsfólkini inn tekur frágreiðingina hjá løgtingsgrannskoðarni í hesum førunum inn øh og kann ú eisini broyta uppskot til samtyktar við
øðrum átalum vit søva tað haldi tað heldier sera gott tað vld gjøgnumført fyri nøgrum árum síðani tað ber til at gera tað men eg fari bara at siga við magn rasmussen at attað kalla tey inn hesi ferð tá v
hoyrdi fíggjarmálaráðharran so e vet ikki usunakar fara burturúr tí tí at eg haldi hann hevði fíggjamálr hevði eitt svar til allar allar teir atfinningar sum vóru eisini meðan hannhevu sitið og tað var et tjóðveldi hav skyldina so kanska fíggjarnevndin fær spart síina tíð tað tekur nok bara ein minutt at siga tey orðini við at kalla landsakk

sovællandsroknskapurin tvey túsund og nítjan har havi bæði verið undanfarna samgonga og núverandi samgongahava líkasum verið í í tí árunum so tað kann gott vera at hvør skyldar pa annan men vit fara í hvussu við opnum sinni inn og tand sum eg landsstýrismaður mis vit taka í fiskivinnumálum ella umhvørvismálum ella hvat tað skal vera tað er hann sum hevur ábyrgdina so vit fara við okkum um sinni og og vænta at fáa fáa okkurt skilagott burturúr og fáa up teir upplýsingar sum vit hava brúk fyri so tað var mín viðmerking til hasa fyri so er tað rósa samuelsen ger sovæl takkfyharar formaður nú er magnus rasmussen fyrrverandi borgarstjórin so eg fari loyma at spyrja hvørja meining hann hevur um í sambandi við at kommunan r iki verða grannskoðararupp á sama máta sum landið so landið mesigur stovnarin hjá landinum verða grannskoðari um hann hevur nakan meining um tað k fyri magnus rasmussen ger sovæl takk fyri frú forkvinna

sjálvur vareg borgarstjóri í triðstørsta kommunu í í nøkur ár og har var tað sum man kallar fyri fyrisitingargrannskoðan men tað var tí at vit valdu ta og eg má siga tað at eg visti ikki so øgiliga nógv um tað áðrenn sjálvandi tá i mann tosar um grannskoðan so er tað tað at tað stemmar rokningar og tað sum r betalt og sovíðari meðan fyrisitingargrannskoðan taðer altso fært tú tað fyri pengarnar sum tú eigur altso og og tað er ein heilt anannar vinkul og eg vil siga tað var mann kann siga kanska eitt eitt gott mótspæl yvirfyri leiðsluni í kommununi fyri kommunustýrinum hatta sum brúkar pengar til er fáa tit nokk fyri tað og og mann líkasum mátti líkasumkunna standa til svars fyri tað eg haldi tað var ordiliga gott eg var glaður fyri at vita fyrisitangar grannskoðan so eg eg dugi heldr ikki t skilja at nakar skal at hava ímóti tí men sum er nú er tað upp á fríviligt basis takk fyri takk fyri sover ta hennrikold ger sovælja takk harra formaður tað er gott mann kann tosa seriøst fyr formannin í fíggjarnevndini og okur havi fíggjarmálaráðhararnar uppi sum regulert tosar út um alt mark í grovweit og og ferbiar fólki út um alt mark ein ella annað má fáa mannin upp á pláss soleiðisnar at mann kann viðgera tingini alvur ø har millum annað fær leiðslan á landssjúkrahúsinum ein ein ein ein umgang av av tí aðru ferð og eg var nakar dagari fólkatingin tá ið eg eitt prát við leiðsluna á á sjúklingarhotellina niðuri hví i tingini vóru so langt afturút og eg fekk at vita frá til damannismá leiðari har tað kundu ganga út í julimánaði ári eftir áðrenn landssjúkrahúsið hevði allar rokningar frá ríkishúgrahúsinum og tað kann eingin úti á

ølíkasum forrits siga tí vórðu tað hesi trupulleikarnir te prøvað bøta upp á tað tað gekk ómetaliga tungt at fáa ríkisjúkrahúsið at at bøta uppá ta takk fyri magnusrasmussen ger sovælja takk fyri hara formaður ja men tað er akkurát tað tað var tað var tí eg tók hetta fram við viðisner a hetta er afturvendandi g afturvendandi og og tí tí vil eg ógvuliga fegin fara so djúpt í hetta sum tað ber til fyri at finna út av hvør er trupulleikin tá ið vithava fingið staðfest hann hvussu kunnu vit loysa hann soleiðisnar at vit kunnu fáa meira dagførd tøl tí hvussu kann mann stýra visti tú fært eina rokning og vit vita tað at tað er taeru stórar upphæddur hálvt ár seinka tað at fara a at siga oisára miðal tal hvat tað kostar at skifta eina mjórn ella í bipasupperatión fyri at hava nøkulunda hilling á ð tað ljóðar ikki ordiliga rætt í tvey túsund og og tjúgu tí haldi eg tað at hatta er eitt mál sum vit mugu gera alt fyri at fáa loyst takk fyritakk fyri so mong vóru orðini tann næsta røða verður kristina háfossgerso

vælja takk fyri ja eins og fíggjarnevndaformaðurin segði júst áðrenn so fara vit í fíggjarnevndini sjálvandi at fáa framtær neyðugu hoyringarnar og tað hevur gott at fingið nevniliga gjørt eitt sovorðt dagførðt yvirlit úr allar tær viðmerkingarnar eru og tíðarætlan hjá landsstýrinum yvir nær ætlar mann at røkka hvørjum tað vit høvdu eit sovornt yvirlit í undanfarnu samgongu og løgmaður royndi so eisin at hava fund við landsstýrisfólkini eitt eit fyriat fylgja upp ogeg veit at vit í fíggjarmálarágnum fylgdu aftur upp innanhýsis komi á mál við nógvum men tað eru tað vóru framhaldandi mál sum ikki vórðu rokkin men tað krevur veruliga at mann raðfestir allan tíð at ylgja tað upp tí tað er so nógvar aðrar uppgávur hjá landsstýrinum allan tíða eisini orsøkin til at eg líka valdi at taka orði aftur var at at at eg má siga
jú meiri eg hugsi um tað jú meira ófantaligt
var tað tað sum undanfarni landsstýrismaður í fíggjarmálum segði her á tingsusm røðar palli hann hevur gjørt tað í fleiri umførum hann stendur her og sigur at undanfarna landsstýrið goymdi rokningar ú skápin altso tað er beinleiðis ólógligt at gera tað sjálvandi hevur mann ikki gjørt tað hann stó eisini her og fannst hvasslaga at leiðsluni í landssjúkrahúsinum hann segði eg minniski ordiliga orðini men at t var einki skil á har úti og at at tað kundi ikki ganga longur og við so stórum orðum tá hann landsstýrismaður og fíggjarmálinum tosar við so stórum orðum so kannman ikki hugsa ein annað enn at altso fær tað ongar avleiðingar altso tú kans ikkistanda og siga sovorð uttan at fær avleiðingar uttan a gera nakað við tað tað sama við bústøðum stóðu hann eisini og faktiskt spilti út segði at tey goyma tøl goyma roknskapir tí tey vilja ikki hava nakað fram hvat er tað fyri nakað at siga av einum fíggjarmálaráðharra eg haldi hvørfalta málið kemur í fíggjarnevndina sum mán lands
stárðsmaðurin kom inn á rgea
frá hvat meina hann við og hvat ætla hn at gera vitta er tað veruliga so ella er tað bara tí at mann heldur at tað er retoriskt og stuttligt at standa her og brúka so stór orð eg haldi bara sum serliga sum landssýrsmaður g fíggjarmálum má hann ansa óalmindiliga væl eftir og han má minnast til at hann hevur evsti ábyrgd av fíggjarviðurskiftunum hjá landinum og hann kann ikki standa og siga ósanndi her á løgtingsins røðarapalli hann nevndi eisini at eykajáttanir vóru neyðugar í í septembur tvey túsund og nítjan ja tað er tað næstan á hvørjum ári í septembur a oktobur kemur landsstýrið altíð við eykajáttanin tí at mann hyggur hvat er hent elopið at plaga at koma ein stór eykajáttan um várið og ein um heystið tí at frá tí at løgtingið samtykkir eina fíggjarlóg í desembur so uppá henda broytingarlíkaárunum tá ið vit tóku við í septembur tvey túsun og fimtan tá máttu vit eisini koma í løgtingið við stórari eykajáttan í septembur oktobur millum annað til landssjúkrahúsið tí vit sóu her var ein stór mangul upp á játtan viðsiverandi virksemi skuldi halda fram men tað fór gjørdi ikki at vit fóru út í søgdu at undanfarna landsstýri hevði goymt rokningar í skápinum
sjálvandi ikki tí tað er ikki lov at gera tað
landstýrismamaðurin vísti eisini á onkrar íløgur sum hava verið dýrari enn ætlað í ja har mugu tú ásanna at serliga tá tað kemur til stórar bygningar so hevur landið ikki megnað stýrt verkætlanin nóg væl tá vit síggja til dømis glasir l landssjúkrahúsið vit minnast eisini miðnámsskúladepilin í suðuroy og ikki minst trygdarmiðstøðin í í klaksvík fór eisini heilt út at koyra og aðrir bygningar eisini so har má mann inn at hyggja at hvussu tryggja mann betri stýrinsamboðd tað er ikki tí at nakrir politikarar o edki tað fer nú at landsorið heldur ikki at gera sita úti í sínum ráðum og goyma nakrar rokningar sjálvandi ikki tað er skyldan hjá einum landstori til ein hvørja tíð at leggja allar upplýsingar sum mann hevur tøkur sum mann er vitandi um fram fyri løgningi og eg veit at landsverk arbeiðir eisinipá hátrýst og ynskir eisini at gera millum annað eftirlit og tann mátan mann stýris verkætlanin enn betur so taðtað er ikki rætt tað er að tað sum eg vil vísa á tá ið landsstýrismaðurin aftur og aftur nevnir at nakar hevur viljað goymt nakrar rokningar og at tað hevði verið beinleis so ólóglívið sum hann gjørdi tað og eg haldi tað er øiliga óheppið atiat
ger tað annars hetta viðil landsgrannskoðan sum heim
vilgd onkur av røðarnum hava eisini var inni á tí og tað hevur eisini verið mítt ynski í øgiliga øgiliga øgiliga nógv ár at eg kundi ynskt mær at land og kommunur funnið saman og kundi samstarvast soleiðis at landsgrannskoðanin kundi blíva gjarna fingið tt nýtt navn til ein lands og kommunugrannskoðan at land og kommunur komu undir líknandi treytir bæði roknskaparliga og faktiskt eisini tá tað kemur til fyrisitingarlóg og fyrisitingarlet eftirlit soleiðis at vit ja gera tingini so væl sum møguligt og eg veit at fleiri kommunur fíggjarnevndafonevna hava eisini valt at havt e so so kalla fyrisitingarligt eftirlit meðan aðrar ikki velja tað so eg vóni at at løgmaður kanska kann siga nakað um um tað er nakað landstýrið kundi hugsað sæð kanska tikið upp við kommunurnar at mann kundi samstarva millum annað viðvíkjandi roknskaparliga partinum og eisini fyrisitingarliga eftirlitinum tað burdi verið kundi verið ein fyrimunur vildi hildið bæði fyri kommunurnar og fyri landið og tá alt kemur til alt so tæna vit øll júst tí sama á borgarunum vit hava bara valt at lagt nakrar tænastur hjá kommununum nakrar hjá landinum og tað gevur lítla meining at vit ikki hava somu kann mann siga fyrisitingarligar og rokskaparligar treytir til bæði land og
og kommund takk fyri ja so fær bjørt samuelsa eina orðið
ikki a leggja so olja nógv afturat orðaskiftinum men tað fall mær faktiskt ordiliga nógv fyri brósti at hoyra landsstýrismannog fíggjarmálinum tosað sum hann gjørdi serliga um barsilsgrunnin annars haldi at landstýrismaðuin fíggjarmálinum hevði greinað sínum máli í um hetta við at tað sjálvandi slett ikki ber til at mann brúkar pengar sum ikki játtaðir og at tann virðingin má koma upp á pláss fyri almennum pengum hann hevði eisini rætt í at tað ver øgiliga óheppið hann tók hetta dømi um barsulsgrunnin at hann kemur ein stór tað vísir seg attørviin í grunninum er størri eisini størri enn tað vil longu hava fingið at vita t fóru at mangla í grunninum g gjarna vil siga nókað um tað tí tí at eg havi jú gjøgnum árini fingiðst rættiliga nógv við barsilsskipan o tað hevur havt mín stóra áhuga á øll árini og tí havi eg eisini í vinnunevndini har barsilslógin hevur ligið í í flestu førum so ofta verður við til at viðgjørt henda spurningin um fígging av grunnunum og eg kann bara siga akkurát sum mær at øll landsstýrisfólk sum eru komin niðan í løgtingið øll árini tæy gjørdu ar millum tíggju og fimtan broytingar síðan skipanin kom tey hava øll trúð at tær broytingarnar tey komu við vóru fíggjaðar tey hava øll trúð ta tí at tey hava fingið útrokningar sum vístu at tað var so segði landsstýrismaðurina undanfarna andstøða hevði leikað øgiligt í og víst á at hetta var tað sæst so ikki serliga væl aftur í álitinum frá teimm má mann so siga teir seinastu broytingarnarsum varðu gjørdar undir undanfarnu samgongu tá lá barnsinslógin í rættarnevndini so fólk kunnu kanska lesa álitini har men vit hava viðgjørt hatta fleiri ferði tí gjøgnum árini hevur tað fleiri ferð víst hatta manglað pengar í grunninum millum annað tá johandal sat sum vinnumálaráðharri tá kom ha niðan og vildi hækka gjaldi frá null komma seks tvey til null komma seks átta minnstsum e rætt og tá avgjørdu vit í vinnunevndini at tann broytingin skuldi bara galdað tvey ár vit gjørdu eina sólsettirs áseting tí vit høvdu ikki ordiligt álit á at at knapplið kundi manglað so nógvar pengar tá ið yvirskotið hevði verið so stórt frammanundan og vit royndu líkasum at eftirrokna við tannum førleikunum vit nú eina ferð hav ha og og tað vísti seg eisini ati longu ári eftir var stórt yvirskot í skipani men tað sum nú sum landstýrismaðurin í vinnumálunum sum rætt vísti á er galið tað er at mann hevur gjørt nakar tekniskar skeivleikar í sambandi við at eftirløn bleivaltso at at undanfarna samgonga innførdi hetta við at eftirløn kemur afturat barsilsgjald og har kanna landsstýrisfólk illa vara seg við sat fara at vita at tað eri dekningur og tað skal ikki er tað altso tað er øgiliga trupult og tað far meg so at siga at tað er neyðugt at barsils grunnurin og barsilsskipan fær fleiri pengar til at dagføra tí tøkniligu skipanina altso útrokningarskipanina í dag eru vit nokk so prísgevin tí vit spyrja allar møguligar spurningar sum vit gera í løtuni í vinnunevndini tí nú er barsilslógin aftur í vinnunevndini so spyrja vit um hvussu nógv av hesum og hasum fáa taka gjald úr grunnunum altso til dømis tað kann vera pápar í mun til mammur tað kann vera hvussu stóran part allar møguliga øll møgulig ting spyrja vit um og tað er øgiliga tungt at fáa útrokningar tí tað tekur langa tíð hjá teimum sum skulu gera útrokningarnar tí skipanin er gamaldags og ikki hon er slettiki tíðarhóskandi so har skulu nakrir pengar til at fáa dagført ta skipanina sum mann hevur eina heilt nýmótan skipan sum mann skjótt færi tøppa øllella kann trekkja øll neyðug tøl úr skipanini soleiðis at eisini landsstýrisfólkini fáa útrokningar sum eru betri eftirfarandi men so er tað til sjálvt hetta her uppskotið altso har vísir mann til dømis vita eru kanska eitt sindur varin tá ið tað er sovorðnir støð sum hetta viðgerðarstovnurin frælsi sum er sum jørgun niclasen eisini vísti á var eitt tað ógvusligasta yvirforbrúki sum er í hesum sumskjalinum sum vit tingfólk hava fingið hesa viðgerðina har tað er ein meirinýtslu upá átta hundrað túsund krónur av einum játtan sum er tríggjar í mun til ein játtan sum er tríggjar komma níggju milliónir tað er altso ein heilt øgilig yvirnýtsla og eg kundi gott hugsað mær at hoyrt og kanska at landsstýrismaðurin í fíggjarmálinum hevði brúkt síina tíð uppá nemliga at at at roynt at sagt nakað um hvussu klárar mann at fáa landsstýrisfólkini sum umsita hesi ymisku økini til at fáa hesi tingini upp á pláss altso vit vita til dømis at hetta er ein stovnur vit øll sera fegin vilja hjátta pengar til vit standa altíð saman um at játta pengar til viðgerðarstovnarnar og tað er eingin ivi um at tørvurin á pengum er nógv størri enn teir pengarnar sum verða játtaðar men tað merkir jú ikki at tá ið pengar eru játtaðir at mann ikki skal halda játtaninar og ein yvirnýtsla sum liggur e stamil tjúgu og fimmogtjúgu prosent ta er jú ótrúliga nógv tað er tað er beinleiðis ógvusligt so men harra formaður ein áhitandi løgmann sum tekur orðið nú vil mann hava øll hesi tingini upp á pláss so er tað eisini umráðandi at mann er virðiligur í kjakinum og ikki bara roynar at siga at allar trupulleikar vit hava í dag er orsakað undanfarni samgongu tí sjálvandi gjørdu tey landsstýrisfólkini heldur ikki alt rætt men mær vitandi hevur alt tingið staðið saman um allar broytingarnar sum hava verið í barnsilslógini og eisini trýst á jaknøttirnar fyri at fáa bøtt um skipanina takk

kristinahafoss eina viðmerkingja tað hevði millum annað verið gagligt um landstýrismaðurin fíggjamálin heldur brúkt tíð uppá júst at koma við boðum upp á hvussu tryggja vit at hetta ikki enntókste sum vit síggja til dømis standa játtan við frælsinum sum bjørt samelssen vísir á heldur enn at bara standa og tosa um áøll hini hava skyldina av øllum og takk fyri at vísa á hatta hevði virið barsaskipanina eg nevndi ikki í mínari røðu men tað var bara enn eitt dømi omaná bústaðir omaná landssjúkrahúsið og aðrar stovnar sum landsstýrismaðurin faktiskt meir ella minni spiltu út í sínari røðu og júst hetta vað barnsgrunninum har var tað jú soleis at landsstýrismaðurin sum hevu ábyrgd av komu upp aftaná og vísti á hvat ið veruleikan var hent og tað snýr sað seg ikki um at at nøkur tingfólk ella nøkur landstýrisfólk ella nakur embatsfólk høvdu gjørt beinligas vegs skeivt men ein tøknilig broyting ein tøkniligur feilur og tí er sandvurbjørt samelsen í at júst hetta er at uppraðfesta tí tóknu skipaninr hjá barsskipanini eisini fyri at fáa betri hagtøl sum hen vísa á er øgiliga týðandi bjørt samuelsen ja takk fyri ja tað er soleiðis at vinnunevndin í farnu viku varð kunnað av landsstýrismanninum um júst hetta sum mann nýstan nú hevur varnast at faktiskt er ein partur av kostnaðinum av at mann hevur hækkað ella mann koyrtgjald til eftirløn inn í barsilsgrunnin sum er gott og tað hækkað jú í ein prosent i hvørt ár inntil tólv prosent men tað er av skeivleikum slettisk komin við tá ið mann hevur gjørt útrokningar til landsstýrisfólkini um hvat tað kemur at kosta at gera hsar broytingarnar og tað er sjálvandi álvarsamt ta hevur so ikki rakt nakrað sum far úr skipanini tey hava øll fingið sínar pengar men í veruleikanum vit hava jú arbeitt nógv fyri at royna at fáa undirtøku fyri at gera skipanina nógv meira smidlig ennum her í dag so familjurnar í størri mun kunnu leggja barsulstíðina til rættis eftir teirra spesifikka tørvi tað er øgiliga trupult at gera fleiri skipa broytingar í skipanini vist ikki øllann tøkniliga skipanin verður dagførd og tað kemur heyst at kostað nakrar milliónir tí at skipanin er heilt einfald forgamal dags til at og tí er hon øgiliga tung at fáast við takk fyrierhard joensen fær eina viðmerking

tað tað virkar eitt sindur undarligt nú havi eg ikki verið í tinginum so leingi sum bjørt hevur so hon kennir sikkurt nákk alla søguna um barsilsgrunnin barsilslógina men tað virkar ótrúliga løgið at mann í also hon kom í gildi í tvey túsund og eitt tavsi a hon er tjúgu ára gomul mann veit øgiliga neyvt so innan fyri ein eina lítlan margun hvussunógv børn verða fødd í føroyum umar at man ikki skal kunna fáa tiligar eina skipan sum fungerar og seta gjaldið har eftir tað pjøvirst ikki at vera soleiðis at barsilsskipanin hevur eitt stórt yvirskot um árið men altso tí at hon at hon at mann kennir mann hevur allar kompimentarnar kendar men allíkavæl so blívur tað við at vera ein ein

takk fyri tað er ein avbjóðing og eg kundi kanska tikið ta sum í veruleikanum ertað gráasta dømi tað er at mann í tíggju ár tók nógv for nógvar pengar inn í barsulsskipan og alt yvirskotið fór í landskassan og tá var eg ein av teimum sum gjørdu var við hetta ferð aftan á ferð aftan á ferð og varð eisini legði legði fram eitt uppskot um at gera ein barsilsgrunn sum jóhandal so seinni framdi og tað var ordiliga gott hann gjørdi tað tí tá steðgaði tað mann tók simpilen for nógvar pengar inn tilsamans yvir trýss milliónir krónir blivu tiknar for nógvar inn frá arbeiðsgevaranum g arbeiðstakaranum yvir á tíggju áraskeið inntil tvey túsund og fimtan tá barsilsgrunnurin so samlað pengarnar upp so í veruleikanum var trupulleiki t hann øvuti í mong harrans ár og nú er hann farin at mangla pengar og tað hongur nógv fyrst og fremst saman við altso tað er jú inngjaldið í grunnum veksur saman við lønarvøkstrinum ein trýprosent um árið vanvíst mene men pengarnir komu so til at mangla tímar hevu gjørt so nógvar broytingar upp á stutta tíð í grunninum og tá blívur tað sikkurt eisini truplari at rokna neyvt men hatta vit mágu fáa eina skipan sum ger at mann kann rokna meira prensis takk fyri ja akkfyriso fær løgmaður

takk harra formaður ja nú haldi eg barsusskipaninfær sera nógvar rýmdir sjálvandi tað er eitt álvart mál og sovíðari og tað er jú gleðiligt tað við barsusskipanini at a heur verð ein vøkstur í í tí og barnatalið í føroyum ella føðitíttlak í føroyum er jú methøgur vit hava hóast alt ikki í tí men men vit liggja høgt í mun til okkara javnbjóðislond um somu at siga har sum har sum vit er vanliga samanbera okkum við men tað e jú gleðiligt men eg skal komr eit sindur aftur til ta kant man siga avbjóðingarnar sum hava vera rundan um barsisskipanina men nú er tað landsroknskapur sumillum viðgerðar og grannskoðanin av honum og tað er eingin ivi hjá mær um at vit bæði her sum løgting sum landsstýrið vara av pengum hjá borgarunum í føroyum tí hava vit eina heiltser
terliga ja eg vil kalla ta eftirlitsskyldu og skyldu til at brúka
pengarnar so skynsamt sum hon einaferð tilber og hava respektina heilt frá tí at vit útskriva ein skatt og at tað verður gjøgnumført á ein lógligan og rímiligan hátt og at vit hava skyldu til í hvørjum einstøkum føri at pengarnir verða fyrisitnir soleiðis at vit fáa sum mest burtur útá fyri skattaborgarum ja ein kendi bankastjóri kallaði tað andrifólkspengu og tað er so tað sum vit her í løgtinginum umsita fyri skattaborgarum hvønn einstakan borgarin í føroyum og tí er tað so neyðugt og viktigt at vit hava kann mann siga eina javnvág ímillum løgting og landsstýri og so hava vit landsgrannskoðanina løtlanini inni eisini sum er inni og hyggja eftir e hyggja eftir teimum konkretu handlingunum fáa vit tað til at vørurnar ella tænastanar rætta prísin verður tað fyrisitin rætt og rímiligt solei vit brúka pengarnar rætt tað vil siga at borgarin fær nakað prúr teimum pengunum sum koma og tað kann mann ofta seta spurnartekin við óð um

man her í andstøðu ella samgongu eg haldi tað e líka galið hvørja ferð tá mann sær tað ja bara tað at pengar verða brúktir sum ikki u játtaði tað hoyrist snógt sagt ongastaðis heimi altso vit kunnu samanbera tað við eitt húsarhald vissu vit í einum húsarhaldið ella eina vinnufyritøku ein útróðrarbát ella hvat tað skuldi vera eina kommunu sum hevður nógv gjørt burturúr her í dag eisini vissu pengarnir ikki eru til so eru ter ikki til so kunnu teir iki brúkast og tað er akkurát tað sama galdani fyri landskassan og fyri ein o hvønn almennan stovn tí eiga vit serliga her hetta høga løgting ongantíð at góðtaka at pengar verða brúktir sum ikki játtaðar tí tað er í í ordan og tann javnvágin trúgvi eg er øgiliga viktig sera týdningarmikil at hava inni soleiðis at mann ikki sum mann kanska alt ov ofta ger frá løgtingsins síðu eisini fer inn og sigur tað ókey her mangla pengar í øvit komin út í oktobur sum tá vanligu septembur oktobur plaga tær kann mann siga seinastu eykajáttanirnar koma niðan onkuntíð tíverri eisini síðsti novembur altso tá hevur ein stovnur brúkt pengarnar
áðrenn hann hevur fingið tað játtaða frá løgtinginum og tað er ikki í ordan
vist vit høvdu gjørt tað sama heima hjá okkum sjálvum at vit keyptu bara tí at vit vistu tað kanska vit fáa pengar allíkavæl men vit hava ikki pengarnar so er tað endað galið tað tú gvið øll løgtingsfólk eru øgiliga kann mann siga samd um at tað ber ikki til og tað er tað sama í einari vinnufyritøku tú kanst ikki fara út og keypa tær nakað vist tú ikki veitst at tú hevur pengar til at betala tað fyri og tað er tann respektin sum vit eiga at hava og skulu fáa seyra niður ígjøgnum alt systemið til hvønn tann einasta krók í landsfyriskipanini at pengar skulu ikki disponerast ikki brúkast uttan at teir eru til og teir pengarnir eru til tá tú hevur fingið játtan til tað og ikki áðrenn eða vit ikki eg skal taka eitt sindur av yvirháruna soar tey tað her seg afturverndandi viðmerkingarnar frá landsgrannskoðanum og frá leikssgrannskoðanum
har vil eg siga eru betýðiligt ella munandi frægari
nú enn tað var í nógv ár tíverri sá tað út til at landsins myndugleikar ikki kann mann siga tóku tað við tí nóg stóra álvarsemi sum tað eigur at verða gjørt men eg haldi tað at aftaná fíggjarnevndin í fleiri umførum heitti á løgmann um at taka tað upp eitt hægri stað fyri eg veit ikki hvat er kanska lat okkum siga út við tíggju ár síðani ú í øllum førum ár aftaná aftanár løgmaður tók tað upp tók tað upp við landsstýrisfólkini einsæris á teimum ja vanligu árligu fundin um mann hevur løgmansfundur og sovíðari við landsstýrisfólkini og ráðini og eg haldi at tað munaði og tað síggja vit eisini í dag men sjálvandi so stinga nýggj ting seg upp og nýggir kas mann siga avbjóðingar ella nýggjar viðmerkingar frá landsgrannskoðanini at hetta eigur at verða enn ov betur og so stingur tað seg upp og tað skal ikki sleppa at verða afturvendandi visti er ein avbjóðing sum má mann finna eina loysn á málinum og loysa málið tað kann gott vera mann er ósamdur og sovíðari men so snakka mann silda rættir som finnu eina loysn hvussu loysa við tað og har haldi eg mann hevði ja í kanska áratíggjur hevði mann eina ósemju um heta her hvussu loysir mann grundna problematikkin við ella uttan fyri fíggjarlóg og við ella uttanfyri landsrotðskap og so til endan so samst mann um vit brúka henda loysnin og tað er tað vit ynskja at gera og so er tað góðkent
eisini frá grannskoðanum í rættin
veta stóran mun so eg haldi at hetta her við hesi afturvendandi áheidtanini frá løgmanni tá er tað tikið frá kammase ovasta fyrisíknari myndugleika veruliga hava muna á tí kontoini og tað er sjálvandi eisini hann fegnast um eg veit væl at sjálvandi standa nøkur ósváraðir spurningar enn og tað tíverri eisini er di avbjóðingar men vit royna alt tá vit kunna í landsfyrisitingini í landsstýrinum at fáa tey viðurskiftini eisini upp á pláss tá tað kemur til eitt annað eisini nokk so yviróðornari lat meg taka tað fisk kanska so er tað her við land og kommunur ja tað er ein avbjóðing tað er hendan her eg fara ikki skala kalla tað jú lat meg kalla tá dysturin ímillum land og kommunur kommunurnar vilja ikki verða undirlagdar landið tað vilja hava tað ávísa sjálvræðið landið skal ikki blanda seg upp í hvussu tey innan fyri teirra heimildir kann mann siga arbeiða men har má
siga tað at tað er hóast alt løgtingið
sum er lóggjóðandi valdið í føroyum so løgtingið er hægsti myndugleiki í føroyum men tá tað er sagt so havi eg fulla respekt fyri einum væl virkandi kommunalum sjálvræði men sjálvandi eru tað avbjóðingar og tey umsita jú ein rættiliga stóran part av skattaborðgarans pengum so hevði eg ikki hildið tað var nakað forgjørt í at mann fór inn í ein dialóg við kommunurnar um at tær eisini fingu seg her fyrisitingarliga á grannskoðanini yvir fyri at hyggja eftir vera pengarnir eisini í kommununum brúktir skynsamt tað hevði haldi eg verið upp á sítt pláss yvir fyri skattaborgarans pengum sum hetta jú er sum vit demokratiskt verða vald til umsitu so tað haldi eg er ein ein veður at ganga og eg veit at til dømis undanfarna landsstýrismaður í fíggjarmálum eða kristinu háfoss kvinna í fíggjarmálum var í einum ja ikki í einum kampi men tað haldi eg tað líktist meiri í hvussu er í almenninginum við at stríðast við kommunurnar ymsum økjum men tað er tí at kommunurnar eru øgiliga bangnar fyri at missa so sjálvræði tað tað havi eg eitt forstáilsi fyri men tað er ikki tað vit snakka um her tað sum vit snakka um her
er at fáa eitt vælvirkandi eftirlit
bæði um hvussu hvør einsti króna verður brúkt og fyri vørur tænastur men sanniliga eisini hvussu peningurin verður fyrisitin tí hetta er borgarans peningur sum vit hava fingið heimild og umsita frá veljaranum tí er tað neyðugt at tað verður fylgt væl við hvussu tað verur brúkt núja íðin eior men lat meg líka koma inn á barnskipanina áðrenn og so okkurt kanska enn um
meira spesifikt bátskipan
tað skal ikki ver nakar ivi um ati tá ið teir síðstu broytingar nar vórðu gjørdar í barsskipanini tá var tað gusser frá mínari síðu gjørtvarugt við nokk so harðligani eisini at her komu pengar at mangla tað var øgiliga nevnt at rokna út tí at ein vika eyka kostar sirka tríggjar milliónir og tað bleiv lagdar tvær vikur omaná tað kostaði seks milliónir og bara út frá tí sá man at samanhangur ikki var í tølunum allíkavæl koyrdi mann lógina ígjøgnum løgtinginum vitandi um at tær fór at mangla pengar men tí tí haldi tað er eitt dømi um at mann ger nøkur ting vitandi um hatta ikki hongur saman men mann ger tað allíkavæl tí kanska er tað populert og ja valið nærkaðust og so víðari og so er mann næstan nátt málinum um at koma upp á hesar her tveyoghálvtrýss vikurnar í varðsfarloyvi sum vit øll er a løgtingið vildu øgiliga gjarna men taðe eitt dømi um at løgtingið sjálvt vitandi um hvussu er ávara um her á tingsins røðarapalli frá millum annað mær sjálvum og siggur fleiri við gjørdi tað allíkavæl og tað vísti seg eisini at býta seg í halan og tað manglaðust pengar í umframt sum gjørtr vart við her at nakrir feilir vórðu gjørdir ná nú skal eg líka avslutta við einum heiltsimplum simplum tingi men álvarsomum tingi allíkavæl og tað er tað at løgmansskrivstovan verður søgd at hava keypt nakrar møplar

ogá tað er broytt soleiðis at nú eru tað húsavørðurin áðrenn var tað landsverk sum góðkennir eina rokning um hvørjar vørur løgmansskrivstavan er góðtikið tað ber sjálvandi ikki til altso landsverk kann ikki náa at renna runt hvørja einstaka skrivstova hjá landinum fyri at kekka av er nú hasin møguligim komin ella ikki og tað er rætta og eg vóni eisini at aðrir stovnar runt landið hava lært av tí og eisini tryggja sær at tað er sjálvandi hvør einstakur stovnur sum vátta tær rokningarnar fyri ta inventaru illa vørur og annað sum verða keyptar so bara frá løgmansinsskrivstovunsi síðu skal eg siga at tær hendingarnar eru rættaðar ella mannagongdirnar eru broyttar og at hetta kemur ikki fyri aftur harút í øllum førum og vónandi verður tað eisini soleis at aðrir stovnar kring landið lær av tí og taka tað soleiðis
ar at tað eru tey sum vátta um vøran í móttøkini lykkjur takk har formaður
ja tað eru nakrar viðmerkingar kristina háfólz fyrst gerst frá ja tað er júst so sum løgmaður segði at vit vara jú av pengunum hjá borgarunum og tí er tað so ummetaliga týðandi at vit tryggja hvør einasta krónur at verða brúkt rætt og skynsamt og eg vil ynskja løgmanni og landsnórini alt tað besta við at royna at fylgja upp upp á øllu ser tilmælini sum eru aftur í ár og tá løgmaður kemur í fíggjarnevndina so fáa tosað nærri um júst hvussu mann kann gera tað best møguligt tað sum eg hugsaði at spyrja um líka tað er aftur landsstýrismálarum og fíggjarmálum um løgmaður er sinnaður til at taka tað upp við hann um mann ikki kann gevast við aftur og aftur at pástanda at undanfarna samgonga skulu hava goymt rokningar sum jú er ólógligt tað hevði verið øgiliga gaglið trupulleikin við at landsstýrismaðurin aftur og aftur sigur tað hann nevndar til dømis í samband við tað tekniska trupulleikan í barnskipanini tá var hann uppá tingstøðarbarni og segði nei nei hatta var onkur rokning sum var goymd við vilja tað var tað jú ikki landsstýrismaðurin sum hevði ábyrgd at barnskipan fór upp og avsannaði tað
so eg baða hoyra um løgmaðurik kann taka tað upp við landstýrsmanninum um royna

ja øh takk harra formaður nú er tað sjálvandi soleiðis at vit politikarar og serliga landsstýrisfólkmugu sjálvandi ikki siga ósætt fyri løgtinginum tað er beinleiðis kannmann siga straftpart um su at siga men tá tað er sagt so er tað ein ein spurningur eisini um kannmann siga politiskan retorikk hvat er tað mann sigur og har haldi eg at tað sum landsstýrismaðurin mangkann sipa til er ja lógur millum annað barsskiparnógljórpssjúrur er í dag eg haldi prísaksviðgerðina av pensjónum var eitt annað dømi har mann sigur ókey tað er ikki fyrrnn einafer seinni at tað kemur í gildi og tí skal betalast og so víðari so tað hevur tað er líka nógv hvussu nógv man leggur í henda politiska retorikkin og og tí tí má siga at sjálvandi skal ein landsstýrismaður ongantíð ongantíð siga ósatt fyri løgtinginum so eg haldi heldur at tað skal síggjast sum ein retorisk politisk útmelding tá mann nevnir hetta her at ógolnar rokningar detta úr skápinum men tað sum liggur í tí er nokk hetta her at mann samtykkir lógur í einari samgongu sum tann næsta samgongan bindu fyri reint peningarliga takk hara

eja løgmaður ger nógv burtur úr at vaska æ ella tosa sær um hendurnar í mun til at hann mmæalt ávaraði um ann ikki máti leingja barsisskipanin seinast hød ikki hon var iki varð fíggjað tað sæst so ikki aftur í álitinum frá andstøðuni tá sum bara mælir ímóti at mann gevur pápan tí eini av hesum tveimum vikunum og bárðjur nielsen tingmaður tá atkvøddi eisini fyri hesari broytingini so mann má siga

hava viðgjørt í rættarnevndini tá men men tær ávaringarnar hava so ikki síggjast ikki aftur í tað var ein samt løgting sum tók undir við tí so lat okkum nú standa saman um at fáa hesi tingini og tí fari g at spyrja løgmann hvat fer hann at gera við hesi tingini at so her er eisini onkur stovnur sum hevur brúkt fimmogtjúgu prosent meira enn enn játta hvat kann løgmaður ser eitt sindur ítøkiligt um hvat hann vil gera fyri at tryggja at bæði útrokningar frá barsusskipanini men eisini hesi heri yvirtrekkini at tey at mann veruliga fær stýr á tað takk løgmaður ja takkhra formaður ja nú er tað eisini kann mann siga komið fram at meirinýtslan verður staðfest og har haldi eg eisini eg royndi at siga tað at tað er ikki ordan at koma niðan í novemburmánað og løgtingið oftani hevur samtykt í desemburmánað at meirinýtsla er farin fram tað er ikki tann vegin vit ktl arbeiða tí so kann mann siga ferð respektin fyri almennum pengum fyri skattaborgarans pengum tí ókey eg sum stovrinsløgari veit eg brúki bara pengarnar tí mangla tað í so fái eg nokk hjálpan frá løgtinginum allíkavæl og tað er jú ikki mátin at dríva kann mann siga landið ella samfelagið upp á og fáa respekt fyri pengunum tí pengar eru nógvir sum fara floymandi runt í samfelagnum og tí má tað vera soleiðisnar at tað er ein sjálvjirstytsur í brúki er pengarnar sum eg veit ikki hava játtan til so fái teir ikki játtaðar og tann vegin kunnu vísa nú við landsgrannskoðansafrágreiðing um frávik á játtanum at her koma manglar pengar í og eg má siga tað soleiðisnar at vissu hetta forsetir so skal hava fylgjur tað er tann einasti mátin at fáa ein sjálvirsystir innaftur í skipanina men eg vóni at stovnsleiðslur við hesum sum vit í dag síggja hava forstáilsi fyri hetta verður ikki góðkent hetta verður staðfest í landsroknskapinum og heldur eta her áfram so máta onkursvegna fáa fylgjur fyri stovnarnar ja so er tað edva jacobsen takk fyriha formaður ja tað er gott at mann hevur sæg viðgerðina enaferð árið tað sum eg hugsaði um hetta her við tá ið mann hevur so nógv yvirtrekk ymsastaðni tá varð tað eisini sagt í áðni sum er púra sannhoydd at tá ið mann sigur loiðsla so er tað ligvið ábyrgd og og visti man ikki hevur tað at at tað kann ofta blíva soleiðis at mann so tosar mann um kanska seint út á heystið ja ja men av einiligari orsøk bleiv tað dýrari enn mann helt og entin av eru nú er tað brúkt eitt sindur av kanska korona og tað kann vera onnur ting sum gera tað til spara í ár men men tað rættvísiger ikki at mann hyggur leypandi eftir hvussu nógv er eftir at brúka í ár so má mann taka til eina eykajáttan mitt í árinum bæði her eisini kommunalt so sið at mann fylgir við tí ofta so kemur tú ðtað bert bar til at halda seg innanfyri tað er forlest so má man káva eykajáttan og so siga ókey vit mangla hattar í ber tað til so kann man brúka t eftirfylgjandi so at har

takk harra formaður ja tað er júst hetta sum edvar jacobssen gjøgnum formannin er inni á at kann mann siga eg nevndi í framsøguni hetta her við at hetta er akkurá sum eitt húsarhald tú kanst ikki fara út at handla og keypa uttan tú veitst at tú kann betala tað og tað er akkurát soleiðisnar tann sum umsitur ein landsstovn skal hava tað við sínu játtan so leingi hetta høga ting ikki heva játtað pengarnar so kunnu pengarnir ikki brúkast sjálvandi kunnu tað koma og uppstanda ting gjøgnum árið sum vit ikki minst hava við út fyri í ár við koronu sum ger tað at vit blívu ja í nógvum førum siggurt dýrari bara at halda dagligt dagin við líka men eisini envit hava sett fyriskipanar í verk vit hava so roynt í hvørju einstøkum føru at játta pengarnar á tað røtta staðið á tað røttu kontoini ogsuvíðari og eg vóni at vit koma at raka rímiliga væl og tað sær eisini út til við tí nýggjastu meldingini frá sjúkrahúsverkinum til dømis at tær játtanirnr koma at halda og tað er gleðiligt um so verður tað vóni eg men taðer eingin ivi um at pengar hjá tí almenna sum er kanmansiga skattaborgarnspeningur má ikki brúkast uttan at játtan fyriligur jóhannes joensen takk fyri nú tosar løgmaður stóram bókstavum um pengar sum verða játtaður sum ikki r játtað frá løgtinginum verða brúktir allíkavæl eh eg hugsi heldur løgmaður at tað nóg ofta fær fylgir tá mann brúkar hesar pengarnar og tá ð mann sær átekuningar í landsrokniskapinum ár eitt ár og tað e ikki verið rætta heldur løgmaðura tað er í

ormaður eg vil siga nei tíverri síggja vit eg vil siga sera sjáldan at tað fær nakar sum helst fylgir at mann ikki heldur eg tla játtanina sum er og tíverri sær tað eisini út til at løgtingið onkursvegna eisini í fleiri umførum kan mann siga er við til at siga ókey hetta í ordan pengarir er brúktir men og játta tær allíkavæl so framgonguna ikki seinni at tú hevur kann man siga brúkt meira pengar enntara játtan til so tað er kann mann siga ofta eg eri ein góð forkláring fyri hví tú ikki gert tað men eisun hevur leiðsluna av einum almennum stovni hann hevur sjálvandi eisini skyldu til at fylgja teg upp og fylgja við og gera neyðugar tillagingar um so er at pengar ikki strekkja til tað sum mann ætlar sær so eg vil siga at vit eiga bæði frá landsstýrissins síðu frá løgsins síðu at tryggja at tá vit játta pengar so eru pengarnir ætlaðir til tað árið tð er bara í serligum førum at vit eiga at víkja frá tí um so er at tað fyriliggur okkurt sum vit hava sæð serlig ár men taðer hvørt ár onkur serlig frágreiðing um at onkur játtan ikki heldur men onkur ár hevur mann hóast alt klárað hildið játtanirnar samlað sæð fyri landið við tí upprunajáttani taðvil siga so at siga koma ígjøgnum eitt heilt kalendara ár uttan atsamlaðu eykajáttanirnar hava kostað á landskassanum serliga nógvar pengar ja so er tað magnus rasmussen ger so væl harra formaður mær dámdi væl at at løgmaður líkasum í byrjanini koma inn á hetta her við ate skattarborgarans pengar og havi virðing fyri skattaborgarans pengum hvussu vit umsitan og og hetta her undirstrikaði hetta er at vit í løgtinginum landsstýrinum líkasum ganga á odda er góðar fyrimyndir í hesum her og ikki lata tað bara seyðra soleiðisnar út í sandin men at tað skal seyðra álvarsemi í tí t heta er skattaborgarans pengar frá í erv av soleiðisar at vit halda fyrst og fremst skil á tí sum vit umsita og at tað so kann serliga niður ígjøgnum alt systemið til almenna stovnar ella hvat tað skal vera tað haldi eg er øgiliga týdningarmikið og eg haldi taðvar gott at løgmaður líkasum endaði sum tað sær út hetta kjakið við teimum orðunum at hava virðing fyri skattaborgarars pengum sum vit eru sett at

er nornað soleiðis ati ja hetta her at byrja frá toppinum niðureftir tað sær mann sum oftast at visti tað er í ordan í toppinum so plagar tað seyður henni ígjørnum systemið og tað er nakað tað sama visu vit hyggja eftir ja okkara børnum kann man siga ofta foreldrini vis tað er kaman siga stýraviðurskiftunum og sovíðari so hava børnini eisini tað at ganga eftir og og og tað er jú tann vegin vit eiga at hugsað og tað er akkurát tað sama vit eiga at fáa at hugsað inn í ta almennu skipanina soleiðis at vit eru fyrimyndir vit sum sita í ovastu leiðslu eru fyrimyndir fyri teir stovnarnir sum eru víðari niður í systemi tá trúgvi vit koma á mál soleiðis at tann neyðuga respektin er fyri skattaborgarans pengum bæði at vit fáa tær vørur og tænastur sum vit bíleggja og skulu betala fyri men ikki minst eisini ja at hvør einstøk skattakróna verður fyrisitin rætt og at vit brúka tað rætt og til tar rættu skipanirnar til borgarans framan takk harra formaður ja so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda málið verður beint í

og ingilin strøm fyri javnaðarflokki at hava lagt fram uppskot til samtyktar um fuglateljingar

tingfundur verður aftur týsdagin fyrsta desembur og hann verður klokkan hálvgum tvey

týsdagin fyrsta desembur verður tingfundur og tað er soleiðis at tey allarflestu málini eru far er nú farin í nevnd sum er løgd fyri tingi og sum nevndirnar fáa frið at arbeiða í næstu viku og sjálvandi fara fari eg at heita á á nevndirnar um at royna at fáa álitini aftur í tingi so skjótt sum tað ber til serliga tað sum skal samtykkjast í hesum ári men sum sagt tað ver tingfundun aftur fyrsta desembur klokkan hálvgum tvey skráin tá er onnur viðger á tingmáli nummar seksogtjúgu tað er uppskot til ríkislógartilmælin um at seta gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferðina a forskelliga lógu um endring ar lóg um knatgang nnisunnuhetsvesi vesinett hetta her stendur parantes á sjurðføroyskt saksbehandingsreglur og borgarnesrættier milli mær síðan verður fyrsta viðgerð av tingmáli nummar fimmoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar um at javnseta ferðafólka og fraktprísirnar kring landið og sjálvandi framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin